so er tingfundur settur áðenn egfara til dagsskránna so skal eg lesa bræv upp sum er komi frá løgmanni tað er skrivað í gjár sekstanda februar til løgtingið løgmaður ger í hesum kunnutt at hann við gildi frá seksunda februar tvey túsund og tveyogtjúgu klokkan seytjan tretivu hevur loyst embati úr embati jørgun niclasen varða løgmann og landsstýrismann í fíggjarmálunum sambært grein níggjuogtjúgu stykki eitt í løgtingslóg nummar hundrað og trý frá seksogtjúgunda juli nítjan hundrað og fýraoghálvfems um stýrisskipan føroya fyri fyrst røkir løgmaður málsøkið landsstýrismannsins tað er so undirskrivað av løgmanni og tað hevur jú við sær at hjørgun nicklasen hevur tikið sætið á tingi aftur vit fara so til dagsskránna í dag seytjanda februar og fyrst skulu vit atkvøða umein skrivligan fyrispurning og tann spurningurin er til magnus rasmussen landsstýrismann frá pálá reynatúgvu viðvíkjandi negativari ella spurningurin eitur negativar rentan hjá bankunum og eg fari at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu um eingin mælir ímóti ella samtykkja at hesin spurningurin skal svarast og tað er samtykt vit koma so til fyrstu viðgerð av løgtsmáli nummar einogtrýss tað er uppskot til ríkislógartelmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferðørini av lóg um endring av lóg um fólkatingsombonsmann so skulu vit hava framsøgufólk og tað er beini johannesen fyri fólkaflokkin ingilín didrigsen strøm fyri javnaðarflokkin frimut rasmussenyri sambandsflokkin steffan klein poulsen fyri miðflokkin og rutvang fyri framsókn tað er ja og siristenberg fyri tjóðveldi fyrst fær beinir jóhannesen orðið
ger so væltakk fyri harra formaður til viðgerðar so hava vit eitt ríkislógartilmæli og tað er viðvíkjandi broytinglóg um fólkatingsins umboðsmann og eru broytingarnar tær a fyrst fremst tá túð kemur til tann danska partin kamman síða so er tað so sær ati hon snýr seg um at stovna eina barnaskrivstovuumboðsmansins og so eisini tað avmarka starvstíðina hjá fólkatingsins umboðsmanni til tíggjuár men tá tað kemur til tey føroysku viðurskiftini so eru tað so sær at mann nú tá mann er broytt lógina niðri so eisini man nágreinar hvat ið hvat ið lógin hvussu monn tá tær ðí føroyum hvat fólkatingsins umboðsmaður kann umsita í føroyum og nú er tað so nágreinað tað at tað eru tey partarnir av almennum umsitingii sum ríkismyndugleikar umsita og tað er so føroya politi og landslæknin og ríkis og so framvegis so at mann so stuttsagt so er tað tað mán nágreina hesi tingini sjálvandi persónlig so hevu mann kanska gleðast fyri at øll hesi log undir í føroyum tí føroyska umboðsmanninum men eg haldi tað erfínt at mann færa í nágreina hesi tingini og at tað verður so sær at at mann greitskil ímillum hvat hoyrir undir tann umboðsmann í fólkatinginum so løgtingsins umboðsmann og so kanska er tað eisini áhogvert at vita um hetta her hevur verið ein trupulleiki at eg ikki hevur verið nágreinað fyrr at at hevur verið so sær at løgtingsins nei fólkatingsins umboðsmaður hev verið innihevur viðurskiftir sum viðvíkja tí sum løgtingi umboðsmaðr skal vera innia og umvent eisini mene hetta er málið fer so í rættarnevndina har situr heg eg so sjálvur ikki í men eg vænti at hetta fer eina góða viðgerð og vit taka
undir við máli takk fyri har var fáur ja takk fyri næstu røðar eru
ingilíymgersætakk fyrihara formaður ja hetta er eitti ríkislógartilmæli sum snýr seg um at um fólkatingsins umboðsmann sum jú hevur eftirlit við pørtum av tí almennu umsitingini í føroyum æsum ríkismyndugleikarnir umsita og tað snýr seg serliga um hettar er um eina stovnan av eini av barnaskrivstovu umboðsmansins og so at avmarka starvstíðina til tíggju ár og mann hevur biðið um frá fólkatingsins umboðsmanni at fingið dagført hesa lógina at setan í verk fyri føroyar og lagar tað til til føroysk viðurskifti og mann broytti hana niðri sumsum eg skildi við við hesum her broytingunum og ynskir mann so eisini at at gera broytingar í í lóggávuni sum snýr seg um um føroyar av tí sum tann danski umboðsmaðurin varar av og tað er soleiðsirnar at fólkatingið skal velja ein ella tveir persónar sum ikki eru limir í fólkatinginum til at hava eftirlit við tí borgarligu hernaðarligu umsitingini hjá statinum og tað er so í lógini um fólkagumboðsmann og tað er verðuð valt aftaná hvørt fólkatingsval og tá ið starvið er ósett og fyrr var so einki mark fyri hvussu leingi eini umboðsmaðurkundi sita men nú hevur mann so markað tað til tíggju ár ella í mesta lagi tíggju ár og tá tað kemur til hesa her barnaskrivstovuna hjá fólkatingsins umboðsmanni so skal mann hava eftirlit við og verkseta rættindini hjá børnum sambært barnarættindarsáttmálanum og hetta eru bæði ella etta eru lógarbroytingarnar hetta eru lógarbroytingar sum jú eru ígildi niðri fyri fólkatingsins umboðsmann men ikki sum ikki formelt eru í gildi fyri føroyar upp á sama máta og vit hava jú okkara egna umboðsmann øhmen hava so eisini teyøkini sum ikki eru yvirtikin tey hevur fólkatingsins umboðsmaður so eftirlit við og tað er tað sum hendan lóggávan snýr seg um takk fyriharra formaður eg haldi at vit fara at geva hesum eina eina góða viðgerð í nevndini ov meg til bars tað havi eg ilt við at síggja øat tað skal vera nakað problematiskt í hesum her so eg rokni við at tað at tað í øllum førum verður tikið upp tey tey ivamálini sum eru í sjálvum sær havi eg ikki nakað átrokandi ivamál men fari sjálvandi at

frimult rasmussen fær orðið ger su væl ja takk fyri tað harra formaður eta so lógartilmæli sum er um fólkatingsumboðsmann líka sum vit hava ein løgtingsumboðsmann ið hevur eftirlit við virkseminum í teimum yvirtiknu málsøkjunum so hevur fólkatingsumboðsmaður eftirlit við virkseminum av teimum pørtum av almennu umsitingini í føroyum sum ríkismyndugleikan umsita fólkatingsins umboðsmaður hevur biðið løgmálaráðið um at dagføra umboðsmálalógina fyri føroyar og hesin hevur landsstýrið tikið undir við umboðsmállógin í danmark er seinast broytt í tvey túsund og tólv og tað eru hesar broytingar sum skot verður upp at seta í gildi fyri føroyar við hesum lógaruppskotinum tað eru høvuðsheitum tvær broytingar sum verða gjørdar og ær tær snúgva seg um barnaskrivstovu umboðsmansins og so er tað um at avmarka starvstíðina hjá fólkatingsinsumboðssmanni til tíggju ár øtá vit koma til het her við at avmarka starvstíðina til tíggjuár so hevur tað verið siðvenja at sitandi umboðsmaður er blivin afturvaldur til hatta sjálvur hevur sagt tað starvið frá sær men tað var nú hildið at vera hóskandi at avmarka starvstíðina til í mesta lagi tíggju ár tá vit so koma til barnaskrivstovuna so skal hon tryggja og hava eftirlit við verksetan av rættin hjá børnum sambært barnasáttmálanum sáttmálanum hjá st hetta skal vera gjørt við at viðgera klaður um viðurskiftið hjá børnum við at gera sjálvkravdar kanningar við at hava umsjón av stovnum og annað har børnin eru og við at hava skyldu til at gera fólkatingi og stjórna og møgulig kommunustýrið varu við møguleikan trle trupulleikar í samband við hvussu lóggávan við millumtjóðar skyldurnar at tryggja rættindini hjá børnum í lógini um løgtingsins umboðsmann hava vit eina samsvarandi áseting sum áleggur løgtingsins umboðsmanni í yvirtiknum málsøkium at hava eftirlit við um galdandi lógir og fyrisitingarligur ásetingarnir eru baruligari við altjóða skyldir at syggja barnarættindi samanumtikið so er hetta ein dagføringarlógini og og sambandsflokkurin tekur sjálvandi undir við hesum uppsu
kornu takk fyri harra formaður ja takk fyri síðan er tað siri stevnberg sum fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi ati tað eri sera gott at mann hevur stovnar har mann sum borgari kann venda sær til visi mann følir seg fyri órætti og eg haldi eisini at okur hava sett teg hjá okkum sjálvum hvussu týdningarmikið tað er at hava ein líktingsins umboðsmann og eisini eitt barnaumboð og so hevur tað verið fyri nøkur mál at tað ikki hevur verið møguleiki at kæra og tað er fyri teir stovnarnar sum hoyra tilsum ikki er yvirtikið málsøkir og tað er so tað sum hetta her uppskotið leggur upp til at mann nú eisini ger møguleika hjá føroyingumn at kunna venda sær til fólkatingsins umboðsmann dtá ið tað snýr seg um stovnar sum ikki eru yvirtiknir og tað eru ymiskr ymiskr ymiskir stovnar altsu teg til dømis ríkisumboði visti tú hevur ein lærað eitt annað sum tú vilt venda tær til og tað kann vera um landslæknan eisini tað kann vera um arktisk kommand osø forstýrilsen og sovíðari tað eru nevnd í her hvørji tað eru so tað eru nakrir nakrir stovnar eftir sum okur enn ikki hava fult ræði á og tað er bara tað haldi eg positivt at fólk kunna venda sær tann vegin sjálvandi eg ynski okur at mann fær ræði á øllum økjum soleis at mann kann brúka okra egna umboðsmann og tað verður tað eisini einaferð tað verður eisini í hesun her uppskotinum lagt upp til at tað verða ein skrivbarnaskrivstova gjørd at barnaumboð eg gangi út frá at at hava barnaumboð frammanundan niðri tað ber ikki til at øll onnur lond hava barnaumboð a tey ikki hava so eg dugi ikki ordilia at síggja akkurát hvussu nógv mál skuldi farið til barnaumboð eg veit ikki hvussu nógv av hesum her málinum hava vit børn atgera men tað kundi verið okkurt tað kundi verið okkurt hjá landslæknanum til dømis tað hevði heilt sikkurt verið nógv hjá ríðisumboðnum áðrenn familjurættini varð yvirtikin tá lóg nokk so nógv har innan fyri tað øki við foreldramyndugleika og øðrum men tað er so tað er so tað tað er so í sær sjálvum haldi eg tað altíð eg gott at bøta um rættartrygdina hjá fólki soleiðis at mann hevur ein møguleika at venda sær til vissi mann følir at mann ikki hevur fingið eina rættvísa viðgerð og tað sum so eisini er partur av hesin her uppskotinum tað er tað at setanartíðin hjá umboðsmanninum verður avmarkað til tíggju ár og her mann eg hevur jú eisini frá føroyskari síðu havt avmarkingar í setanum so tað er ikki nakað nýtt í tí so okur fara sjálvandi í rættarnevndini at gera tær hoyringar sum eru neyðugar og kanska serliga at fáa greina út akkurátsum heilt hvat ítøkiliga betýðir tað fyri fólk í føroyum og hva at eta fyri øki sum mann ferstilla sær altso hvørji mál er tað mán ferstilla seg kunna fara til til hetta her umboðið og eg haldi eisini tað er áhugavert at fáa at vita tá ið hetta her obært túhevur virkað í eini tíggju ár niðri og ikki verið dagført her hevur tað so verið ein øgiliga long periota har føroyingar ikki hava havt møguleika at kæra nakrastaðni tað er eisini ávasamt vistað er so men tað finna okur so í dav men sjálvandi fer hetta her uppskotið eina góða viðgerð og og vørja gera okra til at fáa tikið tær relevantu hoyringarnar í nevndini takk
ja takk fyri síðani er tað steffan klein poulsen sum fær orðið
ger so væltakk hara formaður ja hetta uppskotið snýr seg um fólkangumbotsmann sum svarar til løgtingsins umboðsmann her í føroyum og fólkatingumboðsmann hevur so sjálvandi eftirlit við teimum donsku málsøkjunum sum vit ikki hava yvirtikið her í føroyum og og tað er faktst sinur intesant at visti mann hyggur eftir søguni so so settu danskarar hesa institutióna á stovn í nítjan hundrað og fýraoghálvtrýss har har svøríki var var teirra fyrimynd og svøríki hava sett seg longu sín umboðsmann á stovn í átjan hundrað og níggju so tað eru meir enn tvey hundrað árum síðani at svøðar byrjaði upp á hetta og hjá dønum er tað skjótt g hálvfjerðs ár síðani men okkara umboðsmaður kom so ikki fyrr enn í nítjan hundrað og níggjuoghálvfems tá ið uppskotið hjá jensarana var var stemmað ígjøgnum men faktiskt faktiskt hevði mann roynt at at setta e á stovn longu áttaoghálvfjerðs men vit fingu so okkara umboðsmann í níggjuoghálvfems og og eg haldi at at hetta er eitt góður máti at ella ein viktig funktión fyri okkara samfelag tað er tað er nógvar fyrisitingarligar avgerðir ar tiknar her úter og tað e øgiliga viktigt at borgararnir hava ein ein stovn at fara til vissu teir føla seg órættvíst behandlaðir og og tað er tað er nógv mál vit hoyra meiri frá okkara umboðsmanni og tað er nógv mál sum sumløgtings løgtingsins umboðsmaður fær rætta og og og átala og tá er stovnarnir skjótir at at rætta upp vanliga tá tá løgtingsins umboðsmaður kemur inn yvir tað og fólkatingsumboðsmaður hevur sosum funktión yvir fyri teirra málsøkjum og og og tað sum teir so ynskja at broyta her er starvssetanina sum skalja tað hevur verið soleiðis at at mann hevur valt tann sama aftur aftur inntil viðkomandi hevur lagt frá sær tað hevur ein siðvenja hjá hjá dønum ella tá teir hava valt sín umboðsmann og og nú setur mann so eitt loft á sum eitur tíggju ár og tað tað virkar øgiliga skilagott fyri mær visnút er soleiðis at at tann sama hevur verið meir enn tíggju ár tí tað er øgiliga leingi tað øiliga leingi haldi eg at at sama umboðsmaður situr meir o tíggjuár tí at eg trúgvi øgiliga gott at ata er nakað útskifting soleiðis at nýggjar kreftur koma inn og og ja ein umboðsmaður sum kanska sær eitt lítsindur frýskeyður at at hyggja upp á pá tingini og síðani verður hendan barnaskrivstovan eisini sett á stovn og og so eg minnist rætt sog er tað ikki so langt síðani at vit gjørdu tað fyri løgtingsins umboðsmann a at barnaskrivstovan varð varð sett á stovn har eisini so hetta er alt broytingar vit sjálvandi taka undir við og og halda at at tað er gott við hesum umboðsmonnum harra formaður

ger sovæltakk fyri harra formaður ja kanska viðgerðin higartil bendir á at løgtingið sær hetta eitt sindur sum eina eitt avgreiðslumál hetta snýr seg um tann danska svarandi til føroyska løgtingsins umboðsmann altso fólkatingis omboðsmann og hetta er samtíðis eina áminning til okkara um at vit enn hava danskt vald í føroyum tað eru økir sum enn ikki eru yvirtikin og tað er blivið sagt nevnt fleiri ferðir her í morgun eitt nú ta var jú ríkisumboði vit hava kriminalforsorgina vit hava landslæknan sum intil fyri nýliga livdi ei nokk so annonnívnt lív í føroyum men har sum tað vísti seg í sambandi við korona at landslækna embatið fekk fekk rættiliga stóran týdning ítøkiliga snýr hetta seg um at fólkatingsins umboðsmaður fær eina barnaskrivstovu afturat sær og at setanartíðin verður avmarkað til tíggju ár sum annars hevur verið óavmarkað hetta við einum fólkatingsins umboðsmanni eins og við løgtingsins umboðsmanni tað hevur nakað við okkara rættatrygd at gera eg haldi avgjørt at tað at vit fingu løgtingsins umboðsmann í føroyum tað tað síggi eg sum eina uppgradering av fólkaræðinum at mann har fekk ein stovn sum sum er ein góð góður stuðul til fólkaræði har sum fólk kunnu venda sær í fall tey uppliva at tey hava fingið órímiliga viðgerð av almennum stovnum og myndugleikum eg dugi ikki at síggja nakað trupult í hesum uppskotinum eg síggi tað som nokk so ófarligt og eg vænti at vit í framsókn fara at atkvøða fyri hesum máli
takk fyri ja takk so er tað løgmaður
sum fær orðið ger sovæl ja takk harra formaður eg skal ikki leingja serliga nógv eitt orðaskifti tað tykist sum um at tey flest eru samd um at vit eiga at dagføra hesa lóggávuna eisini og eg kann kanska líka nærta við viðurskiftini um hesi her tíggju árini tí at tað er ein áseting sum her í húsunum bleiv viðgjørd fyri nøkrum árum síðani men mann frávaldi so at koma við tí og vit hava ta siðvenjuna vit velja løgtings umboðsmann halda teg fyri fimm ár í senn fimta hvørt ár velja vit og tað er katma siga løgtingið sjálvandi sum velur meðan mann í danmark hevur havt ta siðvenjuna áðrenn mann fekk hevur tað framhaldandi at aftaná hvørt væl velur mann løgsings umboðsmann og vanliga hevur mann so valt tann sama sum hevur verið sitandi ella tey somu sum vór sitandi um so er at viðkomandi tekur við afturvalið men nú ur manst to sett eina avmarking á upp á tíggju ár í danmark og sum eg nevndi so er tað í føroyum soleiðis at fyri nøkrum árum síðan viðgjørdi mann tann spurningin her í húsinum í løgtinginum men mann gjørdi so ikki meira við tað eftirfylgjandi hin spurningurin um eina barnaskrivstovu hjá umboðsmanninum vit hava fingið nakað líknandi í føroyum men har er tað soleiðis at at hetta hevur øgiliga lítla lítlan týdning fyri tey ella fyri ríkismyndugleikarnar í føroyum ella umsitingina har tí ati eg haldi eg tori at siga at teir myndugleikarnar sum hetta umfatar og teir eru so ríkisumboði og arktiskummando søfar stirilsen føroyar landslæknin føroya politi og kormunalforsorgin har er mær vitandi ikki soleiðis at hesi vara beinleiðis av børnum og ungdómi og tí er nokk øgiliga lítið sannlíkt at henda lógarparagrafin fer at hava nakran virkna í føroyum men sjálvandi er altíð gott at hava lógina up á pláss og hava dagførdar lóggávu og tað er so tað sum hetta uppskotiðgongur út uppá hetta er lóggáva sum er dagførd í danmark í tvey túsund og tólv so langt síðani tað er tíggju ár síðani og nú mælir mann so til at hetta verður dagført
takk harra formaður ja takk fyri
fer ein hjóni nólsoy jóensara far tíla viðmerking takkfyri hara formaður ja lað líka spyrja løgmann í mun til hetta sum hevur við løgtingsumboðsmann at gera og samband við hesa lógarubroytingina ella í gildiskomin av tí at hvussu kemur tað ávirka kemur tú ávirka stovnin løgtsa umboðsmannin hr sum eisini er barnaumboðsmaður kemur tað at áleggja fleiri uppgávur ella er tað tað vit tosa um í hesum hesum umfarina ella
hvat kann mann vanta av tí takk fyri
fyriso er ta løgmaður takk harra formaður til djóna nols joensen nei hetta kemur ikki at hava nakra ávirkan á løgtingsins umboðsmann tí tey umsita sjálvandi øll tey málsøkini sum vit umsita her frá løgtingsins síðu landsstýrissins síðu hetta umfata bara ríkismyndugleikan her heima og sum eg nevndi so er øgiliga lítið sannlíkt sum eg dugi at síggja tað út frá teimum stovnunum sum hetta umfatar at yvirhøvur hetta kemur at hava nakran praktiskan týdning her í føroyum men so hava vit lóggávun upp á pláss og hon verður dagførd
teð og tað haldi eg vit eiga altíð hasum mál takk omaakfyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað á hetta málið verður beint í rættarnevndina til víðari viðgerð vit koma so til fyrstu viðgerð av løgtinsmáli nummar fýraogtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtislóg í ymiskum løgtingslógin og tílíkum í samband við umskipanin a føroya kæristovni og í parantes stendra har avtøka av kærunevndini í lendismálum vinnukærnevndini og skuldarumskipanarnevnd og vit skulu biðja um framsøgufólk beini johannesen fyri fólkaflokkin ingilín strøm fyri javnaðarflokkin og siri stenberg fyri tjóðveldi frimun rasmussen fyri sambandsflokkin steffan klein poulsen fyri miðflokkin so veit ikki um tað eru fleiri framsøgufólk skulu uppá her men hesi eru so komin og fyrst er tað
beini johannesen gerso vælja takk fyri harra formaður hetta her so broytingar í inslgslógina um føroya kærhistovn og tað er soleiðis sær at vit fyrr í hesi tingsetuni so so samtyktin eina nýggja lóg um at skipa kæristovn sum sjálvstøðan og óheftan myndugleika og tað eri so við sær at nógvar kærnevndir og umsær aðrar nevndir blivu líkasum verða tiknar yvir av føroya kæristovuni so særi at tað verður líkasum einat førya kæristan verður skrivtstova hjá teimum og fleiri av hesum nevndunum blivi lagtar yvir til føroya kæristovn fyrsta januar í ár og so er tað so tríggjar nevndir ið verða tiknar av og økið verður flutt yvir til føroya kæristovn og har millum annað er tað kærnevndin í lendsmálum og vinnukærnevndin og skuldarumskiparnar nevndin og eru hetti her fylgibroytingar av tí lógina sum hann samtykti tá hetta her er eittmann kann siga sjálvt uppskotið er øgiliga drýtt og hevur nógvar nógvar greinar í meni fyri sovoðið so er tað hesar tríggjar nevndirnar ið verða lagtar undir føroya kæristovn og er tað eisini nakrar fylgibroytingar og hetta her ferð úr rættarnevndin har eg vænt at tað fara á einm góða viðgerð
er og vit taka undir við tí takk fyri harra formaðurja takk so ver tað ingilín direiksen strøm sum
færorðið ger so væl takk fyri harra formaður ja hetta er eins áður so er tað ein fylgibroyting kann man siga ella ein avleiðing av tí uppskotinum sum varð samtykt í novembur í fjør um ja mann kann siga eina sentralisering ella eina miðsavnan av kærunevndunum til kæri stovnin og ja altso her er jú tað skuldi tá vera ella mann tók avgerð um at tað er á ellivu kærunevndir og aðrar nevndir sum skuldu takast av innan fyri tvey ár og ein nevnd fjølminnanevndin hom skuldi sum flytast so hetta verður jú nakað sum viti koma at viðgera í nøkrum umførum rokni eg við øhí desembur so gjørdi mann fyrstu broytingarnar og tað var ella tá flutti mann ella avtók mann kærinevndina í almanna familju og heilsumálum og skattaðu avgjaldskærinevndina og kærnevndina hjá sturna mann gjørdi broytingar í lógunum við hesum nevndunum fyri at leggja tær undir føroya kærstovn sum er tann miðsvnasanaði stovnurin í dag og h tann fyrsta juli tveyogtjúgu snýr hetta uppskotið seg so um ahtá skal mann so broyta lóggávuna fyri kærunevndina í lendismálum vinnukærunevndina og skuldarumskipanar nevndina so ja tað hetta her broytingar í lóggávuni sum ein avleiðing av tí uppskotinum í novembur har sum mann valdi at miðsavna kæristovnin íeitt organ og hetta er ein avleiðing av tí so her skuldi ikki verið so nógv prinsipielt í tí ta avgerðina tók mann tá í novembur í fjør hetta er meira ein fylgilógarbroyting og sum útgangsstøði haldi at vit taka undir við
við tí sum sum ferðileikur takk fyri har var snakk so er tað frymud rasmussen
ger su væl takk fyri hara formaður ja uppskot til til løgtingslóg um broyting í ymsum løgtingslógum og so er líkt í samband við umskipani av føroya kæristovni eftað er avtøka av kærunevnd ílendismálum vinnukærnevndini og skuldarumskipanin á nevndini øh løgtingið samtykti í novembur eitt uppskot um at skipa kæristovunum sum sjálvstøðugan og óhefta myndugleika hetta heur so við sær at ellivu kærir nevndir og aðrar nevndir sum føroya kæristovunur er skrivstova hjá komandi tvey árini verða tiknar av harumframt verða verður fjølmiðlanevndin flutt tí hildið verður ikki at hon hoyrir heima í mann kann siga í hesum sesskapinum nakrar av gomlum kærunevndunum er longu tiknar av og virksemið er flutt í føroya kæristovnm hetta hendi á nýggjári sambært løgtinslógini um føroya kæristovn skulu tríggjar kærunevndir flytast í føroya kæristovnu tann fyrsta juli í ár hesar eru kærnevndin í lendismálnum vinnukærðnevndin og skuldarumskipanarnevndin í hesum sambandi er neyðugt at gera broytingar í teimum lógum hesar tríggjar nevndirnar fevna um og tað er tað sum verður gjørt við hesum her uppskotinum talan er við øðrum orðum um eina fylgilógarbroyting í samband við umskipanini á føroya kæristovni sambandsflokkurin tók undir við at umskipa kæristovnin og tekur tí eisini undir við hesum u

gersovæl takk fyri harra formaður rættarnevndin hevur gjørt eitt nokk so stórt arbeiði í fjør tá ið kæristovnurin bleiv broyttur tað var soleiðis at tá ið kæristovnurin fylti tá hevði mann í sambandi við tað helt mann at hann var blívin nokk so stórur tað vór nógvar nevndur oman ynskti at fáa skipað stovnin av nýggjum og tað bleiv so gjørt eitt nokk so stórt arbeiði um tað og og skrivað eitt álit um tað og út frá tí hevur mann so tikið og broytt allan kærustovninum og tað betíðir so at allar kærunevndirnar verða avtiknar og allar tær heimildirnar verða lagdar beinleiðis inn til kæristovnin at taka sær av so hendan her broytingin er ein fylgibroyting av tí nakrar nevndir eru longu fluttar yvir men av tí at tað vóru so nógvar og stórt arbeiði at fáa alt tað fungera sum ma valt at gera tað í stigin og her eru tað so tríggjar nevndir sum fara yvir til verða avtiknar og heimildirnar verða flutnar inn á kæristovnun frá fyrsta juli og tað er kærinevndin í lendismálum og vinnukærinevndum og skulda umskipanarnevndum og tað er faktisk rættiliga stórar nevndir vist mann lesur í uppskotið í uppskotinum hvussu nógv tær taka sær av so er tað eitt øgiliga stórt og breitt øki tað hevur alt sum hevur við lendismál at gera matrikulering og tinglýsing og býarskipanir og at byggja bygningar og alt tað við andleygsarbeiðum og alt tað sum hevur við vinnumál at gera altso líka frá djóravælferð til hvítvasking av pengum til fjarskifti til los og aling og tryggingarvirksemi og kavaravinnu og bara fyriat taka nøkur burturúr stað er øgiliga tað er øgiliga breitt tað er eisini tann lógin sum hevur við elframleiðslu altso elveitingarlógin okur hava hoyrt øgiliga ofta um tað at avgerðir enda í í kærinevnd sum er tiknar eftir tí lógini tá ið mann skal taka ella brúka lendi tili at seta vindmyllur upp so hetta er øgiliga øgiliga stórar avgerðir sum verða tiknar í hesum heri í hesu her nevndunum postvirksemið á arbeiðsumhvørvi er eisini og alt hettaher við toll og skatt og umskipan av visti skuld og annað so her er rættiliga nógv ug man sær eisini at í hoyringunum hevur vinnumálaráðið víst á at tað krevur eina øgiliga stóra fakliga vitan inni á kæristovnunum at skula viðgera allaresá nevndirnar tí tí fakfólkini hevur tú havt sitandi í nevndum og nú verða tað í avtikin og nú skal kæristovnurin sjálvur taka avgerð og tað er ikki krav í lógini í dag at tað skula vera serkøn inni men tað er lagt upp til at at mann kann og mann sær í í hoyringunum her at tað hevur verið samskifti við vinnumálaráðið um tað ftí mann eisini hugsar tað at ar heta et øiliga stórt øki og at taðer viktigt at fakliheitin eisini verður hoyrd tí at tað eru næstan ómøguligt at at finna nøkur fá fólk sum hava vitan um alt hetta her øki og tað er rørir faktisk akkurát við tað sum var diskussiónum tá ið broytingin í kæristovnum bleiv framd hon bleiv endaliga samtykt einmælt her inni men okur prøvaði at gera broytingaruppskot um tað at mann helt at tað skuldi verið krav til fakligheit í nevndunum so nú er tað nú kemur tað faktisk eitt sindur upáa spæl so tað verður nokk spennandi at síggja hvussu tað fer at ganga kæristovnurin hevur so greitt frá at tey ætla sær at taka fakligaheitina inn so hvørt sum sum sum tey halda tað er neyðugt og tað mugu so hava álit á at tey gera so eri nokk so spent upp á hvussu tað fer at hvussu tað fer at rigga og tað vita okum sjálvandi ikki fyrr enn en tíð er frá liðin men har sita góð fólk so ati tað skal nokk fara atbera til eg haldi eisini tað er áhugavert at mann fyri einaferð skyld hevur gjørt eitt arbeiði í ordiligt frá grundini av har mann skipar ein ein føroyskan stovn eftir einum føroyskum leisti sum er lagaðu til føroyska samfelagið so upp á tann mátan haldi eg tað er tað er áhugavert og eg eri nok so spent upp á at síggja hvussu alt hattað fer at ganga men akkurát á har við fakligheitini oghvussu mann tryggja tað tað verður hvussur tann parturin okur fara at leggja dent á í hoyringunum
koma í nevndini takk fyrija takk so er tað steffan klein poulsen fær orðið
ger so væl takk hara formaður tað var ringt at leggja nógv afturat hesum málinum øhetta er jú ein fylgisbroyting av tí umskipan sum vit hava gjørt á kæristovunum har hetsar ellivu nevndirnar pøepø ella fyri hvørt hálv ár ein tvær tríggjar gangin varð lagdar inn til kæristovnin har so einir tríggir til fimm limir sita fast og kunn taka serkunnleikan inn og og tað er so kærnevndi lendsmálum vinnukarðnevndin og skuldarumskiparanevndin sum verða avtiknar í hesum syfti og og lagdar til kærstovnin og og tann afturvendandi diskussiónin er so serkunnleikin verður serkunnleikin tikin við og og har má mann bara vísa kærstovun tað álit at at tey taka serkunnleikan inn tá iðtað her brúk fyri honum tí tað er so ræðiliga nógv ymisk mál sum sigur stenberg vísti á í sínari røðu tað er so ræðiliga nógv ymisk mál sum verða viðgjørd ogog og og hesar nevndinar verða so tiknar inn so hvørt og og vit fara so at síggja virknain longu nú í hesum fyrstu trimu nevndunum sum varða lagdar yvir til kærstovunin og vónandi kemur tað at eydnast og um mítt inntrigv er at hetta hendan broytingin er til tað betra og tað mugu bara vóna at at at at tað fer at rigga væl við hesar umskipanini millum annað tá vit viðgjørdu sjálva lógina har har vit broyttu hvussu kærstovnin skal virka so varð tað millum annað hetta her at tá ið ein nevnd err gjørt eina niðurstøðu ella ei ein dóm í gásareygin so visti onkur vildi kæra hetta her og fara víðari til rættin jamen so var tað visti tei erð tikin ein avgerð fyri taks so var að ofta so var tað taks fordrigin fyri rættin men nú er tað sjálvur kærstovnurin sum verður stevndur og og skal forsvara sína niðurstøðu í rættinum og tað haldi eg er øgiliga ruddiligt og og ger tað ger tilgongdina nógv nógv greiðari so so vónandi fer hetta at at at rigga væl ø við hesari broyting sumvit ava gjørt og og nú síggja vit hana trakkið karakter stig fyri stig
takk harra formaður ja takk fyri so er tað løgmaður sum fær orðið
ger sovælja takk harra formaður hetta málið sum fleiri av avframsøgufólkumum av verði inni á hevur kanmansiga er nú javnan og vendir í løgtinginum fyrst høvdu vit tað stóra málið har ið mann legði um kann man siga føroya kæristovn frá tí gomlu skipanini við hópin av nevndum til at vera ein meira yvirskipaða oynd eina samskipaða oynd har mann metti at mann kundi fáa tingini at fungera betur taðvl seg avgreiða málini skjótari so høvdu vit eitt mál uppi í tinginum sum bleiv avgreitt fyri jól har ið mann legði longu frá fyrsta januar nakrar av nevndunum inn í inn íføroya kæristovn sjálvan og avtók nevndirnar og nú er tað so kærinevndin lendsmálum og vinnukærnevndin og so skuldarumskipanarnevndin sum verða mæltar til at leggja inn í føroya kæristovun frá fyrsta juli tvey túsund og tveyogtjúgu so so tá eru vit so komin har til at vit hava fingið seks av teimum ellivu nevndunum sum vóru minnist meg rætt og harav er tað so tann eina nevndin sum hevur vurið nevnd her eisini tað er fjølmiðla ábyrgdarnevndin har ið mann hevur hevur tankar um at hon eigur at liggja onkrar aðrastaðnis tí tað er ein meira kan mann siga ein meira útfarandi nevnd soleiðisnar at hon er kanska ikki hóskandi til tær vanligu kæru viðgerðirnar sum hinar nevndirnar eru har tað eru kan man siga meira av umsitingarligum slag har umsitingin fyrisitingin verður kard til at fjølmiðanevndin kanska er ein meira ein leiðbeinari fyri hvussu vit vilja styrkja og varðveita góðan fjølmila sið og fjølmiðla reglur í føroyum og tað verður so arbeitt við í løtuni og eg vænti at eitt tilmæli kemur hvørja løtu um hvar ið mann so mælir til at leggja stovlin og so skjótt sum tað er klárt so verður tað eisini lagt fyri løgtingið at taka støðu til so eg haldi at hetta málið hevur fingið higar til eina góða viðgerð og ein góð gongd er eisini og tí vóni eg at tað verður ein góð og og viðgerð í nevndini og at tað kemur ígjøgnum løg
tingin eftirlyggjandi takk harra formaður ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hat biða um orðið orðaskifti er enda og hetta málið verður eisini beint í rættarnevndina til víðari viðgerð síðani koma vit til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar tveyogtrýss og tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um oyðaraíbúðir og tað er broyting av reglum um sundubýti av eldru bygningum í oyaraíbúðir og annað sum tað stendur og vit skulu eisini biðja um framsøgufólk til hetta málið beini johannesen fyri fólkaflokkin helgi abramsen fyri sambandsflokkin siri stemberg fyri tjóðveldið ingilín strøm fyri javnaðarflokkin og steffan klein poulsen fyri miðflokkin ruttvang fyri framsókn og tað eru tey sum fáa orðið fyrst og fyrst eru
beini johannesengerso væltakk fyri harra formaður ja hetta eru broyting í løgtslóg um oygaraíbúður og at regluna um sundurbýti av eldru bygningum í oyraríbúðir og sum tað stendur í viðmerkinnum til at heta uppskotið so er tað so sær at landsstýrismaðurin hann er gjørd varur við nøkur ting her beint og tað er millum annað tað atbygningar eldri enn frá triðja aprílum í nítjan hundraðog hálvfjerðs kunnu ikki leggja sundur í íbúð og tað er sjálvt um tann bygningurin lýkur øll bygdini byggiteknisk krøv og um um mann lýkur øll tey krøv við kommunan setir í byggisamtykd so framvegis og og sum tað stendur í viðmerkinum so tykjast tað ikki vera nøkur serligt atlit til hví ásetingin er akkurát triðja apríl í nítjan hundrðoghálvfjerðs uttan tað kanska t tað var ta ið hendan lógin bleiv lýst so tað liggur ikki so akkurát nøkur vælgrundað grundaðar tanki aftan fyri at mann hevur gjørt tað so hetta her er ein haldi eg eitt gottuppskot har mann eg líkasum bara tekur og legg heg til síðis og hetta er gott tí hetta kann skapa fleiri bústaðir og tí tað eru fleiri sum kanska hava eldru bygningar sum kanska eisini keypa eldrubygningar við tí sið ment at kanska gera bústaðir har mann kann renna sær í henda trupulleikan so tað er gott og eg haldi eisini er øgiliga tydningarmikið sum tað mann eisi leggur dent á her beint at mann skal líka ølt byggja teknisk krøv og eisini tey tey krøvini ella sjálvandi tað er kommunan sum síðsta enda gevurloyvi til hetta her og ta kommunan sum verður tann myndugleikin sumumrøðar efta hr og og tað er gott at manlíkasum legg seg eftir attey krøvini eisini verða fylgd og tað kann til dømis vera tað at ein kommuna setur treytir um kloakt viðurskifti og parkering og upprunatrygd og annað sum sjálvandi eru øgiliga týdningarmikil ella kemur tilbygging og bústaðir og hetta er eitt sor itt gott mál í mun til at skapa fleiri bústaðir øliga praktisks ger og vit hava eisini samtykt ein bústaðarpakka sum var upp á fýra hundaðoghávtrýss milónir á knappa hálvan milliard har ar harav tvey hudraðoghálvtrýss milliónir var til loyvibústaðir og og annað so attað er kortfakt tvey góð ting sum vit hava gjørt higartil og so kann ann eisini vónandi arbeiði víðari við at at mnn kann einafírð gera tað so sær at tað er kanska kanska lættum hjá teimum sum færa í gongd í cethúsubygging og annað sole sær at at mann eisin fara og ferð á tað tí tað eru nógv sum kanska eisini ynskja tað at seta føtur um degiborð í mun til leiðibústaðið og anna so eg haldi saman umdtikið er hetta øgiliga gott mál sum vit taka fult undirvið og vóni eg og vænti eg eisini at hetta fær ein góða viðgerð í

ingilín digisen strøm ger so væl takk fyri hara formaður ja nú eg nevnir beini johannesen hetta her við at at samgongan hevur samtykt ein bústaðarpakka hann eri vit sjálvandi rættiliga ósamd um innihaldið í tí bústaðarpakkanum partur av tí men tað sum eg hugsaði tað var atta her uppskotið her stendur at mann ikki veit hvørjar avleiðingar tað fer at hava fyri tann bústaðarpolitikkin sum mann ynskir at føra í í samgonguni tað er nakað sum eg eri undir serligum viðmerkingum í hesum her uppskotinum so hvat hugsar beinir johannesen um a um tað er tað er ikki ein ein ein ein møgulig van seg í í uppskotinum hóast tað kann tykjast sum tað er
rættiliga líka til takk fyri
s mann hevur sæð tað at bústaðir nú verður farin í gongd so tað er øliga deiligt at tey byrjaði at fara í gongd við ymsla verkætlanir og er tað eisini sum manskilr at lana fleiri undir steivuskeiðini so eg vænti ikki at hetta fer at hava so øgiliga stóra ávirkan á av júst tað men haldi eg sjálvur hetta uppskotið er gott í tann mátan at mann tekur nakað ja eina forðing vekk sum er ja eitt sindur løgin tí at bygningar sum eru kanska frá fjórða apríl níggjuoghálvfjerðs teir kunnu gera hetta meðan annan apríl í níggjuoghálvfjerðs ikki kunnu so praktiskt sæ so haldi eg hetta er er ein avgreiktuspurningur takk fyri harra formaður

ja vit hava lógaráseting í dag um at mann kann gera hetaher við at býta bygningarsundur í

og ella hús og bygningarhaldið ata eitur við nøkrum ávísum treytum tær treytirnar tær eru í dag at allur bygningurin verður lagdur um tað vil siga at mann skipar nýggjar oyndir í øllum bygninginum at bygningurin skal verða grundaður eftir nítjan hundrað og hálvfjerðs og tann triðja at at bygningurin skal verða ætlaður ella egnaður at at leggja sundur í hesarher oygaraíbúðirnar øhog kommunan hevur so ella tað sum mann so vil broyta tað er at mann vil strika tað næsta kravið tað vil siga at bygningurin skal verða grundaður eftir nítjan hundrað og hálvfjerðs og tað tað skilji sotnastað eisini væl visti vit hyggja eftir hoyringssvarinum so so vísa kommunurnar á ati at tað kann verða vansar við at leggja eldrahús um í fleiri oyndir tað er nakað við til dømis atkomu tað er nakað við sovorðnum sum kloakk viðurskiftum og vatnviðurskiftum og so framvegis so har kann vera ein trupulleiki sum vit eisini fara at at taka upp m har vísir mann so á at kommunan skal góðtaka ella vera við upp á at mann ger hesa her broytingarnar og so fáa tað sent við til matikuleringsmyndugleikan har sum hetta her verður gjøgnumført og tey krøvini sum kommunan líkasum skal eftirhyggja tað eri byggi upprunaskifti og byggisamtyktin sum er í umráðnum býarskipanin og ja tað verður so alt niðurstøðuna tíð verður so altsent tilmaterikuleringsmyndugleikan broytingin hon umfatar sum sagt einans bygningar frá sum eru bygdir áðrenn nítjan hundrað og hálvfjerðs og mann skrivað so eisini í uppskotinum at tað kann fáa avleiðingar fyri

og har haldi eg at tað er relevant hjá okkum eisini at taka upp at vit hava ein stóran trupulleika sum er í dag kanska serliga á leiðu íbúðarmarknaðinum sum heild hava vit eitt stórt problem sum snýr seg um bústaðarmynstri sum heild at tað r øgiliga einstátta tað er ikki egnað til allar føroyingar til øll fólk sum búgva her í føroyum og í øgiliga nógvum førum er prísurin á hesum her bústøðunum sum vit hava bjóðað í føroyum í øgiliga nógvum førum forhøgur forhøvur til at tú kanst liva av einari púra vanligari inntøku og tá ið mann so geri eina broyting sum mann kann siga ja men hetta er ein lítil broyting tað er bara fyri hús sum eru áðrenn nítjan hundrað og hálvfjerðs men tá ið tað er so kritiskt í dag í føroyum so kann mann kanska spyrja um tað ikki eru allar broytingar sum møguliga kunnu gera støðuna verri um vit ikki skulu útilukka tað htað stendur í uppskotinum ati niðri so hevur tað hevur hevur hetta uppskotið tað er avleiðingarnar at lutaíbúður og annað líknandi verður lagt um til oyðaraíbúðir og at prísurin á hesim her so durkar a at prísurin fer upp á oyðaríbúðunum tað verður í sum so verður tað dýrari hjá teimum fólkunum sum sum skulu búgva har og mann sigur so í føroyum at vit ikki hava sama bústaðarmynstur tí at her búgva tey flestu í í sethúsum og so framvegis men tað er jú eftir mínum tykki akkurát tað sum mann skal royna at broyta og visti tað sum gongur út yvir tær lutabústaðirnar teir leigu íbúðirnar sum eru at mann at mann ger eina so lítla broyting sum hendan allíkavæl er so haldi eg at tað er ein forstór broyting á einum skeiklaðum bústaðarmarknaðun

øhja og tað stendur eisini at mann faktiskt ikki ordiliga veit hvussu hetta her fer at ávirka og eisini sum sum eg nevndi í viðmerking áðrenn ati at mann ikki veit hvussu tað fer at ávirka bústaðarpolitikkin og eg skilji væl at mann vil gera nakað við at mann vil mann vil líkasum modernisera kanska hetta er at tað gevr onga meining at ein áseting er sum sigur at bara tí at húsið er eldri enn frá nítjan hundrað og hálvfjerðs so kann tað ikki pettast sundur í eigaraíbúðir men eg haldi framvegis at hetta her eru nógvir relevantir spurningar sum fylgja við hesum uppskotinum sum kanska eru meira prinsipiellir enn uppskotið ið sær sjálvum sær út til at vera tað er fyri fyrst tað sum eg havi at at bera fram um uppskotið
í dag takk takk fyri havhæppa takk fyri so fær
elsbet mersetis gunlestóttir eina viðmerking gersovælja takk fyri takk fyri harra formaður tá tað kemur til bústaðarbygging so eri eg sjálvandi áhuga havandi huga at hendan samgongan hevur koyrt eitt uppskot ígjøgnum har mann kann at bústaðið fær í heimild til at byggja fyra in hálvan milliard men tá ið tað so er sakt so so ætlaði e at spyrja røðaran um hon ikki heldur at tað er altso líkasum at hetta eisini er eitt gott uppskot at til dømis tað e nógv eldri fólk sum búgva í ræðuliga stórum húsum har sum kanska bara tvey ella eitt fólk búgva at nú verður møguleiki fyri at mann matrikulerar kanska kjallaran ella helvtina av húsunum soleiðisnar at í fleiri sukundu búgva har tí at vit vita atfólk eru púrasta despurat eftir at sleppa at hava okkurt at búgva í eisini sum gjarna vilja koma heim til hetta landið og og og so eru bústaðir
avbjóðingin takk fyri
jaso er tað ingilín strøm ger sovæl øh takk fyri viðmerkingina eg jú altso tað eru eg haldi eg saktans at mnn kann síggja nakrar vnakrar fyrimunir við hesum her uppskotunum til dømis tað sum elsbett mersedis gunleygsdóttur nevnir at eini at mann í einum eldri hús sum kann leggja fram tilleggja um til tvær búoyndir ella tvær tværtværtvey húski ella hvat mannskal siga eisini til dømis visi mann fer undir at byggja eini hús ug man soer fleiri enn enn tvey um tað tað kann eisini vera ein fyrimunur men eg haldi eisini atisum eisini er ført fram í teimum almennu viðmerkingunum har er eisini ført fram at tað kunnu møguliga vera nakrar negativar avleiðingar av hesum her og eg haldi eisini at vit skulu hyggja upp á tað til dømis sum mann hevur sæð niðri at tað geri tað ati leiðuíbúðir og lutaíbúðir verða lagdar um til oyðaríbúðir sum durka prísrin hjá teimum sum búgva har hvussu vita vit at tað ikki eisini kann fara at latas seg gera í føroyum og tá haldi eg ikki at mann hevur tænti sínum endamáli tí hvist vit hyggja eftir bústaðarmarknaðinum í føroyum í dag so er tað sum manglar tað er bíligar leiðiíbúrðir og tað verður ikki allarsíðsta viðmerkingin tað verður ikki gjørt betri av at bústaðurin nú skal byggjas saman við privatum sum skulu hava eitt eitt
avkast takk fyri harra formaður ja takk so er næsti røðari helgi
abramsen ger su vælharra formaður fyri einum ári síðani meðan eg var landsstýrismaður á hesum økinum tá setti rutt vang mær ein fyrispurning um hetta málið øh hon spurdi um at eg sá nakra forðing fyri at mann gjørdi hetta her og í øðrum lagi um ætlanin var at gera nakað við hetta her broyta lógina soleiðsnar at vit kundu sundurmanrikulæra eisini hús sum eru eldri enn hendan ávísa skerjingstatíðin og eg svaraði atmatrikulert var eingin forðing fyri tí men at tað kundi verið aðrar forðingar sum tað var ikki hoyrdu undir sama málsøki taðvil siga tað var um bústaðarviðurskifti og tað málsøkin lása ikki undir mínum málsrøði men so nevndi eg í tí sambandi at í danmark har blívu færri lutíbúðir og fleiri oyðaríbúðir tá lógin bleiv broytt har hmen eg segði eisini at atvit høvdu ein ein øðrvísi bústaðarmarknað í føroyum og at eg eisini hevði longu tá biðið embandsfólk mar fari í holt við at broyta hetta uppskotið soleiðisnar at vit kundu fáa gjørt hetta her í føroyum nú ar magnus rasmussen sum bleiv landssýrismaður eftir meg í augustmánað at hann lagt eit uppskot fram og tað er gjørt í semju við almannamálaráðið sum varar av bústaðarmálum tað løgna viðhesum málinum er at vit hava ein skeringstatur sum eitur triðja apríl nítjan hundrað og hálvfjerðs bygningar sum bygdir áðrenn tann dagin kunnu sundmatrikulerast meðan bygningar sum bygdir eftir henda dagin kunnu ikki sundurmatrikulerast so kunu vigt spyrja hvat er so serligt við hesum degnum tað er ikki annað en tað at lógin bleiv broytt tá við gildiskomu frá tí degnum og so mást skriva lógina at hetta er galdandi fyri hús frá nú av frameftii og tað er sjávandi givið meining tá mann broytti lógina men í dag gevur tað onga meining at tú skilur sundur ein bestemtan dag altso hví skal sama somu reglulri ikki galda fyri ein hús um bygdin ígja níggjuogtrýss sum her vinni hús í bygd nítjan hunrað o hálvfjerðs so tí gevur tað ikki so griva nógvan meining í dag at hava henda sher í statin og tí er tað mann roynir at fáa burtur ø galdandi lóg hon er so gjørd við fyrimynd í donsku lógini og hareru reglurnar broyttar um sundurbýting og og sum eg nevndi so bleiv tað ein avleik av tí broytingini tað er tað at lutíbúðir alto tað blívur færri íbúðir og fleiri oyðaríbúðir tá mann gjørdi hesa broytingina men har er tað sjávandi at siga at vit havast ikki sama bústaðarmynstir sum í føroyum nei sum í danmark og tá talan er umrættiliga avmarkað tal av bygningum sum hendan lógarbroytingin fer at verða brúkt til so síggi eg ikki tað sum ta stóra vandan alternativur má mann eisini so siga at tað kann gott hendast vð at onkur a hasi bygningunim sum blíva broyttir tá tað slettiki verður broytt altso høvdu bara i ofta er tað gamlir bygningar sum standa tómir sum onkur fer atgera um til bústaðir og og visti vit ikki gera hesa broytingina so er tað kanska ongantíð gjørt altso alternativið kann líkasom gjarna vera færri íbúðr í heila tikið so eg dug ikki at síggja hetta sum tan stóra vandan at at at vit gera hesa broytingina hoyringskrivini tær finnast atstuttu hoyringsfreistini sum er fjúrtan dagar eigur e ein fýra vikur og nú veit ikki um tað hevr broytt nakað um hoyrisreistin her longri men eg eri ikki púra ósamdur í tí serliga tá eg hugsi um at mann hevur brúkt eitt heilt ár um at gera hesa lógina so er að eitt sindur keðiligt ma so klípu fjúrtan dagar protrav hoyrisfreistuni altso tað taðtað nú var bíartrikin her í síðan níjan hunraðog hálvfjerðs so tvær vikur afturat hevð nokk ikki broytt tað heilt stóra hmeni ja so onkur nevnt hetta her við við við kloakko og og vatn og alt hetta her í samband við við hesi her mann fer at ra umbyggja gamlar bygningartað verður regulerað í øðrum lógum altso sjálvandi skulu allir bygningar sum verða umbygdir lúka treytir um um um umvatnogloakt og alt hetta her so so tað hevur ikki so nógv akkurát við hetta hesa lógina at gera men eg sum eg síggi upp á tað sovið er alternativið til hetta við at hesi húsini kunnu standa á tóm star firð nú kanska teir blíva nakrar íbúðir og og eita nakrarn tíð brúk fyri so eru tað fleiri íbúðum so eg síggi hetta sum eitt positivt mál sjaman umtikið haldi eg at hetta eitt gott uppskot og sambandsflokkurin
fyri at taka undir við stumskot takk fyri ja takk fyri so er næsti røðari sirið stendur
ger so væltakk fyri harra formaður bústaðarneðin er stór ta vita okur tað eru rættiliga nógv fólk sum mangla nakað at búgva í og tað er eftir hondini blíva so dýrt at tað eru næstan ikki fyrri vanlig fólk at seta búgv og tað eru so nógv ting mann kann gera í sambandi við tað og her kemur so kans mann siga ein ella eitt boð burturúr nokk einum samlaðum bústaðarpolitikki átti tað nokk at verið og tað er so tað at mann kann matrikulera sundur altso mann kann býta hús sundur hús sum eru í eldri enn frá nítjanohundrað og hálvfjerðs tað kann mann gera við hús sum eru bygd aftaná í dag so tað r tað broytingina mann vil taka faktiskt tað ársmarkið burtur ø eg haldi at hetta málið er nokk so samansett eg dugi gott at síggja at tað kann vera við til at skapa fleiri íbúðir eisini fyri eini bíligari penga altso tað má vera munur á kanska tvey byggja eini hús saman ella keypa eini gomul hús saman og kanska gjørt eitt stand heldur enn at kanska byggja nýtt hvør sær so tað kann vera ein ein stórur fyrimunur men eg haldi at tey tingini sum eru lýst í hesum her málinum heta her við nú bleiv tað gott nokk nevnt at alt tað sum hevur við kloakk og parkering og annað hoyrir til í aðrari lóggávu ja tað ger tað tað hoyrir tit í aðrari lóggávu men statvekk er tað soleiðis at tey eldru húsini sum standa í gomlum býlingum tað eru nú einafer plaseraði har sum tey eru og tú fær ikki flutt tey og spurningurin er hvussu nógv lendi er at gera gott við visti tú skalt hava altso eitt parkeringspláss afafturat til hvønn ella vist tú skalt gera nakað meira við við við kloakkviðurskiftini kanska eru tey ikki ein ganga í ordan altso okur vita gott tað at í nógvum kommunum eru kaktviðurskiftini sle kki komam upp á pláss sjálvt um tey langseðanis skuldi verið komin tað og vatnviðurskiftir og annað so sjálvandi haldi eg at akkurát tann praktiski spurningurin má blíva lýstur gott í nevndini tí tað er tað sum eg dugi at síggja sum kann vera vansin við akkurát hesin her tí tú fer inn í eldri bústaðarøkir og ger fleiri búeindir og sjálvandi blúðu trýstið á lendi størri tað kann eisin verða sovorð sum sum vatn so tað kunna vera fleiri soonir viðurskiftir sum eg haldi bara mamma lýsa og sjálvandi skulu upprunaviðurskiftir og annað vera í ordan soleiðis at tað er trygt hjá fólki at at búgva har sum tey eru so tað sum eg haldi er positivt tað er sjálvandi tað at tá ið sovornur mál koma so fara tey til kommununa og so er tað kommunan sum ger tilmæli ella frámæli og tað tey vera sum brekur fylgd so við kommunan sær at her er talan um eitt øki har tað ikki ber til kanska at fáa upp á pláss alt tað við parkering og pláakk øðrum sum gangi út frá at hon ikki mælir til so up á tann mátan kann mann siga at har er ein men tilur í men eg haldi at tað er tað r akkrotsum tað er bara tann parturin sum eg haldi mann má fáa lýst praktisk í tí og so sjálvandi hvussu tað ávirkar tann samlaða bústaðarpolitikkin um tað er nakað har sum sum um tað hevur altso hvørja ávirkan tað hevur tað kann vera báðar vegir um tað er positivt ella um tað er negativt men samanumtikið haldi eg øll royna at gera tað sum tey kunna fyri at bøta um bústaðartrotið eg dugi bara ikki ordiliga at siga akkurát nú hvussu hetta málið vendir tát tað kemur úr aftur í nevnd men tað skal sjálvandi fáa eina góða viðgerð men eg haldi at tað e akkurát som praktiski tingini har at koma og hyggja ordiliga gott eftir hvussu hvussu tað fer t hanga saman
takk fyri ja takk soer tað el
mar cjøtese versattuom fór á eina vimerkin ja takk fyri harra formaður eg at kom at hugsað um melónina sum sum bleiv samtykt seinasta samgongu um at halda á krostinnahat svar fíggjamálarar ella má tað var hon og tað var hetta her við at mann kundi leiga út fyri hundrað túsund krónur um árið uttan at mann var skattaur fyri síðani halda fimmogtjúgu prosent mam taltíð og tað tað eigur at hjálpa øgiliga væl hjá teimum sum fara ella vilja at tey vilja betur leiga út og hendan samgongan hevur so tikið táttin upp og hevur so forlongt hesa lógina og so víst sum eg veit man droppað áramáli soleisinar at tað er fyri altíð so her eri eg haldi at vit eru á góðari leið eisini havandi í huga at hta her er eitt gott amboð og hetta fer at gera tað at tey sum eigur se stóriur valdi húsini kanska serliga okkara aldri at mann kundi ja býtt taði í tvey og leigaðí
takk fyri
siristenberg takk fyri harra formaður ja tað er heilt víst at tað er akkurát tað sum er fyrimunurin við hesum her uppskotinum tað sita heilt sikkurt nógv fólk í eldri stórum húsum og tað eru fórfáar eldri íbúðir og minni íbúðir eisini kanska fáa aftir leiði og tey vilja kanska realisera eit sindur av pengum og kunna fáa gjørt tað at onkur kanskal keypar relstina húsinum so tað er tað er heilt víst at tað er tann eini parturin e eg sigi bara at í nevndini um okur fáa lýst eisini hetta í praktiska við hvussu tú ávirkar elnars øll tey viðurskiftini við parkering og kloakk og annað men tað er sjálvandi nakað sum kommunurnar eisini
hyggi eftir sjálvandi takk fyri ja takk næsta røðari steffan klein poulsen
í útgangsstøðinum so er hetta eitt øgiliga einkult mál

eg veit ikki hvussu stórar tær vera tí vit tosa jú bara um bygningarnar áðrenn triðja apríl nítjan hunrað og hálvfjerðs men hetta kemur so at merkja útgangst evni fleiri bústaðir tí tey stóru húsini kunnu deilast upp og og og tað skal bara fleiri búeindir og og sum helgi abramsen var inni á hvat og fleiri hava nevnt tað altso hví hví hetta skeringsstato e hvat hvat er so hvat er munurin á bygningunum sum er bygdir áðrenn o ov stutt aftaná

so eg haldi at at er skilagott at mann ger hesa broytingina men her eru sjálvandi nøkur ting vit skulu viðgera í rættarnevndini her er ikki nógv ummælisskriv komin komin inn men tórshavnar kommuna vísir á hetta her við at undirstøðukervið kann verða trýst enn meira visst mann kárar hesar broytingina ígjøgnum tí at overður tað fleiri fólk í í ymskum korterum sum ella á vegum og ogsoíuvegum oanna sum kanska nógv fleiri familjur flyta inn inn á hesar vegirnar og og tað leggur so trýst á parkering og tað ferðsla klák og og eisini verður nevnt at damurin á økinum kanska ikki verið tann sami hetta er so tað sum tórshavnar kommuna vísir á og og og eg skilji eg skilji væl væl tær grundgevingarnar men vissu vit hyggja í grein tíggju lógini so skulu øll so stendur í grein tíggju stykki tvey at øll sundurbýtismál skulu sendast avvarandi kommunu til ummælis og og kommunan skal so greitt tilskila um eitt møguligt sundurbýt ikki er samsvari við lóggávu umum byggibrunaviðurskifti og so framvegis so kommunan kann púra greitt siga frá at at hetta er ímóti okkara byggisamtykt ella vit haldi ikki tað nóg gott og so verður tað allarhelst steðgað men men tað kann nokk fara ígjøgnum allíkavæl øh um avvarandi myndugleiki hevur givið undantaksloyvi og eg dugi ikki her nú og siga hvør praksis er og og um hann fer at geva eitt undantagsloyvi vissi kommunan ikki ynskir hesa sundurbýtingina so eg haldi at at kommunan hevur góð koyrt í hondini og og og kann og kann siga frá siga frá og og steðga tí við seg visu tey ikki ynskja tað og og hetta ger seg nokk mest galdandi í tórshavnar kommunu og og er nokk orsøkin til at tað er einasta kommuna sum hevur er kominð við ein ælskriv og og so er tað líka eitt annað og tað er hoyringsreistin tað tað vísir kommunufelagið so eisini á at hon hevur verið tvær vikur styttr enn vanligt og eg veit ikki um um nógv fleiri hoyringsskriv høvdu komið inn men men tað kundi landsstýrismaðurin kanska greitt frá hví hví ma fór niður á tvær vikur men eg loyvi mær ivast í um um tað hev broytt ta heilt stóra og tað sum eg haldi eisini eg haldi ella eitt sum kanska ikki so ræðuliga greitt fyri mær tað er tað sum ingilín didrersen strøm var inniá og tað er hvussu hetta her kann ávirka bústaðarmarknaðin har har lutaíbúður møguliga verða lagdar um til oyaríbúður og annað og og tað haldi g eisini vit mugu fáa greiða okkara bústaðarmarknaður er sjávandi ikki líka sum tann danski men men hvat er tað sum sum liggur í hesum og tað tað verður so nevnt sum ein partur av almennu viðmerkingunum í hesum lógðaruppskotinum so tað haldi eg heilt sikkurt eisini er eitt evni vit skulu kava lýsindi gybbr í men samanumtikið so haldi eg at hetta er ein skilagóð broyting og og eg loyvi mær ivast í hvussu inntrøvarandi tað er tá vit bara tosa um at húsini áðrenn nítjan hudrað oghálvfjerðs koma afturat altso hetta hevur verið jú galdandi fyri fy alt vyggjarí aftaná nítjan hundraðog hálvfjerðs at triðja apríl nítjan nú tekur mann so tá eldri bygningarnar við so eg vænti ikki hetta verður so ræðuliga ógvusligt men vit skulu sjálvandi viðgera tað væl í rættarnevndi
takka for mær ja
takk so er tað rutt vang sum fær orið ger su væl takk fyri harra formaður sum helgi abramsen vísti á so er hetta ein lógarbroyting sum eg sjálv havi eftirlýst tað snýr seg um at avtaka eina avmarking sum hevur sagt at bygningar ella húsbygd áðrenn nítjan hundrað og hálvfjerðs ein ávísan dátu kunnu ikki býtast sundur í fleiri ognarlutir altso sundur matrikulerast og ikki tí eg havi ikki t inntrygv av at tað her verið nakað stórt trýst á at fáa hetta her broytt men tað hava verið nøkur sum hava havt avbjóðingar í mun til nøkur ynskir um at býta hússundir í fleiri ognarlutir og vissi húsini hava verið eldri ennítjan

sjálv haldi at bústaðartrotið er ein tann mest átrokandi politiska avbjóðingin vit hava í løtuni og vit mugu gera hvat vit kunnu fyri at fáa tað loyst og hetta kanska ikki loysir tey tann stóra altso nógvi nógvir trupulleikar á hesum økinum men eg trúgvi tað fara at gera ein lítlan mun

avbjóðingarnir við hesum her uppskotinum sum tað er víst á er jú hetta viku akk og parkering og at mann kanska í einum øki sum er tlað til sethús at tað knappliga vera fýra familjur sum búgva í einum húsi sum upprunaliga er ætlað til eina familju og serliga síggja vit at vistu vit fara aftur til serliga húsisnui ver bygd áðrenn oljukreppuna húsini eru stór ætlaði til eina familju men kanska sletti ik eg tikið hædd fyri at tr bilur í húsinum og visti tað í einum sovorðum húsi í havnini knappliga at koma at búgva tríggjar ella fýra familjur so sigur tað seg sjálvt at tað kemur at seta trýst á eitt nú parkeringina uttanfyri men tað sum vit ikki skulu gloyma tað er tað at lógin í dag forðar ikki at tað verða gjørdur til dømis fýra leigubústaðir í hesum her húsinum og tað gevur jú akkurát somu avbjóðingar við parkering og kloaitk og og og tað sum hari fylgir við so í so máta trúgvi eg ikki trupulleikin verður størri av hesari lógarbroytingini nú siti eg sjálv í byggibýarskipanarnevndini í tórshavnar kommunu og tað er nokk serliga í tórshavnar kommunu hetta lógaruppskotið ella lógarbroytingin kemur at hava ávirkaha og tað er soleiðis í havnini at tað longu eru byggisamtyktir sum forða hesum her og tað er óðansað um húsini er bygd áðrenn ella aftaná nítjan so sigur byggisamtyktin at tað kann ikki sundur matikulerast og vil mann gera eina broytinga ím mun til tað so má mann søkja um tað og fáa undantaksloyvi og tað verður vanliga ikki so tað er ikki soleiðis at hendan broytingin fer at lata upp fyri øllum bestemtikki men eg haldi at tað gevur meining eg haldi attil dømis tað kun typiskt kundi verið ein familja eldri fólk búgva í einum stórum húsum kanska hava børn sum ikki hava fingið tak yvir høvdið at mann so sundur matrikulerar eini hús sum eru væl egnaði til til tvær familjur og tað er eisini tað vit síggja serliga í býum kring heimin at tendensurin er at mann býr á færri fermetu og tað gevur jú eisini meining í atvið at at byggilendið jú ikki er óavmarkað serliga her í havni og eg havi sjálv verið fortalarar fyri at tær útstykkingar sum kommunan ger at fáa raðfest íbúðir og raðhús heldur enn útstykkingar til einkusstandandi sethús ikki tað at mann skal púra fara frá tí men sum støðan er í løtuni við hesum masiva bústaðartrotinum so haldi eg at vit skulu raðfesta smærri einir eisini tað at nógv ung fólk hava ikki ein livandi kjans at ogna sær eini sethús sum kostar kanska út við fýra milliónir at fáa upp at standa tá er tað nógv betri at hjálpa hesum ungu familjunum at fáa fótin inn um á bústaðarmarknaðinum fáa eina íbúð fáa eina eini raðhús ja eg veit ikki um gongu um tað ber til longur men men men vónandi undir tríggjar milliónir tí ert tú fyrst blivin bústaðareigari so yvirtí sjálvt um sethúsaprísurin ella bústaðarprísurin fellur í periodum í lágkonjukturi so yvir tí so vita vit at virðið veksur og tá ið tað verður tosað um at gera leigubústaðir so eri eg púra samd um at vit okkum tørvar leiðubústaðir leigubústaðir sum fólk kunnu leiga uttan at liva við hóttanini um at verða blakað út í ovurmorgin so eg haldi at tann loysnin sum bústaðir arbeiðir við er er góð men eg haldi eisini at vit skulu vera tilvitaði um at eitt av tí sum skapar mest fíggjarligan ójavnað millum fólk tað erhvørt tú eigur ella hvørt tú leiðir tað sum tú býr í og eg eg eg kann ikki prógva mín pástand men tað skuldi ikki undra meg um tað er ein av orsøkunum til at ójavnin fíggjarligi ójavnin millum fólk ikki er størri enn hann er í føroyum tað er tað at statvek er tað soleiðis at allarflestu fólk eiga sín bústað og tí haldi eg at vit skulu vera varin við at tilskunda leiðslunum har sum nógv fleiri fólk fara at leiga alt lívið heldur enn at eiga eg haldi t vit skulu heldur gera hvat vit kunna fyri at hjálpa fólki at fáa føtur undir egiðborð og so sjálvandi eisini hava leiðurloysnirnar øtí tað hava vit eisini brúk fyri eg veit at onkur hevur hildið at hendan her nýggja byggikunngerðin bk seytjan eisini er ein partur av trupulleikanum í mun til hetta her við gomlum húsum eg veit alt for lítið um tað men tað er sikkurt eit gott hugskot at fáa tað viðgjørt í í rættarnevndini sum sakt eg síggi ikki ein so stórar trupulleikar við hesum her uppskotinum vit hava kommunurnar sum framhaldandi skulu góðtaka sundur materikuleringar og vit hava byggisamtk sum avmarkað hesum her í teimum økjunum har sum mann sær hetta sum ein trupulleika so eg vænti ikki annað enn at vit í framsókn fara at taka undir við hesum uppskotinum um ikki okkurt heilt nýtt kemur fram

sl viðmerkingar helgi ababsen ger sovæl a formaður tað r eingin ivi um at vit hava ein ein eini bústaðartrupulleika í føroyum í løtuni og fólk skríggja eftir at fáastað at búgva í og hetta er sigr tað rætta ei ikki it stórt stig men hetta er t stig tað rætta vegin hetta hetta kann e seta gera ttað møguligt at fáa nakrar bústaðarroyndir afturat sum annars ikki høvdu verið og eg púra samdur ruttvang vi tí at avbjóðingar mann sær við parkering og alt hetta her jamen teinasti munur er tað at hesi húsini høvtu annars fyri leiðurbústaðir og og so er tað sama trupulleika eitt annað sum eg eisini síggji me alternativ er tað at húsini standa bar sum tómur kassar við ongum innihaldi hetta kann gera tað at vit fáa vit fáafólk inn har at búgva so so eg haldi at tað er eitt gott uppskot og tá ið tú nevnir ja og so haldi tt eg kann nevna eit afturat tað er tað at hesin datuin triðja apríl nítjan hundrað og hálvfjerðs altso vit hava akkurát somu loysnir fyri nýggjari hús hetta er bara ein spurningur um at fáa líkastitla eldrahús við nýggjari hús so tí dugi ikkiat síggja hatta rímiliga í tí at mann hevur henda munin so so eg haldi a heta e eittgott uppskot o men sjálvandi skuldu hyggja eftir hvør vansar
drýtu øsn tað ferðast
ja takk ger so væl ruttvang takk fyri nei og hendan at mann hevur ásett ein ávísan ávísa dagfesting gongur jú eisini fram á uppskotinum at tað er nokk við íblástri úr danmark og har sum mann kanska meira markant sær at nakrar bústaðir ikki eru egnaðir til at ella eldri bústaðir ikki eru egnaðir til at deila sundur í fleiri ognarpartar og sum eg vísti á byggisamtyktin er har øo og og forðar tað í ávísum økjum og hon ger tað óðansað um húsini er bygd áðrenn ella aftaná nítjan hundrað og
her takk fyri
ja takk sor ta elsbet mersedis gunnestótur ger su vælja takk fyri harra formaður eg eri so púra samd við røðarunum um at tað skal vera pláss fyri báðum bæði hetta her ati at oyða eini hús sjálvi og eisini at tað skal vera møguleiki fyri at leiða røðarin var eitt sindur inni á hesin her við ati mann kann siga so tað ran munur á fólki og meni eg hugsi um at leiðan í dag kanska serliga høvuðsstaðnum hon er so heilt heilt ræðuliga dýr tað kostar so heilt ræðliga nógv at leiga eina íbúð og vist mann so setir tar upp ímóti hvat tað er at fáa eitt lán til eini hús spurningur er um tað er so øgiliga stórur munur tað vænti at tað ofta er hugaligari at mann betalir til sítt egna enn íbúði men tað má
og skára pláss fyri bávu takk fyri
u júst so viðmerkjarir nevndi hetta her við at fólk uppliva at tey fáa ikki lán til eini hús uppá tross av at tey í veruleikanum koma at rinda tað saman fyri láni sum tey annars rinda í leiði hatta er nakað mann hoyrir afturvendandi sum fólk eru øgiliga frostreraðir av esum sagt eg haldi tann størsta avbjóðingin eg hugsi eg eri sera tilvitað um at veg siti í tórshavnar kommunu er at skapar rammur fyri bústøðum sum eru til at keypa fyri ungar familjur eg haldi tað er tað skulu vit virkuliga leggja okkum eftir tí haldi e tað gevur slett ikki meining í løtuni at mann brúkar kommunalt ella at kommunan raðfestir útistykkingar til stór sethús slett ikki sum støðan er nú tað kunnu vit fara aftur til tá ið vit hava loyst
bústaðartrot takk fyri ja takk so fyri landsins mær um eina søsund
harra formaður fari at takka framsøgufókunum fyri tað sum tey era borið fram og eg má siga tað at tað havi verið positivar røddir fyri hesum her uppskotinum onkur hevur onkran spurning og taðtað er jú nokk so sjálvt sagt og málið fer jú í rættarnevndina har ið mann kann koma nærri inn á tað men eg haldi at tað hevur verið ein rættiliga positiv jalig umrøða av hesum her uppskotinum tað skal ikki vera nøkur loynar at eg sjálvur haldi hetta eitt gott uppskot tað er eisini tí eg havi borið tað niðan í løgtingi annars sevði ikki borið tað niðan og eg haldi at tað hava nógv nógv ymisk viðurskiftir erðu tikin fram sum benda á tað borðið at hetta her er positivt og eg haldi eg fari líka at taka afturíaftur tað sum rutvang var inni á nettugt við hetta her at vit gera tað soleiðisnar at tey ungu fólkini sum festa búgv at tey fáa møguleikar og hetta gevur í hvussuher møguleikar sum ikki hava verið og samanheldur mann tað við at leiga so verður eg ofta sagt sum ruttvang sum væl segði at tað sum tey betala í leiðu tað er kanska tað sum tey kundu betalt á lán og tá ið tey hava leigað í áravís so hava tey jú mann sigur ikki teir pengarnar meðan visi mann hevur havt tað í einum láni so so hevur mann kunnað mann sigur betalt í eina ogn hetta virkar ikki sum nøkur stór mann sigur broyting ella revolutión og tað er tað heldur ikki tað er tað heldur ikki mann mann mann broytir jú eitt datur mann tekur eina dagfesting vekk sum var triðja apríl í nítjan hundrað og hálvfjerðs og eg haldi tað stendir nok so væl skrivað í lógaruppskotinum hetta her við at mann hevur hugt til danmarkar og hvussu mann gjørdi har og vit kunndu sjávandi spyrja spurningin altso hví hasa dagfestingina ø og tað er hon sum er strika og annars eru treytirnar teir somu eg hugsi um hetta at tað verður sagt at mann kanska ivast í um hatta fer at skeikla tann føroyska bústaðarmarknaðin og og mann hevur hugt hvussu tað ertað í danmark har haldi egtaðer eisini greitt væl frá í í uppskotinum er at fortriðingurin fór triðjar partar av bústaðarmarknaðinur niðri er lutogíbúðir og mann var ett sidur bangin fyri at tær skiftu yvir til at blúva oyðaríbúðir og og og mann skal eisini síggja tað í tí ljósinum av at tær lutuíbúðirnar uppfylla somu treytir sum oyaraíbúðir tað il siga at mann kann í veruleikanum bara konvertera og so kundu bústaðarmarknaðinverur skeiklaður niðri tá ið teir triðjar partar av bústøðunum vóru lutíbúðir tær treytirnar eru ikki settar til lutíbúður í føroyum soleisnar at tað t direktarkann konvertera ella flyta yvir og vit hava heldur ikki serliga nógvar tað verið nokk so nógv tosað um hetta við hvørjar treytir skulu vera og haldi eg tað verður lýst rættiliga væl í uppskotinum at tað er altso bruna tekniskt skal vera í ordan og alt tað sum øll tey krøv sum verða sett til tað pluss tað at tað er hvat ið byggisamtyktin sigur so at tað tað er rættiliga væl regulera og nakrar av hesum her sum nú kanska blíva oyðaríbúðir eru leiguíbúðir í dag so at mann kann siga at trýstið er átit verður nevnt um hetta við hoyringsfreistin var bara fjúrtan dagar og og tað má eg beklæga tað er ikki tað er ikki gott tað skal eg taka mín kappa tað er eitt mistak kommunufelagið vísir á nøkur viðurskiftir og so er tað tórshavnar kommuna her jú helvtin mann kann siga næstan heltina av búgva tað hevur verið eitt gott samskifti við tórshavnar kommunu um hesa her visti mann hygur eftir hoyringsskrivinum frá tórshavnar kommunu so verður víst í uppskotinum at mann havt fund og har mann hevur tikið ein spurning fyri spurning

visti tað verður soleiðisnr at eg kundi hugsað mær at fara í arbeitt við sovorðiðum sjálvur so skal eg fyrst til kommununa fyri at fáa váttan upp á at alt hetta er í ordan tað lýku treytirnar við hs uprunamessiga og trygdini og at byggisamtyktin loyvi tí og og tá altíð et her við klakk viðurskiftum og so fari eg til umhvørvisstovuna sum so hyggur í tilfarið ígjøgnum sendir tað aftur til kommununa og sigur er er hetta nú tað og so verður tað framatsikulerað tað verður ikki frammat sikulerað uttan kommunan hevur góðkent tað eftir teimum lógum og reglum sum einaferð eru so eg haldi tað er tað er rættiliga trygt eg haldi eisini tað at tað er gott at fáa møguleikan til nakrar fleiri eyðararíbúðir vit vita ikki hvussu nógvar tær fara at blíva men nakrar verða tað tað er eingin ivi um tað og eg haldi eisini tað er viktigt tá ið vit tosa um tað føroyska bústaðarmarknaðin sum onkur plagr at siga at vit skulu ha eina breiða viftu vit hava sethúsini og nú kunnu vit gera vit betri møguleikar fyri at oyðaríbúðir vit hava nakað við lut og íbúðum ikki serliga nógv og so hava vit seinastu árini verið vitnin til at nógvar leiðuíbúðir verða bygdar eg haldi eitt eitt samfelag sum tað føroyska eigur eisini ati

ein spurningur sum verður nevndur tað er hetta her at tað stendur at at húsið ella bygningurin skal verða ætlaður til tann spurningurn haldi eg tórshavnar kommunan setur at bygnar bygningurat hann skal verða ætlaður til oygaríbúðir og hvussu kann ein bygningur sum frá nítjan hundrað og áttaogtrýss ella nítjan hundraðog hálvfjerðs endiliga verða ætlaður til tað men tað sum liggur í tí og tað er staðfest tað er tað at hann lýkur treytirnar brunamessia trygdarmessia og alt tað lýkran treytirnar so er hann ætlaður tað er tað sum liggur í tí samanumtikið haldi eg eg kann endurtaka at hetta er eitt gott uppskot sum fer at at víðka møguleikarnar fyri at fáa oyðaríbúðir og eg haldi at tað tað verður eisini svar upp á ta í viðmerkingunum í til uppskotið at tað verður ikki mett at hetta fer at skeikla nakran yvirhøvur tað tað verður viðmerkt enntá í í viðmerkingum í samband við tað samskiftið sum hann hevur havt við tórshavnar kommunu sjálvandi veður tað nakað men kommununar regulerar tað serliga í í byggisamtyktuni
takk fyri
jatakk sora viðmerkingar jaspur langaard ger so væl ja takkfyrihara formaður og takk fyri magnus rasmusen landstýrismaður fyri hetta her uppskotið hetta er verið eitt av mínum ynskjum um at eta málið kom á á skrá og tað eri sera fegin um at hann hevur komin komin her til í dag ø ein lítlan spurning er at nú er tav tosað nógv um hetta her við hetta datu ásetingin sær magnus rasmussen fyri sær at tað verða fleiri nógv sum koma at gera brúk av hesum og nummar tvey ein bústaður í dag sum kostar fýra millmiliónir kanska skula keypa sum verður frámasikuleraður í tvey hvussu heldur hvussu sær magnus rasussen fyri sær at tann kostnaðurin kemur at verða broyttur tá ið mann ger
ger tað tama húsið í í tvey takk fyri
ja takk ger so væl magnisrasussen ja takk fyri harra formaður eg ivist onga løtu í at tað verða nakrir visti ikki fleiri sum taka av hesum møguleikanm og so mikið veit ið at tað verður tí tað eru fólk í dag sum búgva í húsum sum líka allar treytir sum eru frá eldri datu triðja apríl í hálvfjerðs har tað bara manglar faktiskt hendan her lógarbroytingin so kann tað verða staðfest og so eiga tey sín egna bústað staðin fyri at tey leiga og eisini tái teð koma til leiðu tað er jú rættiliga óvissi tá ið tú leigar so so so kanst eg verða uppsagdur nokk so skjótt hitt við prísinum dugir ikki ove ordiliga at meta um men tað er eingin ivi um at tey sum fara at festa búgv koma at sleppa bíligari eingin ivi um tað enn vist tey skuldu bygt sær eini nýggj hús
tað era tig í songa løtu við takk fyri
ja takk sorda elsbett mersedis gunnesdóttur ger sovæl ja takk fyri harra formaður eg fari at takka magnus rasmussen fyri eitt sera gott uppskot eg veit at tað er nógv sum hava longst júst eftir hesum uppskotinum og eg vænti at tað ganga nokk ikki nókvrir dagar ella ja so er hetta nokk samtykt so hetta er virkliga á rættari leið og tá ið mann so situr og ella mann sigur at hetta her er gott og hetta hatta fer kanska ikki merkjast nógv og so víðari síða jú hetta fer at merkja nógv afturat vit skulu ikki gloyma tað at hendan samgongan hevur virkuliga sett ferð á í búðarbygging mann hevur givin bústøðuni tá ir kunna hava heimild fyr at byggja fyri ein hálvan milliard har á leið og mann er sett spakan í bæði her ider o ørviti er og hetta her afturat altso hetta er heilt fantastiskt takk fyri
max rasmussen
ja takk gestirvøllmar søkustin ja takk fyri at formaður tú takk fyri dagaligu viðmerkingina elska at mær settir skuldarstøttir ja hetta er eitt stig afturat og eg ivist onga løtu í at fólk frátaka seg av hesum her møguleikanum hvussu nógv tað veit eg ikki men men tað verða fleiri og og sum tíðin verður so verður tað sikkur uppaftur fleiri tí at tað er nøkur sum mugu gera nakað fyri tað áðrenn roynt brunateknist og so víðari at fáa hetta afturat er óført haldi eg og so er tað hitt við hvat samgongan er gjørt tað er jú eingin loyna at samgongan við bústaðarpakkanum hevur gjørt vældiga møguleikar og vit vit síggja nú mann sigur tað er tað gongum komin á at hetta virkululiga fer at flyta okkum rætta vegin og at vit hava verið við til at at bøta um hendan her stóra trupulleikan við bústøðum og tað var ikki eftir einum degi men eg haldi vit sum samgongu hava virkuliga gjørt okkara til at flutta tað rætta vegin
heilt víst takk fyri
ja takk sora uni rasmussens fyr eina viðmerking ger so væl takk fyri ja hetta er eisini eitt av teimum tingunum sum sum eg havi spurt eftir tí tá ið eg hoyrdi um hettar at tað dato var so avgerandi tá virkaði tað ógvuliga undarligt tá ið fólk høvdu gjørt bygningar í stand sum faktiskt bara betongi var tað tað gamla og alt varð gjørt av nýggjum og eftir teimum nýggju reglunum at mann ikki kundi selja frá bara tí at dato á útvarginum var so gamalt so eg haldi hetta er ordiliga gott at hetta eg komi í

ja takk ger sovæl mannus rasusen ja takk fyri ja eg masiga eri púra samdur við una rasmussen og tað er eisini tí eg eri komin í løgtingið við hesum her uppskotinum og tað kann undra at at eg ikki komið fyrr altso hthetta snýr seg um altso eina hálva reglu mann broytir mann tekur eina dagfesting burtur annars er tað akkurát tað sama tað tað kann virkuliga undra og og allíkavæl so so fáa vit nýggju síður burtur úr tí als vit lesa altso fyri at broyta fyri at taka ein setning burturúr men tað vísir tað at mann haldi eg hevur líkasum verið og líkasum kanna hví var tað soleiðisnar við hesim her og so tikið og viðgjørt tey hoyringssvari sum eru sum eg a tað var nakrar spurningar ella meiningar um hetta her so tað hevur tikið sína tíð men men nú er tað so komið har til og tað virkar sum at tað er rættiliga jaligt í í løgtinginum fyri at fáa hetta málið samtykt
so tað tað fegnist eg sjálvandi um takk fyri ja takk so er tað
gsum fær orðið gersu væl ja takk fyri harra formaður ja eg má siga eg eri sela fegin um hettaher eg haldi eg skrivaði eina grein um hetta her tað er eini hálv triðj ár síðani og eg minnist reaktiónirnar hjá øiliga nógvum tá sum søgdu tað at ja menhetta ber tað ikki til og hetta gevi slett onga meining at fara inn at koyra eitt hús í fleiri lutir og eg minnist hvussu nógvir nógvar forðingar komu fram og og vóru hugsaðar ígjøgnum tá men tað vísir samstundis at viss landsstýrismaðurin er er opin fyri tí og fer inn og finni við einum opnum sinni og einum opnum eyga fyri hvat møguleikar kunnu hvat kann gerast við smáum tillagingum men so ber tað øgiliga nógv til tað sum eg førdi fram tá tað var nummar eitt at vit tað var traditión tá at mann bygdi øgiliga stór hús vit hava øgiliga øgiliga nógv stór hús í føroyum kanska serliga sum eru bygd gjøgnum hálvfems og tvey túsund og tíggju kanska eisini upp tjúgu har mann sær í dag at fólk hugsaðu seg betri um og fara ella niður og byggja smærri hús í dagenn ta mann gjørdi tá og so hevr tað verið frammi um atat nógv brúka møguleikanm atleiga bústaðin út og tað er eisini øgiliga gott at mann hevur møguleika til tað og fær tað afturbering í skatti upp til hundrað túsund krónur men ein vandi við tí tað er í sambandi við brunaumsjón sum erður ógv frammi tað er tað at tú setir ikki so stór krøv út vist tú leigakjallarin út sum visti tú selur hann við at selja matrikklið frá so blívurtað knappligani strang krøv fyri hvat skal gerast visti onkra bygv í kjallaranum men vissi leiði kjallarin út so er eingi krøv tað er eingi krøv um gips tað er eingi krøv um bruna og umsjón og tað e eingi krøv um nakað sum helst so tey sum føra fram at hetta er eitt ættirstig tey hava púra misskilt tað og tað eru øgiliga nógv sum í dag su leiga so er tað eisini vr nógv frammi haldið rutt vang var nógv inni á tí eisini hetta her stoltleikin hjá føroyingum at oyða har er búgvi eg havi verið nógv í grønlandis í grønlandi síðstu árini og eg haldi eg taki ikki púra feil vis ste eg sigur tað at er eini eg haldi atað er undir tjúgu prosent av fólkunum í grønlandi sum eiga bústað eini fýrs prosent sum leiða og ein øgiliga stórur vandi við tí tá ið tú leigar tað er tað tú blívur ikki ordiliga líka góður við tað tú fert ikki líka væl um tað sum tú leigar í mun til tað sum tú eigur bæði tá ið tú skalt gera íløgur upp á nakrar betringar tú kundi hugsað sær at halda tað og so víðari tað at mann eg veit væl at tað er undantøk men men megin reglan er nokk hjá teimum flestu nakað sum eg eigi fari eg betri um og tí vil eg eisini siga at hetta her uppskotið vil eisini vera við til at tryggja at okkara bústaðarmarknaður eru er betur skorin enn hann er í dag samstundis hava vit eit øgiliga stórt trýst eg vil siga tíverri rentan er øgiliga lág tað er gott men tíverri haldi eg at bústaðarneyðin ger eisini at gomul hús ella eldri hús blíva óneyðuga dýr og tí hopi eg eisini at hetta her uppskotið kann vera við til at gera tað lættari og bíligari serliga hjá teimum sum kanska fyrstu ferð ynskja at ogna síni hús fólk sum siffyrstu ferðin at ynskat ogna síni hús skulu brúka einir tríggjar fýra milliónir upp á at byggja sær eini hús tá krevur beint fyrenn kanska eini fimm seks sjey hundrað túsund í eginogn vistut er í havn ert tú uttan fyri bygd som kanska enn og meir og tað siga seg sjálvt at so gongur tað øgiliga eingi áðrenn mann fær ein bústað at bygd sín egna bústað og harafturat blívur tað tí marknaðurin er eisini dýrur at tað er ikki so ræðuliga nógv at seta til síðus hjá teimum sum koma hava lisið niðri og ongar pengar eiga tá tey koma heim men kanska heldur tvørturímóti o skylda fleiri tíggju túsund kanska fleiri hundrað túsund krónur tá tit hava verað lisið í en se síðstu fimm árini so eg hopi eisini at hetta uppskotið vil verða við til at tey sum ynskja at keypa sær ein bústað fyrstu ferðinar síggjav møguleikar at tey kunnu ogna sær ein bíligan bústað kanska í einum kjallara fyrst har tey so spara upp og kanska vinna so eitt sindur av einum frívirði í tí sum mann betalir í sítt egna fyri síðani kanska nøkur ár seinni tá ið tey so hava betri ráð kunnu keypa sær eini betri og størri hús og kanska tey eisini tá finna út av hvar tey kanska ynskja at búgva kanska heldur mann mann ynskir ynskir at búgva í havn men finna út av tí men eg hevi heldur kanska ynskt at búga klaksvík ella í eysturoynni ella vágum ella onkur aðrastaðnis so hetta gevurletur upp til upp til fleiri møguleikar eg veit vaat kommunurnar kritisera fyri at vit hava kanska ikki so í dag so dógv parkeringspláss og annað rovn blev ikki bygd upp á ein dag eg trúgvi tað snýr seg um at finna loysnir og eg trúgvi eisini her má mann bara seta dluga at set nøkur krøv tí tey sum seljaann kjallara frá fáa eisini ein ávísan kapital til at kunna gera tey neyðugu broytingar sum skulu til fyri at
tað skal bera málan nú er tíðin farin takk fyri ja takk skulu vit ymisk
igar elspet mersedis gunlestóttur ger sovæl ja takk fyri eg haldi at tað er eitt sera gott uppskot og jaspur langaard hann ella røðarin eg minnist at hann eisini var øgiliga áhugaður í akkurát hesin her sumuppskotið sær út í dag og tí er tað øgiliga hugaligt at vit hava eina samgongu sum ikki bara sæð forðingar men hon sær møguleikar og honum handlar og tí sita vit her dag og og og j ella viðgera hetta málið eisini hetta her við ati tað sum røðarin nevnir hetta her við at fólk sum gjarna vilja til føroyar familjur sum hava lisið í fleiri harrans ár tey hava ikki møguleika at koma heim tí at her manglar bústaðir so hetta her er ja økt fínt hugskot og eg fóri a
góða røða
ja takk ger so vælelsper lagard ja takk fyri elsbett mersetes gunleksdóttur ja eg haldi hetta eri gott og eg hugsi akkurát sum sum spyrjarin ella viðmerkjarin hetta her við at vit hava øgiliga nógv ung sum eru flutt heim og nógv ung sum kundu hugsað sær at flutt heim men sum kanska halda aftur vegna bústaðarbústaðartrot ella bústaðarneyð og tí eri eg øgiliga sera fegin um tað uppskotið sum lspetm setes gundlagsdettur gjørdi tá ið hon sað sum landsstýriskvinna at fekk teir allar teir bústaðirnar upp at standa og hetta er so eisini eitt eitt íkast til at vit kunnu fáa enn fleiri bústaðir landið og kommunurnar eru øgiligani nógv vaksnar kommunani sum e sjálvur bygdi búgdu í á nesi har haldu vit blivin enn trý hundrað fleiri tey síðstu fimm árini so tað er ella kanska itt sindur meir seks sjey árini og tí tí er tað ein øgilig trýsst og tí haldi eg at hetta vil eisini vera við til at kommunurnar kunnu vaksa enn skjótari og ongantíð betur meir fólk vit kunnu fáa inn
á sama matrikkul takk fyri ja takk so var tað ein ja hasin skunda seg á pallinum
tað var ein eftir at viðmerka tavar beinir johansen ger so væl ja takk fyri harra formaður ja hetta er eitt mál íð røðarin hevur havt á hjarta leingi og tað er gott at hetta málið er nú komið so langt at eg komi til tingi til viðgerðar nú var jaspulangaard inni á hetta her viðtá mann tosar um krøv o sovorða í kommununum og eg eri samdur við honum at hetta er avgjørt so ein fyrimunur tá mann hugsar um oyaríbúð kontraloyvir tá tað kemur til trygd og annað hjá kommununi tí at tá tað til oyaraíbúð tá kann kommunan seta trygd viðvíkjandi runaviðurskiftir men eisini viðvíkjankloak og vaktn og annað so hetta er tað kann avgjørt gera nakað so setur minni trýst á hesi her til dømis kakkviðurskifti vatnviðurskifti í mun til eg kalla ein leiðurbúgerð so tað er eitt gjørt kanska eisini ein fyrimunur í so máta
hjá kommunu takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl elsgur langurd takfyhara formaður og takk fyri beini johannesen er púra samdur og tað kann gott ver at nú hjenni beini johannesen eisini væl heft her innan fyri ta kommunala hetta sjálvandi setir eitt sindur eyka krøv og eitt sindur meir arbeiði fyri kommunurnar men púra ræst sum bein johannesen sigur so gevur heta eisini meiri inntøkur altso tað vil siga at tú sleppur frá at skula útstykkja og vatn og kloakk og annars og eisini at at tað eigur altíð líka t at tað eiga at loysa seg fyri allar kommunurnar og fyri okkum sum føroya fólk at vit fáa so nógv fólk inn á sama mantrikku sum til ber tað gevur kommununum størri skattarprosent og vit samla meir bygdirnar ella fólki saman í smærri ella færri oyndir so tí trúgvi eisini at hetta vil vera við til at hjálpa upp á tað
ja takk fyri ja takk søra elsur bert mær setir skuldarastast sum fær orð og gerst fel ja takk fyri harra formaður
átt uppskot og hetta er virkuliga mann sigur rætta fet á leiðini hetta er snýr seg um millum annað at vis ið mann hevur eini stór hús so kann mann kanska

keypa hendan kjallaran ella leiða eg hugsi um ati nevndi tað at seinasta samgonga kristina hajfoss hon kom við einum uppskoti um fyri at gera hatta meira atraktivt hjá teimum sum leigaði út at tað skuldi vera skattafrítt at leiða upp til hundrað túsund krónur og minnist meg rætt so verður tað fimmogtjúgu prosent upp aftan á tað og hendan samgongan hevur so forlongt tað til omen tá ið tað fór frá landsstýrinum so var tað soleiðis ar at tað vara ikki áramál á men tað hevur so fíggjarnevndin sett á áramál á til tvey túsund og fimmogtjúgu bara fyri at fáa tað upp á pláss mann tosar um at hetta uppskotið er gott men kanska hetta hetta hetta merkir ikki ella mann fer ikki at merkja tað so nógv vit skuldu ikki gloyma tað hendan samgongan sum e siti hon hevur gjørt so óalmindiliga nógv við bústaðarviðurskiftini sum eg veit ikki um nakrantíð nøkur samgonga hevðir gjørt so nógv fyrr vit skulu hugsa um at bústaðir finguð heimild til at at byggja fyri eina hálva milliard sirka ein hálva milliard fýra hundrað og hálvtrýss milliónir kann o teir fara at byggja fyrr og nú er hiteir farin gongd teir eru farin í gongd her í havn meini ti tveyogtjúgu íbúðir mann fer at byggja nú beinanvegi og teir eru í gongd við aðrar verkætlanir eisini kring landið so tað er hugaligt mann kann altíð koma aftan á at siga ókey teð er fingju hálvar milliard so kann andstøðan siga men eg haldi ikki tað er gott at mann ger akkuráp á handan máta bera kemma hvørn annan máta maltso eg haldi at hendan samgongan kann vera glað og stolt fyri at hon hevur gjørt tað sum hundi jørt pluss bústaðir til fólk vi serligum avbjóðingum sovít sum eg veit so er tað fyrstu ferð at spakin bleiv settur í her í havn í tíggju ár til til íbúrði til fólk við serligum avbjóðingum so eg haldi at at altíð alt hevur hendan samgongan virkuliga gjørt nøkur nøkur ting sum munar og hetta her uppskotið sum magnus rasmussen kom við hetta er virkliga so gott og tað er nógv sum hava longst eftir eg minnist eisini jaspur langord sum var løgtingslimur hevur eisini sett fokus á hetta her og og tað er nokk nógv sum e glað fyri fyri akkurát hetta hugsi um at mann kanska serliga í mínum aldri at tá ið vit vóru ung so skuldi mann byggja so øgiliga stórt ug mann bygdi ongantíð for stórt og tað eldri tað skilti ikki ordilia et her hví mann skuldi byggja so stórt og nú sita vit her nú við einum uppskoti um at at tað skal bera til at deila hetta húsið í tvey tí húsini eru nógv for stór til kanska tá ið børn i flerumr í royrunum til tvey fólk so soleiðisnar broytist tað alla tíðina og eg hugsi eisini um hesi fólkini sum koma hava lært í áravís niðri fingiðarfamilju at tey nú hava ein møguleika har sum tey kunnu fara at leiga ella búgva hjá fólki sum kunnu býta húsini í tvey

so verður eisini nevnt hetta her við at innanfyri trygd og forskeljsovorð alt tað er eisini pa pláss altso brunaviðurskiftini rtað skal vera ókey í ordan áðrenn mann sigur gott fyri tí so so eg haldi at hetta uppskotið tað er tað hevur dekkað kaer so væl inndekkað at at tað er ikki nakað at koma eftir ø eg havi eisini hug líka at nevna hetta her við at mann snakkar um at vit skulu vit skulua møguleika at leiða ja tað skulu vit meni leiðan í dag kanska serliga her í havnini er øgiliga høg og eisini aðrastaðnir ikki tað at tað er kanska minni munur hvat mann skal betala um mánaðin um mann keypir eini stór góð hús í mun til leiðu og tí er tað eisini eg tongi uppá at mann eisini hevur møguleika til dømis til lutaíbúðir har hevur mann so gjørt tað púrasta klárt hjá bústøðum at tann lógin er soleiðis at tað er einki problem tá ið tað kemur til lutaíbúð har er púrasta klárt í samband við tað so her eru ymiskir møguleikar og vit í føroyum skulu eisini hava bæði at hava møguleika at kunna keypa eini hús leiða og eisini lutaíbúðir so eg haldi at altíð alt so eri hendan samgongan virkuliga rættari loyma kann altíð gera tað betri men eg haldi vit eru veruliga í
takk fyrija takk fyri so er tað jóhan dahl sum fær orðið
gersuvælja takk fyri harra formaður eg vili eg vil takka landstýrsmannin fyri at hann er komin fram vð hesum málinum sum ja tað burdi faktit fyri nógvum árum síðani verið verið lagt á tingborð tí at hetta er ein ein eitt eitt bakatellmál í í míni verð tað snýr seg um at at broyta eina reglu í einum uppskoti sum er frá nítjan hundrað og hálvfjerðs ella har á lei og nú hevurmann so valt at geras tær tillagingarnar í lógini sum gera tað møguligt at mann kann sundu materokrolera ovnir í í einum húsum har tú hevur eina undirtaki sum er íbúðir ella íbúð og eina yvirtaskier eisini íbúð ella bústaðurtað haldi er sera gott og tað kemur at gera tað ati møguleikarnar vera betri hjá yventáafamiljum foreldrini børnunmi kanska eisini at kunna hava felags bústað saman adressu men í tveimum matrikklum við hvør seinari ogn tað haldi eg sera skilagott tað sum eg haldi sjálvur er kanska eina avbjóðing í júst hesum her málinum sum eg haldi at rættarnevndin eigur hygja næi eftir tað er jústheta her við teimum krøvunum sum eru ásett í sambandi við hvat hesi húsini skula lúka av treytum í samband viðbko seytjan til dømis og samband við ubrunatrygd og so víðari sovíðari at at tær skulu vera eftir teimum krøvunum sum er í dag og tað sjálvandi kemur uttan iva at gera tað rýmiliðan bigrensa hvat av húsum kunna koma undir hesa lógina um ikki tað verða gjørdar stórar broytingar r á jústmatriklarnar ella ta húsini so tað vil eg heita á nevndina um at viðgera nærri tá ið hon kemur har til eitt annað ting sum eisini sjálvandi eru kanska ein ein ein bremsa íhisini er tað er tað at tú hevur kommunur við byggisamtyktum sum eisini á sínum hátt í koma at avgresa ogpargrensa hetta her tekur tú til dømis havnina so er ta krøv í miðbøgnum til dømis har nógv av hesum eldru húsunum eru har egkrøv til parkeringsplássi og annað í sambandi við nýggju bjógasenja reglugerðina og har sjálvandi eisini øgiliga herd krøv samband við uprunatrygd og trygd annars sum gera tað at hendan her lógin kanska ljóðar øgiliga gott og er uttan iva eitt eitt eitt stórt framstig sum okur øv ynskja men hon setir absolutt eisini krøv ogavbjóðingar til tey húsini sum hugsandi kundu verið tey mann vildi ynskt kundu komað undir hesa regluna og har haldi eg sjálvur at okur eiga at vera rímilig eg haldi sjálvur tað at t eitt hús sum er bygt eftir enum eini byggifrá sum er áðrenn búgva seytjan sum ú egeg evil heilst fá ár a baki hon tey lúkast slekiki krøvini tað var ikki itt einasta hús sum eg bygti áðrenn búgva seytjan sum kann lúka kravið í hesi lógini og tað vil eg heita á landstýrismanninum og eisini um nevndina sum kemur at viðgera eftir málið um at taka upp tí hatta er tann størsta avbjóðingin í júst viðhesum upskotnum sum annars eg haldi er eitt óalmindiliga gott uppskot sum vil gera tað at nógv fólk kundu gagnnýtt teirra bústaðir munandi betri við at kunna deilta upp soleiðis at børn ella familja ella onnur kundu bog átt ein part av matikklinum og tað er sjávandi eisini lætt um hjá eldri fólki kanska at kunna selda i parta av húsunum til sínu børn ella ten nærmastu og harvið havt ein bústað har sum var framatuleraður og viðkomandi áttu so míni áheitan á nevndina og á landstýrsmanninum er at eftirhyggja júst hetta her hesi tekkkrøvuni sum eri sum eisini tórsa tórsa kommunan vísir á í sínum hoyringsvari soleiðis at mann eventuelt kann gera lógina soleiðis at hon kann fungera praksis so eg trygvi tað verar trupult at fáa júst hesa lógina her fyri hús sum eru í millum nítjan hundrað og hálvfjerðs og tvey túsund og fimtan ella har á leið fjúrtan ella harnei eghaldi sekstanjúrtan sekstan ja at yvirhøvur kunna kunna fungera við tí lógini sum ogur nú ætla hvørjtí gjúnum um ikki okur gera nakrar serligar treytir fyri sum júst eg ger
takk fyri harra formaður ja takk fyri so er næsti røðari bjørt samuelsa
takk fyri e eg haldi at tað heta eit gott mál sum landsstýrismaðurin er komin við og mann kann sjálvandi undra seg yvir at hetta ikki er loyst langt síðani tá ið mann hugsar um tann øgiliga stóra bústaðartørvin sum er men tað er eisini umráðandi at mann tryggjar sær sum onnur eisini hava víst á ati at hesar íbúðirnar sum so verða frá matrikuleraðar lúka øll krøv bæði ímun til trygd men eisini í mun til dygd og góðsku tí tað er jú eitt so óhugnaligt prís trýst á serliga miðstaðarøkinum at mann má binda fyri at at mann ikki fær høvi til at selja vánaligar íbúðir frá øí í gomlum húsum so eg vóni at nevndin tekur tann spurningin upp men eg ætlaði bara at nýta høvi til ati vísa á eitt sum eg haldi ikki vit viðgera so eliga nógv tá vit tosa um bústaðartrotið í føroyum og tað er hetta at tað er so øgiliga stórur stór nøgd av øgiliga stórum húsum kring alt landið har bæði í høvuðsstaðarøkinum og úti á á bygdum og allastaðni har tað býr ei eitt ella tvey fólk í einari borg risastór hús sum tey skuldu hitast og tey skulu haldast og eg hevði ynskt at mann í bústaðarpolitikkinum bygdi tað inn at mann royndi at eggja til eisini við politiskum skipanum sum gjørdi tað lokkandi at mann bygdi á ein heilt annan hátt enn í dag at mann hugsaði nú tá ið til dømis bústaðir hevur allar hesar pengarnar at byggja við ella atgongd til at byggja nógvar íbúðir og onnur sum byggja at mann tá hugsaði ættarliðini inn í byggingina at mann tá ið ung fólk byggja sær hús byggja húsini ein slíkan hátt at tey í framtíðini kunnu býtast upp í fleiri eindir men ikki minst at mann tryggjar at eldri fólk í føroyum hava nakrastaðni at flyta og tá eg sigi eldri fólk so meini eg ikki gomul fólk eg meini bara at tilkomunfólk sum pá mínaldur og frameftir har børnini eru vaksin flutt heimanífrá at tey fáa atgongd til smærri íbúðir og gjarna í felagsskapinum har ungu eldri ella ungu tilkomunfólk búgva saman og har mann kann hava nøkur felagshølur soleiðis at mann ikki pjøvist at hava so øgiliga stór hús men tak tann aldursbólkin sum eg eri partur av so so eru vit í teiri støðu ati í hvussur tey flestu okkara at um nøkur fá ár so er mann kanska einsmallir ella tvey eini í einum stórum húsi og kundi kanska hugsað sær at skifta okkurt annað so ein ung familja kundi tikið yvir húsunum men tað er ongastaðni at flyta so tað er øgiliga trupult mann kann stilla sær ein bíilista hjá bústøðunm har tað eru tvey túsundog onnur sum standa men har følur mann eg sjálvandi at mann lovað teimum yngri sum sum hava tørv á bústøðum her og nú at at t at fáa teir bústaðir sum verða bygdir tað sum eg royni at siga tað er at eg haldi at landsstýrisfólki sum hevur ábyrgd av bústaðarbygging skal fara inn í ei nógv meira nýhugsandi tankagongd saman við arkitektum og øðrum sum sum duga a hugsa slíkar tankar og byggja grønt byggja umhvørvisvinarligt og byggja byggja soleiðis at ættarliðinir kunnu búgva saman og kunnu flyta alt eftir hvør tørvurin er og tað eru aðrastaðini gjørd stórar verkætlanir e havi onga slíka sæð í føroyum enn vit blíva við at byggja rættiliga stórar eindir til til familjurnar og vit blíva við at mangla íbúðir til tilkomunfólk soleis at tey kunnu selja síni stóru hús men eg haldi ati tað at mann nú loysir upp fyri at eisini húsbygd áðrenn nítjan hundrað og hálvfjerðs kunnu býtast upp og frammetsikulerast tað er sjávandi at stiga leiðini tað fer kanska ikki at flyta tað heilt stóra men men tað fer at flyta nøkur ting men eg kundi hugsað mær at landsstýrismaðurin eisini umhugsaði hetta um ii kommunurnar skuldu víðkaða heimild til at byggja íbúðir sum mann eisini hevur heimild til í øðrum londum í okkara grannalondum soleiðis at kommunurnar eisini kunnu fara at vera partar av meira

so eg sakni eitt sindi tað eg fari at vit hava tá ið vit tosað bústaðarpolitikk hetta snúðise øgiliga nógv um um um bústaðir skuldu hava atgongd til meira fígging at byggja fyri sum jú bleiv seinkað nakað kristina háfossu legði tað fram fyrst og og elspet mersetes gunleysdóttur hevur so seinni gjøgnumfarta lógina soleis at at bústaðið fekk atgongd til meira kapital men tað hava so eisini tvungið bústaðið til at byggja saman við privatum men tá ið mann nú seti so nógva í gongd at mann so eisini viðger tann partin hvussu kunnu vit slimbra undir meira umhvørvisvinarliga og meira
takk fyri hara formaður ja takk so er tað við
vimerking tað er jaspu langard ger so væl ja takk fyri bjørt samelsen eg haldi tað var nógvar góðar hugleiðingar sera samdur í fleiri tingum hann sæð til dømis niðri serligan at tað eru fleiri ættarlið fleiri familjur innan fyri eitt ávíst matrikkul ina inan fyri eitt ávíst øki og haldi eg havi ikki sæðhata nógv í føroyum men eg ivist onganløt í at tað er eisini nakað sum vindu meira upp á seg tað er blivið modernað aftur tað at familjurnar samla saman so eg haldi at tað eru stuttligir spennandi tankar hin vegin vil eg siga at kanska ikki planda akkurát saman við hetta uppskotið tí hetta her uppskotið trúgvi eg er viktigt at tað er ein øgiliga lítil broyting sum kann gera øgiliga stóran mun og tí haldi tað er fínt at mann ikki blandar tað upp í hetta uppskotið men eg haldi hinvegin tankarnir hjá bjørt samonsen eiga ikiat verða sleptur og eru eisini nakað sum mann arbeiðir víðari
við men í einum øðrum máli takk fyri
ja takk tú ert so persónligin takk fyri tað eg vildi bara nýta høvið til at sigast tingini tí at eg leingi eitt sindur eftir at mann politiskur undir at arbeiða eitt sindur meira visjona ert haldi eg við bústaðarpolitikkinum og eisini tá mann hugsar um eldraøki sum eg so sperst at mann har eisini hugsar hvussu kunnu vit byggja soleiðis at fólk kunnu búgva nógv longri í egnum heimi og hava felags tænastur í nærumhvørvinum eg sakni eitt sindur av tey avvarðandi landsstýrisfólkini hugsa nakað nýggjar tankar av tí økina onkur kommuna hevur verið nokk so frammarlaga við hesum her við umsanna at setta í gongd lutaríbúðir tað er so eitt feta á leiðini men í føroyum haldu vit okkum tørvar at blivið nýhugsað
hjá okkara bústaðarpolitikk takk fyri harra formaður ja takk so vór eg fleiri røðarar til hetta málið og málið verður beint í rættarnevndina næsta mál á skrá er løgtinsmál nummar trýogtrýss tjúgu einogtjúgu tað er uppskotð um løgtingslóg um barnaváttanitil barnaváttannarlógin formaðurin skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokin erta beinir johannesen fyri javnaðarflokkin er tað djónu nols joensen fyri miðflokkin steffan klein poulsen fyri framsókn bjarni kárason petersen fyri sambandsflokkin jaspur langaard og fyri tjóðveldi er tað beint á legu jakobsen so fær beinur johannesen orðið gersu
snýr seg um ein løgslóg um barnaváttanir og ein barnaváttan tað er ein serlig revsváttan kann man siga ið umfevnir kynslig brotsverk og haldi eg at í hesum her uppskotinum so haldi eg tað er øgiliga tað er eitt gott uppskot eg haldi að er øgiliga greitt hvønn altso hvat

og tað er eligt greitt sum er øliga greitt íeg hvør skal biðja um barnaváttan og hvønn tær umfevnir og eisini hvussu arbeiðsgevarar ella ítróttafelagsskapur og levihús og onnur hvussu tey skulu fyrihalda seg millum annað tá tað kemur tilat lýsa eftirfólki starvslýsingar og eisini tá tað kemur tilhvør skal innheinta váttanina og eg haldi tað er øgiliga greitt í hesi lógini hvussu mann skal fyrivalda seg og millum annað tað at fyri at fáa eina barnaváttan so skalt so skal tann sum er man kann siga arbeiðsgevarar fáa eina skrivliga váttan fyri at mann kann sleppa at fáa eina batnaváttan og so eisini hin vegin er tað so sær at viðkomandi noktar so kann arbeiðsgevarnin nokta við at seta viðkomandi í sær so eg haldi et tað er øgiliga gott uppskot og sjálvandi tá ið ein slík lóð kemur í gildi so av fyrstantíð so fer tað at krevja nokk so nógv arbeiði fyri teir felagsskapir ítróttafeløg og onnur sum skulu innhýnta barnaváttanr upp á øll eisini tey sum hava verið í felagsskapinum í nógv ár og kann tað kanska eisini vera eitt sindureg viti ei ska siga nærgangandi ella kanska summi fólk fáa einasta kensluga av at vera eitt sindur so kriminaliseraður kanska men men sum sagt so í hesum her uppskotinum er tað eisini so sær at mann ger tað bara einaferð man tað er ikki so sær at tað hvørt ár so hetta er nakað sum fólk eisini skulu venja oseg við og tá hann tosar um at inni á hesini her mann kanska at fólkaskal kunnu kenna seg kriminaliseraði so haldi g eisini er gott at mann eisini skilr millum tá tað kemur til privat ting millum annað visti er tað at onkur í einum grannalagi vil hava skalhana barnagentu líka ella um tað eru foreldur sum skiftast um at koyra til dyst at hesi her ikki skulu hava eina barnaváttani tað er haldi eg eisini er eitt fínt at mann skilur ímillum harbeint soleisær at at mann ikki er í sín arraganga kamm mann siga men sum sagt so verður hetta tungt at umsita frá byrjani av tí at hetta er jú ein nýgj skipan og at nú skal mann innnýnta váttan frá rættiliga nógvum fólki frá byrjan av men tí haldi eg eisini tað er gott at mann sum sigur tað at tað verður ikki neyðugt at innhýinta frá øllum hvørt ár men bara so aftan á tað at vist tað eru nýggj sum koma inn tí at tí at annars kann tað vera øgiliga torført at umsita tí at nógv av hesum sum sum ferð í tí støðu at tey skulu innhýnta barnaváttanir tað eru jú fólk sum eru partur kanska í einari nevnd í einum frívillijum ella í eium ítróttafelagsskapi og tey gera tað frívilligt og tí kann tað vera øgiligamøðandi fyri hesi fólkinistey stóð blívur ein stór byrða so eg hali að er gott at mann ger tað eisini løkulumdan lætt at umsita og eisini gott at ein talgild skipan er á veg hon er so ikki klár enn men sum tað eisini veður nevnt í uppskotinum so er tað týdningin fyrstog fremst at fáa lógina so kann so kann tann talgilda skipanin koma seinni

eg haldi eisini tað er ja mann sær teg ósum sagt tað er øgiliga greitt hvann tað umføvnir men eitt sum eg kanskaer nakað sum kann vera torført at fáa eina barnaváttan uppá tað er millum annað tað at vit síggja oftani í millum annað ítróttafeløgunum í føroyum at mann hevur útlendingar tiltil dømis ungdósvenjarar og kanska tæ e útlendskur spælarar eitt útlendskt ítróttafólk ið kemur til eitt felag og síðani eisini venur nøkur lið hjá børnum og tað kann tað vera nokk so torført um viðkomandi ikki føroyum og fyr sovuvit eisini ikki úr danmark so kann tað gott vera torført at koma fram til eina barnaváttan og og tað er ein sorðnin spurningur um hvussu skulu so hesin felagsskapurin fyrihaldist til tað og tað er eisini ein relevantir spurningar at taka upp tá vit fara at viðgera heta her málið víðari í

at mann roynir at forða kynsligum protsverkum og og er hetta her nakað ið kann forða fyri at fólk ið millum annað hava framt kynsprosverk koma kanska regluliga í samband við fólk undir fimtan ár so eg haldi at hea er eitt gott stiða loyni til tað og hetta er eitt gott uppskot sum sagt sum er haldi eisini er øgiliga greitt og væl
av eintarmalaran takk fyri hara formaður ja tagsau viðmerkingar tað er
bjørs samulsen sum er fyrsta viðmerking ger so væl takk fyri ja tað er ordiliga gott við barnaváttan ta týdningarmikið at tað kemur men nú vísti bein johannesen at hetta á at tað koma eisini nógvar útlendskur venjarar til føroyar og tá kann tað vera trupult at fáa fatur í barnaváttaninum men óðansæð máa ítróttafeløgini so ikki hava eina tilbúgving í mun til hetta tí tað at tú ikki hevur eina altso tað at at tú hevur eina reina barnaváttan ellahvat mann skal kallatað tað eru ikki nøkur garanti fyri altso t ttíverri er tað soleiðis at tey flest sum gera seg inn á børn tað ganga áðrin áðrenn tey verða tikin og tá hava tey ikki nakað nakra revsiváttan sum vísir at tey hava gjørt seg inn á børn so eg allaðig spyrja beini johannesen sum er ítróttamaður hvat mann ger athvørj tilbúgving mann hevur fyri at binda fyri at nakar sleppur at gera seg inn á børn

jatakk gersovæl binni hansen jú ofta er tað so sær at tað eru fleiri um liðini oftani verður settur kanska eini útlendskur høvuðsungasvenjari og hann venur kanska tey allarflestu liðini men so er tað eisini at a hevur onkrar afturat sær so í so máta so er tað so sær í dag at tað er at kanska ta ikki altíð er bara ein um øll hesi liðini men tá tað kemur til akkurát hatt har sum bjørt samuelsen nevnnir tað er eisini nakað eg havi hugsað at hetta her er ikki nakað sum beinleiðis forðar fyri at nakað so mann kann siga vanlukkuligt sum kynsligt brotsverk far henda framtíðini og tí haldi eg eisini eri týdningarmikið sjálvt u hetta her kemur verður samtykt øliga gott mál haldi eg so at mann heldur ikki kanska hetta v ikki veri hon so upp ú ta í so máta at fólk ikki halda at nú er sloppið so framvegis men allíkavæl at mann hevur e vakið íg eyga við øll tí sum
kom fyri seg takk fyri øna frámau ja takk sisi
so er tað gjónanols joensensum fær ein viðmerking ger so væltakk fyri harar formaður ja her eru nakrir hoyringspartar sum er inni í hesum málinum og eg púra samd við beinj johannese t hetta her er eitt øgiliga gott mál men tað eru millum annað hetta her við at hesi følsku trygdin í etlandstað u sum gongur aftur ella eru við at mann fær gott nokk eina kanska eina royna barnaváttan men onkur hoyringspartur inni á at kanska mann ska kanninndraga tað ella biðja um eina árliga árliga og so er tað eisiniheta her dilemmaði við at tá ið tú verður settur so fært tú o hevur men so við teimum sum verandi starvsfólkunum ha sotann kriminaliseringin ella skal so ein leiðari fara og biðja um eina váttan frá teimum sum verandi og tað vil kanska uppfata sum eitt sovort misálit av øøðrum øðrum slag ø hvat heldur beini johannesen um at hvat er best at gera akkurát
hasa problematikkin takk fyri harra formaðr
takk ger so væl beini johannesen jú takk fyri og eg var eitt sindur inni av tí hetta kann gott verða við sínum nærgangandi tá tað kemur til júst tað at fara a innkalla váttanirnir til dømis fyri fólk sum hava verið virki viðá einum felagsskapi í nógv harans ár at tey nú eg veit ikki um mann kann kanska tey kunnu kanska kenna s um at mann er undir mistanka fyri okkurt sjálvt mann ikki ger tað men hetta er bara ein formalitetur sum verður gjørdur og tí haldi eg eisini tað hevði verið gott at tá mansamtykkis lógina at mann líkasum ger greitt at hetta hev verið nakað sum fer at henda nú og hetta er ein formalitetur sum skal gerast soleisær at kanska fólk ikki føla seg kriminaliseraði
oraka av hesi lógini takk fyri at fáa
ger so væl ja takk fyri beinn johannesen og takk fyri títt íkast nend nevnduntítað her talgilda barnavátnanin sum kemur sum arbeitt ferður við onkur skrivar í at tað kundi verið at mann serliga ikki arbeiðspláss men kanska frítíðarviðksemi skuldi bíða við at setta hetta í gildi áðrenn áðrenn tað kjalgið lla batnabarnavátnaninrkemur hvat meinar beinan jeghanni

ja takk ger so væl beini hansen sjálvur haldi eg attað er kanska mest týdningarmikið at mann fær í lógina at virka tað er fyrsta endamál haldi eg sjálvur í lógini so kann tann talgilda skipanin koma aftaná og tað kann sjálvandi vera tá ið hendan lógin kemur at virka so kann tað sjálnd vera keðiligt fyri summi sum skulu gera eittrúgvusmikið arbeiði fyri at innhýitta hesa váttanirnar ha mensoleiðis veri nokk støðan fyrstu tíðina og mann kann siga ja kanska tíverri fyri tey sum skulu umsita hetta her at fáat mann skal innheintalsmál og eldra so so tað kann gerast øgiliga rúgvusmikið men eg haldi fyrst g fremst so er endamál tað at fáa lógina at virka og tað er tað ið vit skulu gera og so kma talgilda skipan
koma aftaná takk fyrija takk so er tað djónur nols joensen sum fær orðið ger so væl
viðgerðar er uppskot um løgtinslóg um barnaváttanir barnaváttanarlógin

eg vil takka landstýrsmaðurin fyri at hva borið hetta uppskotið fram á ting tí ati líkasíðan eg byrjaði í tingi havi eg spurt inn til hetta her og tað hevur verið í skipanini líka kanska síðan í tvey túsund og eg haldi fyrst verur tólv haldi eg tað blerða lagt eitt uppskot til samtyktar og hetta her er faktiskta so mikið stórt mál haldi eg el eit gott mál at hetta her er føroya løgting við til ati verja tey føroysku børnini ímóti at ein sum hevur dóm ella sum hevur framtkynslig brotsverk yvirhøvur fær størv ella kann arbeiða við børnunum undir fimtaná so mikið stórt er heitt uppskoti haldi eg og tí kunnu vit gleðast um at eg trúgvi at tað verður eitt samt løgting sum fær hetta málið ígjøgnum tí hetta er hetta loysi ikki alt tað ger tað ikki men hetta er eitt eitt stórt stig á leiðini til at vit gera alt tað sum vit kunnu fyri at binda um heilan fingur so at fólk við dómu ikki kunnu fáa størv á og arbeiða við

tí at vit fara egentiliga frá einum hugburði sum hann sigur ja ja ókey altso vit skulu ikki vera so strang og og so so so framvegis til at vit siga at vit góðtaka ikki vit góðtaka ikki at fólk við dómu yvirhøvur fáa størv ella skulu ferðast á teimum pallum har sum børnuni okkara eru í føroyum so mikið stórt haldi eg ata uppskotið er og so mikið gott at hetta er eitt eitt risafet á tí leiðini at vit broyta tann hugburðin til at vit siga at vit hava eina nullhugsjón tá tað kemur til at vit góðtaka ikki at børn lagnir verða vera burturúr at tað eru vaksin fólk sum gera seg inn á børn og tí haldi eg at vit eiga at at fara við hesum her málinum við tí virðing sum tað er og eiga at samtykkja heta ongantíð for skjótt

viðmerkingunum ella uppskotunum at mann hevur verið leingi um sum eg eisini nevndi mann hevur leleingi um at gera eina lóg man hevr kanska ikki ordilga vita tí at verið ein ávís mótstøðu eisini ímóti tí gjøgnum árini og tað skilji eg so slett ikki øll grannalond hava hetta er fingið hetta her í lag fyri langari tíð síðan vit eru e eftirbátur í so máta og tí koma vit upp á á á javnt kann mann siga við tey londini sum hava sæð hett her fyri langari tíð síðan tí mann hevur sæð tað sum ein trupulleika og eitt annar gott sum eisini stendur í her tað er eisini at ein barnaváttan inniheldur ikki bert upplýsingar um dómar men um allar avgerðir viðvíkjandi kynsligum brotsverkum móti børnum til dømis avgerði um eitt nú ákæru fráfall eftifortingsdelið sum tað stendur í í tekstinum øso tað er ikki bara sjálvsjálv dómurin mella revsingin men tað er eisini athevur verið í eitt mál at tað verður atarbeiðsgevara verða gjørdur kunnagur um tað

og tað bleiv eisini spurt ella vit millum tingfólk hevur mann tosað um hetta málið nú her í morgun eisini aftur og fram og og tað eru nakrar ivamál kanska sum eisini kanska vit kunnu fáa greiði á hjá frá landstýrismannim ella eisini tá tað kemur í nevnd tað er eteta her við ati í vanligum revsiváttanum so so fyrnast málið ella aftan á fimm ár ela hvat er men her her stendur at í barnaváttanini standa brotini í annarðhvørt tíggju ár tjúgu ella til viðkomandi er vorðin fýrs ár stendur beinleiðis við tekstinum her soestat fevnir ein barnaváttan breiðari enn ein revsiváttan og brotini standa nevnd í munandi longri tíð so tað er eisini ein ein munur í mun til ta vanligu revsiváttanina

og so fara vit eisini frá tí at tað hevur verið í lógini soleiðisr at mann hevur kunnað arbeiðsgevarar og og onnur hava kunnað innheintað barnaváttanir men tað er eitt sindur sum tað at tað verður sum tí bleiv nevnt eisini ghaldi beini johanesen nevndi tað hetta her við at mann kanska kriminaliserar ella ella mann setir spurnartekin ov nógv men men so mann fer egentiliga frá har mann kann innkrevja barnaváttanir til at mann nú skal mann hevur skyldu til at innheinta og tað er tann góða broytingin sum ger tað at vit nú ikki yvirhøvur kunnu seta spurningin við um tað er blivið gjørt á teimum arbeiðsplássum men so er tað aftur het her sum eg eisini spurdi u mínar viðmerking hetta kjakið um tey verandi starvsfólkini hvat við teimum skulu tey skal mann skal ein leiðari ella ein leiðsla fara yvir til tey og spyrja um um tað eisini tað er so men eg haldi at at við hesum so so so tryggjar mann í hvussur at framtíðar setanir hvussu har har er tað ikki fólk við dómi sum sum sum verða sett so uma hvussu er gjørt ta forðingina og tað haldi er til frama fyri okkara børn í føroyum at vit ikki fáa fleiri sjálvandi ikki bara hetta men men tað er vit tosa nógv um grønland vit tosa nógv um at tað er í kolturinum hjá okkum og vit vita um um nógv nógvar lægni runt um í føroyum sum sum sum líða undir hesum her og sum fáa seinárin sum skulu bleggj øgnu eitt heilt lív við at seinárin av at tað hevur verið onkur vaksin har sum ikki hevur verið sínar skyldu og og og og verið verið óbúgvin og og gjørt seg inn á og tað tað ger tað at vit fáa tað kostar samfelaginin ein rúgva avav av av pengum í síðsta enda har bæði innan fyri sjúkrahúsvesin og og og aðrastaðni har tey skulu hava hjálp og tí hava vit eisini felagsskapir sum krig sum ger eitt eitt gott arbeiði við monnum og kvinnum sum sum sum aftaná nógv ár líkasum eru komin til tað at hetaher má hetta má eg fáa hjálp fyri a og jú meira vit seta tað á bredda meira vit tosa um tað so tosa vit eisini í hel altso up á tann mátan at tað er tann kenslan sum hann situr við ag hava verið fyri at vera eitt offur er er er at vit eisini við eini slíkari lóggávu haldi eg flyta fokusið eisini frá tí sum ger ta óndu gerðina yvir til at ofri kanska fær verur betri vart og fær ta hjálpina sum sum er neyðug ø í framtíðini eisini tað haldi er eisini eitt í tagt við hesi málini koma á tingborð og vit tosa um tey tingini so ag ger tað eisini tað at vit hugburðurin broytist til at vit haldi eg góðtaka betri at at eitt offur líkasum fær ta hjálpina og skal fara allan vegin sjálvandi skal skal skal gerningsmaðurin hava ta ta rættari trygd og alt hetta her men eg haldi at for leingi og tað saman eisini í grannalonduni í danmark hevurmann eisini farin yvir at mann tekur meira hædd fyri ofrinum og tað trúgvi g eisini framtíðar lóggáva fer at bera brá av at vit vit binda um heilan fingur vit gera tað so gera llgina so so góða og og og og krevjandi sum e yvirhøvur kann og so koma vit eisini inn á tað sum eg eisini havi noterað mær hettaher við tann spurningin sum eisini hevur verið niðri í kjakinum sum eg haldi í eitt eitti eg veitk um máli eg komið fyri fólkating men men hetta her við at revsiramman fyri kynslig brotsverk skal herðast tað eri eg púra samdur og tað haldi eg eisini kundi verið tað næsta sum vitog tað havi eg skilt á samgonguumboðum at tað er í umbúðina niðri verður tað nevnt at mann leggur hálvtrýss prosent afturat dóminum ella revsingini niðri tað haldi eg ein ein ein ein gongleið tí at henda revin revsingin fyri hesi lógarbrotini haldi eg hevur verið í staðin mun til nógv onnur lógarbrot haldi eg er alt alt ov lág samstundis eisini verður verður kravt av

tað haldi eg er taðn gongda leiðin tá ið tað kemur til hetta tí at tað kann alt verða við til alt sum kann gera tað at tað minkar um kans man siga misbrotini ella ella ella eftir kynsiligu brotsverkini tað er tað haldi eg eri gott tí vit vit fáa heilar persónar úti jú færri jú meira við seta inn við at verja og at ati eisini í lóggávuni okkara børn ímóti slíkum ágangi

so havi eg minoterað mær eisini her ein annar hoyringspartur er inni sum eitur barnabati og nevnir tað afturat at tað sum hevur við harðskap at gera vist tað eru tað hadi er nokk so áhugvert vinkul men eg dugi ikki ordiliga kanska at vit halda hetta atskilt kanska frá tí øtí at eg ja altso harðskapur tað er tað er ja tð tað er tað er heldur ikki altso tað er veit tá tá fara vit inn á kanska nakað annað men men tað kundi verið kanska yvir áhugavert at kjakast um tað at vita hvat um tað yvirhøvur ber til fyri tað fyrsta at fáa tað inn í hetta har tað er harðskap ímóti børnum sum eru framdur at tað er skerpandi upp á en ein eina máta fyri at fáa itt starv tað tað kundi veri áhugavert at kjakast um eg veit ikki hvat fyri hlandsýrsmaðustar verður spennandi at vita hvat hann heldur um tað tí at t haldi eg kanska kanska kundi eg verið eit eitt hugskot at knýtt tað uppí nú tá ið vit eru í gongd við tei men so var tað um um tað letur seg gera tí atitá

tá koma vit inn á kanska nakað sum sum skal definerast betri og og so framvegis ja so hetta er nakrar tankar rundan um hetta málið sum eg haldi sera gott og eg hopi a tað fór eina góða og skjóta viðgerð tí at jú jú fyrr jú betur hevði nær sagt vit fáa hetta her ígjøgnum til framan fyri sum eg segði í byrjanini okkara børn sum verða nógv betri vard av slíkari lóg og ogg og og sum kann gera tað at vit eisini spara samfelagnum fyr einat rúgvu av av av lagnum í í framtíðini og sum sum sum kunnu spara samfelagnmfyr einrúgva av pengum
í viðgerð takk fyri fyri fólkuni ja takk
beintaløg við jacobsen ein viðmerking gjørt væl fyrr fro forkvinna fyrst av øllum so er tað ikki minst djóni nólsø joensen sum hevur sett ferðaeittaheurum málið her hann hevði eitt uppskot til samtyktar um júst hettar í fjør tað plag so tíverri felvt men yvist onga løtu í at tað uppskotið frá jónanálso joensen hevur sett ferðamálið er samd við tjóna hóálsø joensen um at á hesum tað skal simblan vera ein null hugsin hetta eigur als ikkiat koma fyri men hugsaði at spyrja ti hna hálso joensen nú er tað summi sum siga um tað ikki kann vera ein fólsk trygd við einari barnaváttan hvat hugsar hjó na nokk
an um tað takk fyri
takk gjón nóls joensen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna og takk fyri beint løgu og tað er rætt at eg havi sett ikki bara nú men eisini eisini í í bæði í munnligum og og skrivligum fyrispuni havi eg undrað meg á heta her at eg ikki langt síðani eri komið men tíbetur so eftir enn gleðisdaður ata eg komið á tingborð og eg havi so takkað landstýrismannum fyri tað og men men ja taðer við hesi fólk trygdini tað hevur verið frammi fyrr at vit hava kjakast um altso hvat nú nú tá ið mann setir hettar so so hevur mann tryggjað við starvsbyrjan at mann at fólk við dómu ikki fáa størv men so er tað tey sum longu eru í starvi har har hendan lógin ikki var í gildi øskal mann fara inn har og skal mann kanska biðja um tað gera tað bara ella at tað er eina ferð mann biður um tað og og so er tað tað tað er har sum sum sum tað etiska delemmaði kemur eitt sindur í at mann kanska kriminaliserar tey fólkini sum longu eru í starvi ella men sum mann eisini sær í tekstunum sum er her at at at tað r tað er øgiliga langt ímillum at tað eru dømir men men tað eru dømir og tí tí kunu tað eisini kjakast um tað hald
at eg víðari eisini í nevndini takk fyri
frur forkuna spurlangor gersovæja takk fyri frú forkvinna og takk fyri djóni nolso joensen fyri baði tínar hugleiðingar men ikki minst fyri títt mín innsats o títt arbeiði fyri akkurát hesum málinum eg veit at tú hevur brent fyri hesum og eg var sera harmur um at eg fyri einum ári síðani mátti atkvøða ímóti einum upirskoti hjá tær uppskot til samtyktar men sum landstýrismaðurin tá eisini greiddi frá so var tað nakrar aðrar fylgilógir sum hann mátti koma ígjøgnum sum hann eisini fekk ígjøgnum tá áðrenn hendan lógin skuldi koma so eg haldi tað er ein gleðisdagur at tit komu her til men ein sjálvandi alt hevur sína baksíðu sær djóni nólso joensen eisini at tað kann vera ein vandi við at tá ið tú fært sovorðnar skipanir at vaksin eisini kunnu taka eina ávísa frástøðu frá børnunum fyri eisini at verja seg sjálvan fyri at koma út í at vera mistongt ella dømd fyri nakað sum tey
eg eri bangin fyri atverða dømd fyri takk fyri eg skal bara líka minna á at tað verður altíð tosað ígjøgnum formannin ella forkvinnuna og tí eitur tað ikki tær og tú á tingi men tingfólk eru altíð navngivin í
gjóni nóls joensen ger sovæl ja takk fyri frú forkvina og takk fyri viðmerkingina jaspur languard ja tað tað ikki kom ígjøgnum við veitt uppskot samtykta tað er fyri við tí tað tað skal ikki g skilja okkum yvirhøvur ikki tí haldi et er gott at ati og og virðingarmest at landsstýrismaðurin hevur fylgt tí upp tað haldi eg er gott politiskt handverk og at vit t tað tekur tíð ting tak tíð í politikki politikkur í politikk or tað kann taka nógva tíð áðrenn áðrenn ei máli líkasum vinnur frama men til ta skeptiskna sum sum jaspur langord nevnir so haldi eg ikki at tað er nógv fokus á á tingum kynsligum brotsverkum og sovorð og og tey fólkini sum arbeiða ikki minst innan fyri økinieru eru í eina útsettar positión tað er eineingin eingin loyna men eg haldi ati tað at tað er ein opinleiki tað at mann tosar um tingini tað at mann tekur ting upp so hvørt og ikki mstonkini gera óneyðugt tað alt er við til at og tað havi eg eisini varhogna at tað verður gjørt á arbeiðsplássum meir og meir mann er bvístur um tingini um at tosa um tingini og man sparrar hvønn annan tað alt er við til at gera tað at tað er ikki kanska so at vit ikki ikki kiskulu vera so skeptiskt rundan um um
um tað at tað haldi eg ikki takk fyri forskotanina
takk síðani ertað ruttvang ger sovæltakk fyri tá ið djónur nólso joensen sigur at tá ið hetta hendan lógin kemur at virka so verður tað nógv tryggari at vera barn í føroyum so loyvi eg mær at ivast í tí vit hava ígjøgnum árini tíverri í føroyum havt avbjóðingar við at vit hava havt illgruna til fólk um at tey gera seg inn á børn men av tí at tey ikki eru dømd so hevur mann ikki kunna gjørt nakað við tað tann trupulleikan loysir hendan lógin ikki upp á nakran máta tvørturímóti er vandi at ein leiðari á einum stovni til dømis kann siga ja men eg havi gjørt mítt eg havi tryggjað her ein blekk barnaváttan og tí er persónurin blástemplaður eg kundi hugsað mær at spurt hevur mann nakað dømi í føroyum um at ein dømdur petofilur hevur verið virkin inni á slíkum økjum sum hetta skal steðga

takk fyri jóninóls joensen gersæja takk fyri frú forkvina takk fyri viðmerkinjana rutt vang vit eru ikki samd um akkurát tað fyrsta sum tú nevnir um at at e fer at verja børnini tí tað eri eg hundrað prosent ivirvísur um tí at og eg kann setki svar upp á tað síðsta sum ruttvang tað veit eg ikki tað havi eg ikki tað havi ikki innlit í um tað eru nakar sum sum er dømdur men eg veit bara at og sjálvt um tað tað verður nevnt eisini í onkrum tekstim her at tað eru kanska tjúgu ára ímillum ella hvat er visti vist tað skuldi hent men bara tað at tað hendir einaferð er nokk bara tað t hendir einaferð og tá ið tað og í hesari lógini sum landstýrsmaður nú kemur við so hendi tað ikki einaferð so kemur tað stekkiki fyri at tá ein starvssetan verður at ein dømdur fær starv innan fyri har sum børn eru ella ella ella ferðast so upp á tann mátan tað er tí at eg sigi at hetta hendan lógin her er við til at verja børnini tí alternativið er at ein dømdur hevur kunnað fingið starv í føroyum inntil um nakrar dagar tá i hendan lógin verður samtykt inntil tá so hava dømd fólk kunnað í prinsippinum fingið starv í so máta er hetta einein
tey stavra eitt gott uppskot takk fyri fólkum takk fyri tann ástøða røðu s
røða verður jaspur langaard ger svæfrúforkvina ja fyrstfremst takkttil landsstýrismannin at hetta her komið her til eg veit tað vara nakrar aðrar lógir sum skuldu koma ígjøgnum áðrenn vit hetta bar til kundi hugsað mær líka at viðmerkt tað sum rut vang byrjaði við at spyrja um endamálið hjá okkum í tinginum má vera at vit fara eftir einari nullhugsjón tað vil siga at tá tað kemur til seksuellan ágang á børn so krevst ein nullhugsjón og tí eri eg púra samdur at hetta uppskotið á loyna ger ikki tað hetta er eitt av fleiri tingum hetta er eitt fantastiskt uppskot hetta er ein bati men hetta er ikki nokk nú kunn vit ikki leggja ognum aftur at siga nú havi eg gjørt hvat vit kunnu ov langt ug frá tí tað skulu fleiri onnur ting gerast áðrenn vit kunnu siga at vit eru komin á mál innan fyri etta øki men allurbati bøtur hetta er ein byrjan og bara ein byrjan og tí haldi eg tað er øgiliga viktigt at mann ikki beginnur at sita soiva um hetta uppskotið um hetta uppskotið er berætti ella ikki tí so sanniliga er hetta her uppskotið berætti at koma hetta skuldi langt síðani verið komin og tí eri eg glaður fyri hetta tað kann gott vera hetta verður eitt lítið sindur meir umsitingarligt arbeiði vit hava legur vit hava ítróttarfeløg vit hava frítíðarvirksemi kanska eitt tað mest mest aktiva frítmen fyri skótar so víðari í heiminum í føroyum og hetta kemur sjálvandi at krevja nakað meira av umsiting og tí haldi eg eisini at tað er viktigt at vit seta ta neyðugu orkuna til hví tí hetta snýr seg um trygdina hjá okkara børnum vit mugu ikki spæla við hvørki heilsuna ella trygdina tá hjá okkara børnum tá aðkemur til hvat er vit mugu iki seta spurtpa sæg um et tað kostar eina millión ella ikki tí hvat kostar tað tá ið eitt barn ella fleiri børn verða misnýtt hvat kostar tað seinni ta færi læknaliga hjálp ella sálarlguhjálp og annað hvat er prísurin tá hetta er eitt uppskot sum skal fyribyrgja so vís sum til ber at vit koma har til hetta er ikki nokk hetta er bara eitt av fleiri og tað kostar nógv í dag tað kostar nógv í dag rúsdrekkaviðgerð sálarviðgerð og eitt og annað eg kundi nevnt eg kundi blivið við tí fólk hava ikki fingið frið ella børn hava ikki fingið frið fyri vaksnum innan fyri hetta her økið tað er ómetaliga tryst og tað er ómetaliga viktigt at vit tora at tosa um hetta her og taðvur torað at gera nøkur átøk løgmaður er er arbeiðir við einum uppskoti sum er ávegis um at hera revsingina tað stendur heldur ikki einsamalt men tað er eisini eitt av teimum tingunum sum má gerast bara fyrst og fremst at koma upp á at fáa somu revsirammum sum er niðri men tað er heldur ikki nokk tit niðri arbeiða meg vð at fara enn o longur og eg veit í føroyum í dag eigutog vyr kynslig ágang eiga knu kunna fáa upp í tólv ár men eingin hevur fingið meira enn seks mánaðar er tað tí at tey grovu tey tey tey kynslu ágangini hava verið so mildir í føroyum um at tey ikki náa tey tólv árini nei tí at vit ikki praktisera tar revsirammurnar sum eg sett men eg eisini varugur við at tað er ein vandi í øllum sovorðnum kann tað hugsast at vit taka frástøðu frá børnunum hvussu verji eg meg eg kanska eigi eina gentu sum er fimm ára gomul hon hevur eitt eina vinkonu inni at spæla og vinkonan hevur verið á verið á ves og eg skal hjálpa henni hvussu skal eg sum vaksin tá verja meg hvussu skal eg fara inn at hjálpa til tá ið tað er og tí haldi g tað er viktigt at tað krevst kunning tað krevst opinleiki og tað krevst at vit tora at seta orð á og vit tora at siga men hetta er neyðugt fyri at hugsa eina nullhugsjón men vit mugu ikki koyra børnini frá okkum vit mugu ikki taka frástøðu hvørki inni eini barnagarði ella í skúlanum ella á á á dagstovnum ella aðrastaðnis hær sum børn koma tvørturímóti skal hetta vera við til at vit taka børnini enn ov tættari til okkum og enn og tættari uppá so er tað nakrar fáar viðmerkingar sum eg skal koma inn á tíðin gongur skjótt tað eina er skúlanir og dagstovnar serliga skúlin sum viðmerkir tað tað er tað at tú setir ein lærara og øgiliga nógvur lærar at arbeiða kanska alt seítt lív á sama skúla og hvat hendir tá ein lærari fyrstu ferðnr hann søkir starv hann kemur inn við einari váttan at eg havi eg havi eina at royna t vátta ein revsivátnata barnaváttan men so ganga nøkur ár tíggju ár fimtan ár og eg fái ikki spurt viðkomandi aftur so er tað kanska royst ein ivi um um hesin her nú hevur gjørt seg inn eitt barn og tá er tað skúlaloysnar siga men tá má tað vera neyðugt hjá okkum sjálvt um um e lærarin verið í starv í nógv ár at eg eisini kann fara inn og fáa loyvi til at spyrja um hanner verðið andsettur í fleiri ár bara tí at ein illgruni er hví tí vit ynskja at verja okkara børn framum at verja tey vaksnu ella starvsfólkini so tað haldi eg er ein ein góð viðmerking at skúlaleiðslur og leiðslubarnall innan fyri dagstovna øki og annað at tey eisini kunnu biðja um eina eina váttan visti teg er illgruni aftan á at eitt starvsfólk hevur verið í starvi í fleiri ár e so hevur almennverki tvær hugleiðingar viðmerkingar sum eg haldi eisini góðar tað er at kunna biðja visti tað er soleiðis ati biðja aftur tað lelisi at vit hava í dag at lógin kemur í gildi vónandi skjótast einaferð nær í summar ella nær tað verður men vit mugu eisini kunna fara aftur í tí at biðja um at fáa royna revsivátta ella barnaváttan tá i tað kemur til tey starvsfólk sum longu eru í dag í starvi hetta skal ikki vera galdandi frá nú av og frameftir men vit mugu eisini tryggja tað sum eg fari aftureftir tí tað hendir sjálvandi eisini í dag og fyri at umganga sað so mugu vit gera tað og so nevna almannavertuhjaldið eina góða gott ting afturat tað er tað tey hava tey hevði eitt øgiliga stórt arbeiðsfólk við túsund arbeiðsfólkum og tey hava tað at at arbeiðsfólk flyta frá einum stovni til eiannanstovni og har ynskja tey eisini at at eisini har ímillum flyting frá einu staði til eitt annað at mann eisini skal kunna brúka biðja tann nýggja arbeiðsgevaran sjálvt um tay sami stovnur eisini skal kunna biðja um at fáa bbarnavátna ella royna revsuváttan tá tað kemur til so er tað veri eitt sindur frammi um tey ttalgildu eg haldi tað er viktigt atat tað gongur skjótt við tann talgilda loysnin er á trappuni so er tað fínt at vit bíða eftir henni men er tað hinvegin at tað er kanska gangi fleiri ár ella eitt ár ella so fórlangd tíð ja nemiliga vist tað sígja uppskoti hjá trandfersluni at tað ganga fleiri ár ter kemur so haldi eg ikki at vit kunnu bíða nú er komið so nær við nú haldi eg tað er viktigt at visti tað er neyðugt so taka vit síðsta skrifti i vón um at tann talgigdar loysnin kemur skjótast gjørligt øog so tosaði viðlandstýrismannin eg var øgiliga glaður fyri t tí vit tosaðu eit sindur um morgun inni í kaffistovuni um hvussu hetta uppskotið skal hondheva astso tað og tann nevndi landstýrismaðurin sjávandi at koma nakrar leiðreglur og kunning akkurá hvussu tað verður men tað er soleiðis at tað áliggur arbeiðsgevaranum tað tað áliggur tann sum skipar fyri einari legu ella tann sum hevur kótarørslu ella tann sum hevur frítíðarvirksemi at vera tann sum skal innheinta váttanirnar og tað haldi eg eri ger tað nógv lættari og nógv betri so er tað nøkurundantøk til dømis vissi eg havi eina eina legu í nesvík og so hendir tað tveir dagar áðrenn at eg havi fingið ein ein ein leiðara melda seg til og so kann viðkomandi koma har sum eitt undantak og so so so eg og djóni nolsø joensen um hetta her tað er fínt men tað má ikki blíva ein snarvegur inn á legurnar at eg so árið eftir brúki eg bara sama máta og ári eftir sama máta soleiðis at mann onkursvegna at tryggja sær at sjálvt um viðkomandi evr verið á legu men so allíkavæl tryggja sær ella mann hevur arbeitt innan ferði venjing ella mann heur hvat mann so eina ferð at ger har tað er neyðugt at man allíkavæl tryggja sær at mann kann fara eftir tí revsuváttanini ella barnaváttanini eftirfylgjandi soleiðis at visti tað skuldi hent hesa ferðirnar so eg má hvussu so erðun eisini altso hetta er ein eg trúgvi at ag er tað ver mannagongdir og tað verðu sikkur fleiri ting sum skulu skulubroytast sum rættast tað sum er viktigt hjá okkum hetta er eitt ittrætta vegin vit skulu bara læra okkum læra okkara feilum sum sikkurt verða gjørdur hendanvegin og vera opin fyri at hetta er eitt av fleiri tingum sum skulu gerast fyri at tryggja okkara børnum at vaksin ikki gera seg inn á tey og tað trúgvi eg at øll sum eru inni her og øll føroya fólkiynskja ynskja so hetta er sera gott og
takk fyri ja tað er ein viðmerking
á djónan nols joensen ger sovæl ja takk fyri frú forkvina og eg eri púra samdur í øllum tí sum jaspur langur førir fram á tingi beint nú tí at hetda her lógin er tað fyrst og fremst man hugsar um at verja okkara børn og tað ger so at vit tryggja at eingin dømdur fær starv til hetta sum vig veri eitt sindur aftur og fram við við paragraff fýra stykki stykki fýra har tað er at tað verða undantøk gjørd so havi eg skilt á uttanríkis ogmentamálaráðnum í teirra teksti at har tað ikki verður gjørligt at útvega á praksiskan er orsøk áðrenn vista er ein persónur sum beint áðrenn so skal barnaváttan allíkavæ vera út við at skjótast gjørligt tí seinasta fýra vikur eftir at viðkomandi set til uppgávun tað vil siga kemur so aftaná sum eg skilji og tað haldi eg er betryggjandi kann mann siga í í hesum førinum men eg hevi líka ein spurning afturat til jaspur nú nevnir eina eina rúgvu av avhoyringspartin sum havur verið inni og hava viðmerkingar har er barnabati til dømis sum nevnir um at harðskapur móti børnum sum monn er dømdur fyri skuldi tað verið ein
partur av hesum leyvarpakkanum
tak fyrijaspur languard gersvæja takk fyri frú forkvinna harratað eri ja egri samdur at tað er har er hendan her má líka diskutera sær undandansregluna og má mann tryggja at hon ikki blívur eitt hol og og eg eri vís í at landstýrsmaðurin hevur longu fingið fleiri innboð til tað at hann tryggjar at tað ikki hendir at fólk at tað og tað er fínt at mann tað er ringt ofta tá mann skipar fyri legum og annað tað er ringt at fólk r tað eru ofta í síðstu løtu at fólk koma inn og tað er ofta ringt at fáa manna legur og annað og tí er tað gott at vit hava hava hendan her møguleikan at hava tt undantakið so tað er eisini viktigt tá ð tað kemur til p viðmerkinar hjá barnabætu um um harðskapsmál so eri eg samdur tað kann gott vera tað skuldi verið men eg haldi at akkurátá tað kemur til hettar er hetta eitt lítsindra øðrvísislag altso eg harðskapur móti barn móti børnunum og kynsligr ágangu eg í mínari verð er tað akkurát sum tvey ymisk nivoir og tí havi eg tað ordiliga gott við at nú hava vit fokus á á barnið og tá tað kemur til til ágang og tí havi tað fínt við at tað ikki er partur men vit skuldu ikki gloyma hin partin men hetta er fínt at
tá hetta er penan mátan takk fyri tann næsta røða
takk fyri frú forkvinna til viðgerðar er uppskot um barnaváttanir og eg má siga ati eg fegnist um at hetta uppskotið nú er komið í tingi men eg má eisin gera vart við at hetta kundi verið komið fyri einum ári síðani tí at gjónur nols joensen løgtingsmaður frá javnaðarflokkin í januar í fjør legði eitt uppskot fram til samtyktar um barnaváttanir men tað uppskotið var so felt og so kunn eg siga ja at tað var eitt uppskot frá andstøðutingmanni men eg haldi akkurát at tað er summi mál sum fara tvørtur um andstøðuogsamgongu og eg haldi hetta er so eitt av teimum men frú forkvinna sum sagt so fegnist eg um at hetta uppskoti nú er komið í løgtingið heter eitt uppskot um at eitt starv ella eina uppgáva ber í sær at at fólk hava beinleiðis ella reglu samband við børn undir fimtan ár ella um tann ið setti verður sum liður í starvinum ella uppgávuna fær møguleika at koma beinleiðis og reglusamband við børn undir fimtanár so hevur arbeiðsgevari skyldu til at útvega sær barnaváttan sambært ella áðrenn viðkomandi verður settur í starv ella verður sett til uppgávuna og tað fegnist eg um at tað uppskotið nú nemlig sigur at tað er skylda tí at eg haldi tað er tørvur á hesum og so kann onkur siga ja men eg er hettii ein fólk trygd tí fólk kunnu hava gjørt okkurt uttan at eg staðfest í revsiváttan og so kann veg siga jú kanska kann tað verða ein fólsk trygd í ávísum førum men hin vegin so haldi eg eisini at við kravunum um barnaváttan so bært fært tú í øllum førum birtum nakað fyri kanska ikki heilt men tað er ein bati og tað at tað verður eitt krav í eini barnaváttan tað merkis so heldur ikki tað at ein arbeiðsgevari ella ein sum er ábyrgdari í einum felagsskapi bara skal sleppa allari ábyrgd hetta er eittstig á rættari leið haldi og so leingi sum vit vita at tá ta ikki eru hundrað prosent so haldi eg eisini vit alla tíðina skulu hava tað í huganum ati sjálvt um revsiváttan akkurát tá var rein so sjálvandi skal mann ansa eftir tað merkir tú ikki tað at tú skalt illgruna gera øll starvsfólk tað e ikki

og frú forkvinna flestu hoyringarpartarnir eru positivir í mun til uppskotið men tað er onkur sum heldur at lógin kundi bíða til tøkniligu møguleikarnar fara at gera tað lættari at fáa fatur á barnaváttanum tí tað fer at vera nógv umsiting av hesum og har mar at siga at eg eri als ikki samd tí eg haldi ikki vit kunnu bíða við hesi her lógini her og vit kunnu so yvirhøvurs bíða eftir tøknini tað kann so ongantíð blíva ein eini umbering og so er tað eitt sum eg hugsaði tað er hetta her við grein fýra stykki fýra har tað stendur er tað av praktiskum orsøkum ikki gjørligt at útvega barnaváttan áðrenn viðkomandi verður settur til ávísa uppgávu ið ber í sær beinleiðis og reglulig samband við børn undir fimtan ár skal barnaváttanin verða fingið til vegar skjótast gjørligt og í seinasta lagi fýra vikur eftir at viðkomandi er settur til uppgávuna og eg tað eg las tað so hugsaði eg at fýra vikur haldi eg altso ein mánaði taðhaldi eg virka nok so leingi eg veit gott ati at ta ið viðmerking stendur at t er praktiskar uppgávur hjá løgregluni og so framvegis men eg haldi framvegis at ein máni er rættiliga leingi tí tú kanst samanbera til dømis við tá ið fólk søkja eitt starv so skuldu tey hava eitt prógv bíða mann eisini tá í ein mánaða við og sigur hvær tú fært starvið men um ein mánaður so so skalt tú koma við próðnum altso skalt man ikki vísa prógvið beinan veg og eg haldi eisini at tað verður kanska bara í fyrstuni at tað verður øgiliga nógva umsiting av hesum men so hvørt sum arbeiðsgevarar hava fingið hesar revsiváttanir so trúgvi eg at tað verður færri og færri sum at atfærri g færri revsiváttanir sum fara at verða kravdar tí at tær eru fingnar til vega tí ætli eg mær í øll førum at taka hetta her upp í mentanarnevndini men tað kann sjálvandi vera at tað er ein øgiligan góð ikki minst løgfrøðilig grundgeving fyri tí so tað fáa it at síggja til ta tí og tað sum eg eisini fegnist um tað er tað at hetta er galdandi um at siga fyri arbeiðspláss men heta er eisini galdandi fyri frítíðarfelagsskapur sum eg skilji tað tað vil siga atað er bæði ítróttafeløg samkomur og ja skótar ella hvat er og tað haldi eg eisini er rættiligani gott at tað bæði er fyri soma siga lønt arbeiði men at tað eisini er fyri ólønt og sjálvboðið arbeiði tí tað haldi eg eri rættiligani umráðandi og til seinast fru forkvinna so má siga at eg eri samd við teimum røðarum sum siga at tað skal vera ein nullhugsjón á hesum her økinum her tí hetta eigur als ikki at koma fyri og eg eri eisini samd við teimum røðarum sum siga at revsingin fyri kynslig brotsverk hon skal herðast og satt at siga so haldi eg revsingin fyri kynslig brotsverk hon kann ongantíð gerast ov
takk fyri frú farskýna takk tað eru fleiri viðmerkingar tann
frásteffan klein poulsen ger sovæl ja frú forkvina nú vísti røðaran til uppskotið til samtyktar sum gjóni nolsøy joensen legði fram fyri sirka ein árum síðani og tað sum vit vístu á tá var at tað gav onga meining at biðja landsstýrismannin arbeiða við eium málið sum longu var byrjað hví skal føroya løgting biðja landstýrismanninm í mentamálinu seta eitt arbeiði í gongd sum longu varð byrjað tað gav onga meining og tað hevi ikki broytt nakað tað erikki í praksis hevi tað einki broytt tí at málið er liggur nú fyri tinginum og tað ev ikki gingið skjótari um tað fer ígjøgnum etla ikki tí landsstýrismaðurin arbeitti við málinum

beintaløv jacobsen ger so væl ja takk fyri frú forkvina sjálvandi hevi tað givið meining tí tað hevði eisini verið eitt signal til føroya fólk um at vit í løgtinginum eru samd um hetta og taka tað í álvara og at tað tí verður sett ferð á málið men sum sagt eg fegnist um eitt uppskot
so eg komi í løgtingið nú takk fyri
síðan er tað jaspur langaard ger so væl ja takk fyri frú forkvina tað júst sama viðmerking sum undanfarni viðmerking var fegnist øgiliga nógv um uppskotið og eg var sjálvur tað tað harmaði meg øgiliga nógv og eg royndi at trýsta eitt sindur á gjónan nóls joensen um at taka tað burtur tí tað verður ein áheitan um at arbeiða við nøkrum sum var í gongd so tað er øgiliga viktigt at vit ikki biginna at villeiða gjónum nóls joensen hevði gjørt eitt kempiarbeiði fyri atvit komin her til men tað uppskotið í á tí støðuni tað var í tá gav onga meining og tí tók eg ikki undir við tí o tað er øgiliga viktigt at vit ikki beginna at manipulera ella beginna at fáa gjørt ein vranga ein ein sannleika sum tað snúði seg um eitt uppskot og sum eit landsstýrismaðurin varð farin í gongd við og eitt upskotssamtyktar er ha fan í gongd
tað gav íkki ordila meining tá takk fyri
k beinta løva jacobsen ger sovælja takk fyri nú var tað ki atlan tas hvør orðadráttur um akkurát tá tað har tí eg gangi út oræti í øllum førum røðaran su eg havi hoyrt vit eru flest øll samd um hetta uppskotið men tað sum øgiliga ofta hendir í løgtinginum tá ið uppskoti til samtyktar ferá andstøðuni koma fram tað er tað at so sigur samgongan jamin vit arbeiða við tí og tað kan gra saman hvør samgonga er soleis er tað altíð í politikki og so hendir ikki meira økinum so tí haldi egikkitað eri farin nakað av okkum at samtykti hatta har uppskotið men lat tað fara tí nú er tað
heg komi her og tað feknist eg sjálvandi um takk fyri
síðan er tað djón nolsø joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja ø tað sum e beint eit lgur førir fram í í mun til tað sum ey tær hoyringar og hvørta síðnur sum hevur verið frammi og tey ivamálini sum eru rundan um hetta her so haldi eg tað atog hetta her við at tað talgilt eisini mann skal bíða sovorði so eri púra samdur í at at vit hava bíðað alt ov leingi og tað er óansæð hvør samgonga ella hvør landsstýrismaður ella hvør tað er tað er tað evr verið bíðað ogtaðer verið for alt lógarverkið rundan um tað at verja okkara børn fyrst ogfremst tað er tað er forfordjonkasligt í føroyum og tí er sum onkra aðrar røðara eisini hav vr inni á so er hetta her bara eitt stig á leiðini til at gera tað betri eitt annað stig tað kundi eisini verið og tað gleða vit okkum til tá ið vit kunnu herða revsingina fyri hesi lógarbrotini tí tað skal merkjast og tað skal p á onkran máta samstundis við tað at mann eisini fær hjálp til hesi fólkini sum gera hetta so er tað fyrst og fremst børnini tað handlar um og tað tey sum skulu verja og
tí er hesin pakkin at gleðast um
takk fyri tú fórstin takk beintaløgu jakobsen gerst væl ja takk fyri ja sum djónalsoyar joensen sigur tað er fyrst og fremst børnini tað snýr seg um og tí kann tað ikki vera eitt argument at skula bíða eftir tøknini hetta her skulu vit sum so var hava avgreitt og nú fær tað at koma í mentanarnevndina og eg fari so at gera mítt til at vit kunnu bera so skjótt tað at sum nú einaferð til ber tað eru so nógvar ting sum skulu viðgerast men so skjótt sum til ber fyri at fáa tað
aftur í løgtingi takk fyri
takk og síðani er tað siri stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvina og takktil beint løgi tað er hetaher við hesu følosku trygdini sum alli tíðina er frammi og sjálvandi skal mann eisini taka tað við tí tað kann eisini vera at onkur heldur at nú má fingið bevísa upp á at mann einki hevur gjørt og so er alt gott men tað sum eg haldi upp á ein máta er betri í hesum uppskotum at mann kanska hevur lagt upp til tað er tað at tað er ikki bara visttú er dømdur at tú fær vitan men tað er eisini vistu verður reist ákæra at eisini um málið fellur so fert tú eisini tað at vita sum arbeiðsgevari so tað er so hvussur ein betri trygd at vista bara
her visti tú og dømdur takk
takk fyri beintaløgu jacobsen ger sovæl ja takk fyri ja júst sum siristenberg sigur so er nemlia akkurát hattari ein bati at tað er ikki bara dómurin men eisini um um tú ert kannaður men í mun til heta her við tí fóskutrygdini við at krevja barnaváttan sjálvandi h tú fangar ikki øll men hin vegin tað er í nógvum størvum har tað verður kravt eini revsuváttan og har havi so ongantíð hoyrt argumentir við at tað eisini er eini følsk trygd tí at ting kunnu broytast bæði áðrenn og aftaná tú fært eina revsiváttan so so ja altso eg haldi í øll førum at hetta er ein bati tað má so
í øllum førum siga takk fyri takk tann næsti at røða er steffan klein poulsen
vistu vit byrja við praksis av hesari lógini sum snýr seg um barnaváttanir so merkir tað at tila tað verður soleiðis at tað verður álagt arbeiðsgevarin at biðja um eina barnaváttan og tað ver seg so almennir stovnar kommunalur stovnar og eisini verður tað nevnt privatir løgfrøðiligu persónar og og tað eru so privatur stovnar og feløg annars og tað verður teimum álagt at biðja um eina barnaváttan vissu arbeiðið ella uppgávan viðkomandi skal loysa ger a viðkomandi kemur beinleiðis kontakt við børn undir fimtan tað viðasi um arbeiðabørnum ella hevur regluligt samband við børn undir fimtan og tann sum so søkir starvi ella átaksaruppgávuna arbeiðstakarin hann skal geva eina skal geva loyvi og og tað er við at skriva undir eitt pappír sum gevur arbeiðstakaranloyvi at biðja um hesa barnaváttanina og loiðslan sum skal seta viðkomandi kanna sjálvandi hesa barnaváttanina og fær so eina vitan mer nakað í batnaváttanini og tað er so bara leiðslan einsamøll sum ella viðkomandi skal seta persónir sum sum fær hesa vitanina og hetta hesi pappírini og tá tað sá eina ferð talgilt so so verður tað koyrt vekk tá ið viðkomandi ikki skal hava tað longur men so leigis sum tað ljóðar so tá ið leiðslan hevur ja í fystisifti kanska ljóa art sinur løgið at tá ið leiðslan hevur kannaðhetta pappírið ogum sjálvt um tað stendur okkurt í hesum pappírinum so hevur viðkomandi loyvi at andseta persónin sjálvt um barnaváttanin ikki er fullkomligan rein so kann leiðslan andseta persónin og so hugsað mær hví hví tað hvussu ber tað til og tá vit viðgjørdu tað so so var eitt dømi um ja eitt dømi um umgadreingin sum sum var fimtan ára gamal tá iðn fór við einari gentu sum var fjúrtan ára ágomul og og tey fara so saman hava samnøðu pápin hjá dóttirini finnust út av tí og hann blívuur púra svakur og hesin fimtandrongurin verður verður ákærdur og dømdur fyri at hann verður saman ið einum einar gentur so undir fimtan ár og vistu má heldur fast víð hesum dømum her so varð var tað ikki endiliga eitt petofileskt motive sum lag aftanfyri hjá hesum dreinginum men barnaváttan hjá honum ver ikki rein tá hann skal søkja eitt starv á barnagarði ella aðrastaðni so so kemur arbeiðssgjórin at síggja hetta og og tí verður tað upp til loyðslina tí verur að upp til tann sum setur persónin at meta um ókey eg heri viðkomandi ein petefilur orsakað av hesum ella var hetta bara ein óheppin støða og tí er tað skrúvað soleiðis saman og tað eru soleiðis heilt hyvirorðnað hvussu hendan lógin hongur saman og um tað verður so fleiri ferðin ella av fleiri víst á at at barnaváttan er kanska ein følsk trygd er er henda barnaváttanin ein trygd yvirhøvur og og tað eru uttan iva hol í skipanini sjálvt um vit koyra hesa lógina ígjøgnum teir ódømdu petefilagarnir verða ikki í fangar í skipanini og og so verður eisini spurt atso um hvussu hvussu teimum sum longu eru sett í starv

og fóroya fólk eitt greitt signal út í samfelagið at ppdefoli verður sjálvandi ikki góðtikið og við at seta hesa skipan í verk so koma fleiri av teimum at halda seg aftur við at søkja hesir størvini og í danmark hevur skipanin fangað seksogtjúgu út av hundrað og trýss túsund barnaváttanin so tað er øgiliga lítið tal eg veit ikki eg veit ikki um hvussu nógv áramál hetta var men men tað er øgiliga fa sum var fangaði ella sum ikki hava eina royna barnaváttan sum sum søkja starv og tílíkt men men tað hvat kan mann lesa burtur úr tí uttan iva ein ein ein partur sum sum egbliv dømdur tann partin heldur seg aftur og so kann tað vera nøkur sum sum kanska ikki hava so grov brot sum í hinim dømi sum eg nevndi men óansæð so verða eitt greitt signal sent út við hesari lógini

og tey sum longu eru andsett atsuo tað er einki sum forðar arbeiðsdjórarin um við at at biðja um eina barnaváttan aftur og tað kann vera at stórir stovnar skúla og annað kanska seta ein skipan í verk har mann annaðhvørt ár ella triðja hvørt ár ella árliga alt eftir tørvi biður um regluliga biður um barnaváttanir og sum verður eisini nevnt og tað akkurát tað kenni ikki ordliga til men visti nú eitt mál skuldi støvnd seg upp so hevði politiið nokk komið til og kunna skúlaleiðsluna um um eitt dóm ella um eitt mál ella ja allarhelst ein og so sum loysnin ikki vera púra óvitandi um eitt iso grovt brot men tað er einki sum forðar arbeiðsgevaranum ella skúlaloyðslini ella hvar mann nú er í at biðja um eina barnaváttan aftur og tað sum eisini hevur fylt nógv viðvíkjandi hesum lógarupskotinum er umsitingin av tí tað er ein nýggj skipan sum var sett í verk og tað er oftani tað vil seta nýggja skipanir veksur er taðy ofta ein tung byrjan sum eisini stendur av og og tað er tað tað kunnu veg ikki fjala í hesum uppskotinum tað verður meira umsiting tað verður meira umsiting hjá eiðsarbeiðsgevaranum og teimum sum standa odda fyri feløgum og annað h men eg trúgvi at tað snýr seg um at at at leggja tingini væl til rættis og finna sær eina rutinu sum blívur tað lættari við tíðini og talgildingin kemur nokk at gera tað enn lættari fyri arbeiðsgevararnir og tvey túsno trettan til fjúrtan tá tá gekk eg eftirskúla í kolding og og tá visti einki um barnaváttanir men so skuldi eg eina legu og og tað vóru tað vóru smærri børn og tá varð biðugt og tað varð sagt at jamen vit mugu fáa barnaváttan frá tær og tað var ikki meira enn ein undirskrift vistu e minist rætt kanska eg fylti nøkur felt út og undirskrift ger so væl tit kunnu fara hyggja í

tað var ikki ikki i stór arbeiðsbyrjar fyri meg men sjálvandi tey sum skulu samla tað inn krevur aðeitt sindur meira men tað fyri meg virkaði tað øgiliga smitiligt tað var og og hesir danskararnir sum hava ja havt hesa virka undir hesar skipanina í langa tíð so er tað so er tað bara ein partur av av fyriskipanin tá mann fyriskipari fyri legum og annað og ein arbeiðsplássi ja men so so fylli het her øgiliga lítið í mun til tað at at seta eitt fólk altso tað r øgiligt øgiligt maskinarí sum fer í gongd tá ið mann setrar fólk so eg trúgvi at at við tíðini og kanska tað slt ikk fer at ganga so ræðiliga lang tíð yvirhøvur so havi eg longu vant okkum við hesa skipanina men tað snýr seg um í botngrund at verja børnini og tað møguliga eingin fer at verða fangaður í hesari skipanini men vit senda eitt greitt signal sum kanska fær fleiri a haldaste aftur

hetta uppskotið einsamalt kemur ikki at verja børnini men eg haldi at hóast tað so er hetta eitt eitt stig rættan vegin og eitt skilagott uppskot at
set tað í verk takk fyri har frá mær ja takk so er tað viðmerkingar
takk fyri tað er sjálvandi gott at mann tryggjar sær øll sum fáa sítt børn ikki eru revsaði ella sum sigur steinberg vísti á at tað eisini kemur at síggjast um mann er verið ákærdi fyri tað ella um tú verður eitt mál og tað haldi eg jóans mánað góð trygd men eg kundi hugsað mær nú nevnir tingmaðurin hetta við legum og vit vita til at hetta gerast inn á børn tað er allastaðni eisini har mann minst væntar tað tíverri altso í ítrótti og í samkomum og ja allan møguløsan har børn eru kann tingmaðurin siga nakað um hetta við fyribyrgjandi arbeiði altso hvat ger mann fyri at tryggja sær at tessu tingini ikki henda óðan sæð um mann hevur barnaváttanir ella ikki tí sum tingmaðurin eisini vísir á so er barnaváttan hon kann jú bara vísa at onkur hevur verið hevur ein mál og tey flestu sum gera sína børn har er einki mál tíverri fyrr enn

hetta her altso tað er ikki bara í ávísum støðum e samfelig heta gongur fyri seg tað er tað er allastaðni at tað kann koma fyri á legum í samkomum og ikki minst í í familjum heima í privat privat heimum og hvørji onnur tiltøk kunnu setast í verk eg haldi at tað sum jaspur langaard venjaði øgiliga eitt ting sum mann má arbeiða við og tað er at at kunna kunna væl bæði soleis at at eldrufólk kunn verja seg sjálvi og samstundis verja børnini ø og og tað tað tað haldi eg at nógv av teimum sum skipa fyri legum og anna at gera at tryggja at at tað bleiv øgiliga væl kunnað er um danmark ta tað nokk av tí hendari skipanin setta í verk hvussu fyri athalda okkum til børn og hvussu mann verjir seg sjálvan við at allantíð hava vaksnan við sær og ikki einsamøllum inni ett rúm við børnum og annað so eg haldi at kunning heilta sikkurt er ein ein ein lykil og ein øgiliga viktigur partin
snær
hertaóhe a seg halditakk yri harr formaður ja tað var meira til steyfan klain poolsen um eg havi skilt tað rætt tá ið hann førdi fram efti her í dømi við tí fimtan áraðum dreinginum sum er kanska ty javngomul ung sum sum ger hafta har skal tað skilja sum at t eg skilti boðskapin í at at sjálvt um hendan lógin her at at so kann mann so kann ein leiðari seta ein sum er dømdur tí attað má vera ein vurderin hjá leiðarin eisini men men tað tað eisini straffar visti tú setir ein sum sum hevur verið dømdur fyri fyri fyri kykslig brotsverk sum eg ikki haldi hatta dømi ordiliga var eitt eitt dømi um men ókey ntak kann so røðarin grein út men men so nevnir hann eisini at tað her við at í danmark vóru tað øgiliga fá mál sum kom ígjøgnum seksogtjúgu og í mínari erði er seksogtjúgu seksogtjúgu for nógv altso tað eru og tí tí tí hevur sum eg eisini havi nevnt í fyrr í dag at føroyska lóggávan hevur verið forjonkaslig hon hevur verið forlin í mun til tá tað kemurer tí er

stefan klæðpálsa ja hasa har fær mær so sum eg skilji lógina so verður tað álagt arbeiðsgevarin sum skulu seta onkran í starv ella teimum sum skipa fyri einum levi ella hvat hann er tað er álagt teimum at biðja um eina barnavátan um viðkomandi ikki vil geva barnavátanina so kunnu tey blankt so kunnu tey faktiskt ikki seta viðkomandi tí viðkomandi skal geva teimum barnaváttanina men tá ið arbeiðsdegnum hevur fingið barnaváttanina og tí tóka hetta dømið fram um unga dreingin sum verður ikki líka grovt brot sum so nógv annað kundi staða í har tá er tað upp til leiðsluna ella tann sum hyggur hetta er at meta at orka at altso vit kunnu gott anseta hendan dreingin hóast tað hetta er hent og hetta stendur í barnamottanini og tí hald mann leta upp til vera upp til leiðsluna at at anseta men vist nú onkur gjørt framt eitt grovt brot so síggi eg ikki hví leiðsluna skuldi ansett viðkomandi tá tá
mamman vísaðu teimum tað álit at tey brúka viturskil og ikki andseta tey elskapt
ýsatlíchafrá ja takk fyri harra formaður sjálv haldi eg hetta er eitt fínt hugskot ella uppskot orsaka og mann snakkar um at hetta er kanska ein trygd men vistu vit nú snakka um eina vanliga straffiatest jatað eppa sama máta tú fært ann royna straffia tess visti tú ikki ert tóymdir tað tatað er ikki øll sum verða dømd fyri tað sum tey hava gjørt tað skal ein sa til og tú skal tað skal ein dómur til og so kenrd upp á hesa straffiatestina og tað er ikki annað leyis enn tað við hesa barnaváttanina at ið tú verður tikin og tú verður dømdur ja men so stendur tað í hesar barnaváttan tað sum eg haldi er gott i hesnær tað er tað at tú í staðin fyri at eingin verður fangaður so vera nøkur fangaði og mann sparir kanska rættiliga nógvar lægnir við hesar her barnaváttan so eg haldi at hetta er eitt gott t gott uppskot

stefan kleinpoulsen ja formaður vit koma sjálvandi ikki at fanga øll tað verður ringt at seta eini skipan verk sum fangar øll tí tað er tað fara nógv forferd til ting fram í myrkrinum kann mann siga men vit senda eitt púra greitt signal út her at at tað verður ikki góðtikið og og møguliga vit koma at fanga nøkrum ella nøkur at fanga í skipanini men eg vænti eisini at fleiri halda seg vekk frá at søkja starvini aftaná hendan skipanin sett í verk tí at nú er tað kravt at mann vísir eina barnaváttan so vit í miðflokkinum taka eisini

fyrihara formaður vit viðgera eitt uppskot til løgtingslóg umbarnaváttanir øheitt uppskot sum fer at gera tað til eina treyt hjá arbeiðsgevaraunum bæði almennum stovn stovnum og privatum løgfrøðiligum persónum æti sum treyt á útvega sær barnaváttan frá umsøkjara og starvsfólk við teirra samtykkji tað er so is í dag í dag kann mann biðja um eina barnaváttan men við hesum uppskotinum verður tað ein treyt og nú hava nógv framsøgufólk verið og tosa um smálutirnar í uppskotinum so eg hugsaði ikki at brúka so ræðuliga nógva tíð upp á tað men eg ætlaði kanska at taka takataka tað harfrá sum steffan klein poulsen endar við at tað stendur ei stendur eitt sterkt sterkt signa lat meg byrja við at siga at tað er ómetaliga týdningarmikið at vit fyribyrgja og hava eina nullhugsjón tá tað kemur til at fólk gera seg inn á børn og tað er ómetaliga týdningarmikið at vit verja børnini og tí er tað sjálvandi eisini mín vón at um illa tá ið uppskoti verður samtykt at tað fer at liva upp til sítt endamál og tað fer at fyribyrgja slíkar forferdiligar hendingar aldrin koma fyri seg í framtíðini men eg má eisini í sama andadrátti loyva mær sjálvum at ivast í um hetta lógaruppskotið fer at gera júst tað øh tað hevur jú týdning at tá vit gera lógur tá hava teir eina funktión og tár skuldur eisini liva upp til tað uppruna endamáli tað senda signal fyri meg eg er ikki so áhugaður í eg eri ikki s áhugaður í at samtykkja lógur sum hava ein symbolskan týdning sum hava ein signalmessigan týdning e eri ikki áhugaður í at gera átøk sum ikki møguliga muna tað er sjálvandi mín vón at tað ger mun men eg havi eina kenslu av við við hesum fara kanska at gera eina skipan sum møguliga ikki riggar fyri tað fyrsta so haldi eg at hetta kann og tað hevur eisini verið nevnt av undanfarnu røðaranm hetta kann geva eina falska trygd og tað er eitt sindur tað eru grundgevingar fyri ímóti hví soman verða ella ikki men tað kann tað tað kann eg elva til at tey sum ikki eru dømd til dømis tey verða ikki fangaði onkursvegna av hesari skipanina hinvegin kanst tú gott siga at tey sum ikki eru dømd men ákærd verða fangað inn í skipanina ein sovorðnin barnaváttan vísir ikki bara dómin tað vísir eisini til dømis eitt ákæri fráfall so ein arbeiðsgevari fer at kunna síggja at tú blívuna ákærdur men ikki dømdur og tað kann eisini innganga í metingina hjá einum arbeiðsgevara tað er ikki so heilt ókompliserað nú veit eg heldur ikki hvussu nógvar barnaváttanir høvdu verið útflýggjaar yvir eitt ár ø men vit um vit hyggja eftir tølunum sum verða nevnd í uppskotinum har mann hyggur upp á royndirnar niðri frá í danmark vísti royndina at frá tvey túsund og eitt til tvey túsund og fimm tá vórðu laknar hundrað og níggjuoghálvtrýss túsund trý hundrað og fýraogtretivu barnaváttanir og í seksogtjúgu førum blivu upplýsingarlæknar ið vístu á dómar um kynslig brotsverk móti børnunum og ja seksogtjúgu dømdir persónar eru seksogtjúgu dømdir persónar og tað er alt for nógv tað er seksogtjúgu for men samanberta við føroyska mátstokki so er tað svarað til at mann fann ein út av seks túsund og áttaogtjúgu orsaka seks túsund o hundrað og áttaogtjúgu persónar í eitt fýra ára tíðarskeið og so kann mann hóskandi spyrja er tað sier tað eitt hóskandi siccriteriu fyrrenn a slíka øh tað kann benda á at vit møguliga aldrin fara at síggja eitt útslag í tí føroysku skipanina í fleiri harrans ár kanska aftan á tíggju ár kemur ein barnaváttan har ein persónur er dømdur møguliga vissi mann í øllum førum niðurdemensjonerar tann tann danska statistikkin til tann føroyska so er tað møguligt at hendan skipanin fer at verða sett gildi og virka í fleiri ár uttan at tað yvirhøvur gevur eitt útislag ella ella hevur ein fyribyrgjandi virkna øeitt nokk so stórt system sum sum kanska ikki natúrliga tykist tað lofta tann trupulleikan sum innsatsin her altso vit mugu onkursvegna vita a hendan skipanin fer at rigga

tí haldi eg at mann eigur at stilla sum treyt til eitt slíkt lógaruppskot at gera eina eftirmeting aftaná fýra ár fimm ár øh tí at annars haldi eg at hetta kann vera eitt uppskot sum hevur nógvar neligar avleiðingar annars og sum møguliga ikki livir upp til sítt endamál tí eg haldi at innsatturin skal standa mát við hvat vit fáa burtur úr slíkari skipan eg haldi mann setir mann kann seta fólk undir illgruna sum útgangsstøði tað kann vera rættiliga umsitingarliga tungt at fáast við og tað kann eisini geva eina falska trygd sum kanska enntá arbeiðir ímóti upprunaendamálinum og ja tað er ordiliga trupult at fara upp her at tosa ímóti eitt uppskot sum hevur eitt so gott og týdningarmikið endamál men eg síggi tað so meira týdningarmikið at tey átøkini vit gera rigga tað er nógv meira týdningarmikið enn at vit senda ein ella annan boðskap um at vit gera nakað við trupulleikan sum møguliga ikki riggar ella ikki munar vónandi so kann eg blíva sannførdur um at hetta er vegurin at fara og vónandi so fari eg skeivur men mín sannføring sum nú er tann at eg ivist í hvørt hetta fer at gera tað sum vit vilja hava tað at gera nemliga at verja børnini
takk fyri a formaður
ja elsbet mmrsetis gunnvetstóttir eina vimerkinja takk fyri harra formaður nú veit eg ikki um eg skilti røðarin rætt eg eg tekur hann ikki undir við hesum uppskotinum tað ev i hugsað mær at fingið at vita sum tað sær út h og so mann snakkar um mann ímóti signalum man móti hesum og øllum møguligum men eg eg hugsi bara um hesi stakkasbørn sum eru útsett fyri seksuellum ágangi tað at tú fært fyribyrst einari sak so haldi eg at tað eri tað er gott við hesari lógini men eg ivist onga løtu í at vit fara at klára at fyribyrgja fleiri sakum ókey er tað signalið at fólk ikki vilja biðja um he her atestina jamen so kanska tað automatska halda seg vekk frá har sum børnini eru tað haldi eg eisini ein ein ein vinstøða og hetta her ta við barnatess hetta er runt kringokkara grannalond og hevur røðarin hoyrt nakað um at hetta er ein mislukkasak ella uppskot

bjarni kára sunnudegrihøvd akvara formaður nei eg segði ikki at eg var í mótløsum uppskotinum eg valdi bara at taka tann leiklutin sum tann sum kritiserar hetta uppskotið fyri teir manglar sum eg nú einaferð síggi tí sum eg endaði við at siga so so ivist eg í hvørt hetta fer at gera tað sum vit vilja hava tað gera nemliga at verja børnini og tað kann gott vera at elspeth morset skuldnevndersdóttir hevur rætt í at sjálvt uppskotið fer at hava eina preventiva effekt og tú fer at fáa fólk til ikki at søkja um ein starv har tey ikki hóska til tí tey hava forbrotið seg tað kann gott vera eg sigi bara tað at tú tað hetta kann elva til eina falska trygd hetta er alt annað líka eitt mistonkilig gerning av fólki og hetta kann forða við sær nógva umsiting og viðstaðni vísir seg at uppskotið ikki megnar at fanga ella lofta hesi fólkini sum endamáli er við uppskotinum at tað skal fanga og lofta ja men so føli eg ikki nakað er vunnið so eg heldur vilja gjørt ein innsats sum faktiskt gjørdi nakran mun og tað er í tí kundi tekstin um mann skal skilja røðuna hjá mær men tað merkir ikki at tað er
ímóti uppskotinum tvørturímóti so vóni eg at eg fari skeivur í hesum førij
sorja takk fyri harra formaður ja til bjarna kárasum petersen so stendur eitt sindur eisini aftan aftan á røðuna eitt sindur spyrjandi í mun til at mann kann seta spurnartekin við at at hendan lógin at evr høvur verjur nakran tí tað ger hon tí at tú hevur nøkur verjuleys børn sum tú tryggjar ímóti at ein dømdur fær starv hjá tað er í botnigrund tað sum hetta uppskotið handlar um og í so máta skilji r slett ikki at mann kann seta ivamál um tað tí tað tryggjar o eri púra samdur í tað sum verður ført fram at hetta er kanska ikki heta hetta hetta ikki loysnin upp á alt men tú tryggjar at ein dømdur fær starv har sum børn eru teð er í botningrund og hatta har sum sum bjarni kárasson nevnir um at úrslit yvir nógv ár og sovorðit so tella ella hvat kann man vísa á ava úrslitinum sovorði so so kann tað vera nemliga tað at mann ikki hevur so nógv kanska í í føroysku skipanini sum mann sær sum sum verða fangaði so er tað kanska eitt úrslit tí mann hevur strammað upp um mann hevur sett hetta her markið at nú

takk fyri harra formaður ja nú nevndi hesi her tølini niðri frá sum vísti at at at skipanin hevi virkað í fýra ár og har vóru hundrað og níggjuoghálvtrýss túsund trý hundrað og fýraogtretivu barnaváttanir harav seksogtjúgu snúði seg um dømd so vara tað er tað er tað icerkriteria at tað vóru heili seksogtjúgu tí so hevur mann fangað hesi her seksogtjúgu ella er tað gott at tað er so lágt tí at so er tað so nógv sum ikki søkja hesi størvini til dømis tað er eit sindur annpá hvussu mann tulkar tølini men vist tú diminitioneraði tað til føroyska mátstokk og tað var ein per seks túsund g hundrað og nakað lat okkum siga at tað eru tvey hundrað barnaváttanir um árið eg veit ikki um tað er hægri ella lægri mast hevði tikið fleiri ár av tíggju ár u mann fangaði tann fyrsta og so kann mann seta spurnartikin við hvat cckriteriaer og tað er tí eisini siga at lat hesa skipanina vistu heta verðar samtykt lat hesa skipanina virka í eini fýra fimm ár og so ger mann eina eftirmeting fyri at vita um hon livir til sítt uppruna endamál
tað haldi eg nokk so týdningarmikið takk fyri harra formaður ja takk so er tað næstu røðari siga í stendverk
meg siga beinanveg at eg taki undir við øllum sum kann fyribyrgja kynsligum brotsverkum og okur vita at tað skal arbeiðast á nógvum mótum vilsi okur skula koma á trupulleikanum við kynsligum brotsverkum til lívs og málið má sjálvandi vera ein nullhugsjón og barnaváttanirnar eru so eitt amboð í tí fyribyrgingarkassanum og hóast barnaváttanirnir eisini hava sínur líti tað haldi eg eisini mann má kunna reisa teir spurningarnar og lýsa tað tí okur vita gott at so langt frá øll sum fremja kynsligt brotsverk verða ákærd ella dømd tað mugu okur hava við í viðgerðini so okur ikki leggja øll eggini eina kurv og halda at nú tá ikur seta barnaváttanir í verk so snoppið men barnaváttanin kann fyribyrgja at fólk sum eru dømd ella hava havt eitt mál ímóti sær tá tað kemur til kynsligt brotsverk verða sett í starv har sum tey børn undir fimtan ár eru og tað er gott og tí fari eg sjálvandi at taka undir við tí øh tað er nokk sum at tikið hær fram um at tað kann vera ein fulsk trygd og tað skal mann sjálvandi bara taka taka við og ikki gloyma alt tað annað arbeiði menn eisini skal gera hosum her økinum lógaruppskotið leggur upp til at tað verður givið atgongd til kriminalregistari tá ið fólk skulu setast á starv arbeiðsgevarin fær innlit og jum viðkomandi hevur eina fortíð har kynslig brotsferk eru framd ella ákæra hevur verið reist og tað haldi eg er styrkin í tí tað er ikki bara døming men eisini visti veri eitt mál kynsligt brotsverk er ein stórur menniskjansligur og samfelagsligu trupulleiki trupulleikin hevur verið fjaldur og hóast fleiri og fleiri nú traðka fram og siga sína søgu so er eg slett ikki iva um at tað finnist ein stór tagandi fjøl sum rakt og sum livir við stórum trupulleikum avleiðingarnir kunna verða lemjandi og ávirka lívsgoskuna og nógv fólk enda í vónloysi í føroyum hevur hetta her evnið eisini verið goymt í fleiri mansaldrar men nú er tað tíbetur komið fram í ljósið og tað eigur ikki at sleppa inn aftur í myrkri tað var eitn stórur dagur ta í løgtingið fyri tíggju árum síðan samtykti at gera eina heildarætlan fyri at basa kynsligum ágangi og løgtingið hevur eisini einfælt samtykt at seta barnaváttanir í verk og tað er tíggju ár síðani og tað sum man hevur bíða eftir tað er at fáa hetta her innliti í kriminalregestar soðeist sum eg havi forstaðið tað men allíkavæl í nakað hent tey seinnu árini tað eru fleiri átøk sett í verk tey gjørdu eina ætlan og opiðleikin er blívin størri tí hetta er er eisini eitt øki sum hevur verið merkt av stórari skomm og stigmatisering og í vetur upplívdu okur eisini eina stóra landsinnsavning í kringvarpinum har tað bleiv savnað inn til kris saman við sinnisbata har vaksin fólk eisini fortaldu um hvussu teirra lív hevði verið við kynsligum ágangi tað er eisini við til at skapa opinleika kris hevur sum fefelagsapur arpbeitt og veitt hjálp til fólk í áravís vistiman hyggur at teirra heimasíðu so sær mann at tey seinastu trý árini hava omanfyri fýra hundrað fólk vent sær til kris tað er nógv og gott trý hundrað teimum hava vent sær fyri fyrstu ferð og her skal mann hugsa um tað at tey hava bara við fólk at gera sum eru undir átjan ár nei yvir átjan ár orsaka almannaráðið hevur eisini sett sykulogviðgerð í verk eg dugdi ikki oriliga at finna tøl um hvussu nógv hava fingið hjálpt tann vegin men eg veit at teir pengarnir sum reglul eru blivnir uppi kanska eisini áðrenn tíð og hjá barnaverndarstovuni særmann at tað er í eini fjúrtan til átjan mál árliga og í barnahúsunum verðurtað víst á at tað ertrýogtjúgu til níggjuogtretivu mál um árið og kynsligur gangur og harðskapur eru so saman í tí har men har sægr mann eisini at tað eru til dømis fimm mál har børnini eru niður í fýra ár so tað er virkuliga nakað sum sum er eitt stórt problem og mann sær eisini í tølunum at teir oftast í nærsambandum og tað er har sum altíð allars skuldi verið so gott tað er nógv dømi um at fólk ikki hava fingið rættu hjálpina sum kanska fáa trupulleikar seinni við alkoholi ella rúsandi evnum ella kunna gera gerast sjúk og óarbeiðsfør so hetta her er ein stórur trupulleiki ø harra formaður eg kann ikki lata vera við at taka eisini fram um mátan man viðger kynslig brotsverk uppá tað er stutt síðan yvirskriftin var maður dømdur fyri kynsligt samband við smágent at maður kann ikki hava kynsligs samband við smáentu hann kann fremja kynslig brotsverk móti gentuni og tað er eisini stutt síðani á tað stóð at pápi dømdi færi samliðu við dóttrina ein pápi kann ikki hava samligi við dóttrina hann kann frmja kynslig brotsverk móti dóttrini eg vetskum eg fáa minutt afturat tá ið mann snakkar p á hendan mátan tá eg má up á einannan máta eisini við til at tað tað virkar sum tað blívur sosialt aksepterað at gera skinná børn og tað skulu okur broyta eitt annað sum eg heldur ikki skilji tað r tá i mann lesur grundgevingar í dómun sum hava verið sera linir at tað stendur at grunda á góð persónlig viðurskiftir so verður dómurin ikki so harður kynsiligur áganngur kemur fyrr í øllum samfelagnum familjum frítíðarfelagmsskapum nærumhvørvum eins og tilvildarliga og nú er netið so komið afturat sum eisini r ein nýggjur máti at finna børn uppá so tað er allastaðni har tað er eru fólk eg haldi eisini ati hoyringarnir hjá barnabata eru nokk so intersantar hetta her við at mann hyggur eftir harðskapi sum heild og ikki bara kynslinnum ágangi tá ið mann hugsar um hvør skal vera um okara børn tí hetta snýr seg um børn sum skulu hava umsorgan tryggleika og uppbyggja álit á vaksin og seg sjálvi og umheimin sum standa í blóma sum faktiskt verða oylíkt av hesum ot
svørknum og tí fari eg at taka undirvísingaruppskot takk fyri ja takk fyri so er tað bjørt samuelsen sum fær orðið
ja hetta er eitt gott mál við viðgerð í dag tað er gott at landsstýrismaðurin er komin við uppskotið um barnaváttan tað hevur verið ávegisella verður tosað undar løgtinginum í nøkur ár haldi atað er eisini umráðandi at vit kunnu kjakast um hetta sakliga altso eisini vísa á attað skulu onnur ting til fyri at verja børnini ein barnaváttan og eg haldi er nokk so umráðandi tá ið mann vísir á ta ivamálini sum eru at mann lurtar eftir teimum tí at og tí fari at spyrja landsstýrismannin hann fær sikkurt orið um eina løtu um hann kann siga eit lítið sindur um vavið av atso nú eru tey tølini sum fylgja við hesum uppskotinum bjarni kárasom petersen vísti á at brúka mann tey tølini sum eru í her so eru seksogtjúgu dómar yvir fimm ár í danmark avið haldi tað var uppímóti hundrað og trýss túsund barnaváttanum tað vil siga at umroknar mann tað til føroysk viðurskifti so tosa vit um at mann hevði fanga ein hvørt eg veit ikki tíggjunda ella tjúgunda ár tí er tað eisini umráðandi at landsstýrismann kanska sigur eitt sindur um altso hvat fær kenslu hvørj tøl hevur mann ikki føroysk hagtøl fyri hvat er altso hvussu umfatandi er hetta at gera seg inn á børn í føroyum altso eru til dømis fleiri dómarar í føroyum enn tað eru í grannalondunum vit vita at tær summi norðurlond har tað eru fleiri dómarar enn tað eru øðrum norðurlondum eru fleiri mál í føroyum eru nógv mál í føroyum á hesum slag orsøkin til at eg haldi at tað er umráðandi at mann tekur hetta fram er at barnaváttaniner eitt men tað má vera ting sum fylgja við altso tilbúgvingin atat verja børnini muga fylgja við hesari barnaváttanina so eingin sum skal seta fólk at ansa børnum ella venja børn ella fáa í børn hugsa at áh ja nú havi eg skaffað hesa barnaváttanina og tað er alt lagið som friður tí tað vita vit væl at eins og tað kann gott vera tað fer at halda summum frá søkja men tað kann eisini gera tað øvuta at at fólk sum gera seg inn á børn vita at eg kann fáa eina reina revsiváttan tí eg havi einki mál so tí er tað ikki altso tí skal tað vera lova at siga at at mann má ansa eftir at hetta ikki up á nakran máta blívur ein følstrygd og tí er mín spurningur eg gangi út frá landsstýrismaðrin su er arbeitt nógv við hesum hevur nakrar tankar um tað hvørja tilbúgving hevur mann samstundis við at mann hevur barnaváttanir altso hvat skal til afturat tí ati eitt ella annað stað hevur tað manglar í føroyum og tað er so ein pástandur frá mínari síðu at mann hevur havt nóg sterka tilbúgving úti í ítróttafeløgum og í barnagørðum og skúlum í samkomum og hvar hesi tingini annars kunnu ganga fyri se eg trúgvi t tað er blivi nógv betur í dag eg trúgvi øgiliga tað e nógv fokus á hetta her og tað er eisini kanska tann mest fyribyrgjandi parturin men vit kenna flestu okkara til mál vit kenna til persónar sum hava ansað børnum í fleiri tíggju ár og har søgurnar hava gingið um at tað hevur verið at viðkomandi hevur gjørt seg inn á børn og tað finst ein dám onkur persónur í dag sum framvegis ikki dømdur hóast tað hevur verið tosað nógv um at tað hava verið mál serliga fyri tíðini og tað er nokk so álvarsamt haldi eg at at tað ikki hevur fingið avleiðingar hjá fyri øll sum hava gjørt sína børn og tað vita vit at tað eru dømi og vit vita eisini at tað hevur fingið avleiðingar men nógv for seint tað hevur gingið nógv nógv ár áðrenn tað fekk avleiðingar fyri persónar so eg kundi øgilia got hugsað mær hetta kjakið eisini snúðisi um tað hvat ger mann afturat barnaváttanum hvussu kunnu vit vera við til eisini politiskt at gera fleiri átøk eru onnur átøk vit eiga at gera sum fylgja upp upp á hetta við barnaváttaninum soleiðis at vit nógv betri verja børnini tí tað er eingin ivi um at at tað eru luffasliga fáir dómar og millum tey sum søkja størv har tað snýr seg umt ansað børn har hevur tað ikki verið ein lang røð av av av málum í øllum førum har fólk eru dømd tí so hevði mann vælsaktans sæð tað í í hagtølunum her so ja tað er gott við barnaváttan men vit skulu ansa eftir at vit ikki gera tað til eitt mál har vit siga at nú hava vit gjørt eitt stórt fet og pjøðast ikki at gera meir

hog so er tað hetta sum barnabati vísir á ati harðskapur móti børnum átti eisini at verið fevnt av hesum ert tú ein persónur sum ger de inn á børn eisini er harðlig við børn so eigur tú einki at hava børn at gera tú eigur hvussu ikki at koma í størv har tú har tú fæst við børn so harra formaður eg vóni at nevndin fer at taka hesi tingini fram og eisini kanska fáa lýsti hvørji onnur átøk tí tað veit eisini at í grannalondunum gera felagsskapur og myndugleikar nógv átøk sum koyra samstundis við at mann hevur sett barnaváttanir í verk soleiðis at mann veruliga kann koma hesum trupulleikan til lívs tí tað gangja út frá øll inni her ynskja av innasta hjartað
takk fyri elsubett
mensedis gunnestóttir fær eina viðmerking ja takk fyri harra formaður røðarin nevndi hetta her hvat við fyribyrgjandi arbeiði og og tað er sjálvandi absolutt tað allarfyrsta mann skal hugsa um tað er arbeiðið fyribyrgjandi so hatta ongantíð hendir men í skúlunum hevur mann so heilsusjúkrasystir sum eg havi skilt so bæði lærarar o pedagogar tey læra eisini hetta her at fanga nøkur signalur ella atburð hjá børnum og so so tað eru nøkur ting sum sum sum eru longu men hetta her við barnaváttani sjálvandi tað kemur upp á á testina tesskaðin er hendur tað vil siga tá ið dómurin er er avsagdur tá kemur tað uppá testu tað vil siga at tað sum an gera við eina barnatest er at tað ikki hendir aftur men sjálvandi nomberwon vit mugu arbeiða fyribyrgjandi og vit eru eisini har i eg eg haldi vit skulu heldur ongantíð gloyma kris tað stóra arbeiðiðsum tey
takk fyri
so er tað bjørt samelsen ja avgjørt tað góða við barnaváttanin er at tær eru eisini vara nógv longri enn enn revsiváttanir tað vil siga at tú kanst hava atgongd til tað antil tíggjuár ella tjúgu ár og í summum førum heilt til persónur at blíva fýrs ára gamlir tað haldi eg er ordiliga gott og tað er styrkin við barnaváttan men um vit brúka tey tølini sum eru í her so kemur hetta at vera eitt mál at so ka ema ganga nógv ár ímillum at mann finnur ein persón sum hevur eina barnaváttan har tað sæst ella sum ikki hevur reina barnaváttan og tí er mín boðskapur við vita væl henda avbjóðingin er her tí noyðast vit at fara nógv meir málrætta inn og gera onnur átøk samstundis soleiðis at vit veruliga at fáa bilbugt við hesum og har havi eg sæð til dømis í einum av okkara grannalondum har teyung sum skulu arbeiða við at hjálpa til dømis útsettum børnum at tey fáa beinleiðis ráðgeving í hvussu tey kunnu alla tíðina skulu fylgja nøkrum heilt ítøkiligum reglum fyri hesi tingini ikki kunnu fara fram og eisini hvussu tey skulu siga frá um tey blíva varur við at hetta gongur fyriseg og tað eru slík ting sum eg føli at mann ma seta í í verk

viðgerðar er uppskotið løgtingslóg um barnaváttanir og tað er sagt nógv gott longu og tað eru í høvuðsheitum so hevur diskussiónin gingið út uppá um hendan lógin kemur at forða fyri fleiri at fleiri børn verða misnýtt ella ikki og sum fleiri hava sagt eisini so er hendan lógin eitt bara ein lítil sera lítil partur av tí sum skal til fyri at fáa ilygt bilbugt við tí sum eitur kynsligur ágangur ímóti børnum eg minnist tað fyri einum ári síðan tá ið eitt uppskot var til samtyktar eg haldi tað var frá djóna nolsø joensen um at heita lansstýrismannin um at fáa sett í gildi lóg um barnaváttanir tá varð kris inni til hoyringar og tey hagtølini sum kris gav okum tá tað varð atvisti mann hyggur eftir árunum frá tvey úsund og trettan til tvey túsund og tjúgu so vórðu níggju hundrað og hálvtrýss áheitanir til kris frá fólki sum søktu sær hjálp tað svarar til umleið hundrað og tjúgu persónar um árið sum vendi sær til kris øeg minnist eisini at í í sambandi við tær hoyringarnar tá bleiv spurt inn til hjá hjá eg meini tað var fútanum hvat ið hvussu um mann um um mann visti ella um hann hevði ei yvirlit yvir hvussu nógvir persónar ið vóru dømdir sum høvdi sítt dagliga arbeiði ímillum børn og svarið var tá minnist eg at tað vóru tveir persónar sum mann visti høvdu arbeiði ímillum børn sum vóru dømdir í

og tað tað vil siga at at hetta uppskotið er ein

stríðnum sum er kynsligur ágangur ímóti børnum men hetta eru sum fleiri hava sagt langt frá nokk

um mann um mann tekur hagtølini frá kris sum fyri góða vøru fyri hvussu fer tað at arta seg frameftir og tað passar at tað eru umleið hundrað og tjúgu persónar sum hendvenda seg hvørt einasta ár fyri at fáa hjálp um man rokna við at hetta verður sirkað tað sum verður galdandi framyvir so svara tað til vist te sjey hundrað børn føddu í føroyum um árið at kanska eini seytjan prosent av børnum verða misnýtt kynsluliga tað havi eg ikki ordiliga hug at trúgva uppá eg trúgvi tað er eitt eitt lægri tal enn tað so eg hopi at at tølini frá krisi sum oku síggja tey í dag sum eru tey hagtølini sum sum okur fingu frá frá trettan til tjúgu at tey eru ikki at tey ikki avspegla tann veruleika sum okur liva í tí um so er so er tað jú ein reinkatastrofa so er tað reinkatastrofa

størsti parturin av teimum sum henvenda seg aftaná at verið at verða misnýtt kynsliga tey sumvendu sær til kris í hesum her tíðarskeiðnum har varð helvtin ella umleið fimm hundrað vóru í millum tveyogtretivu ella vóru eldri enn tveyogtretivu ár

hesin her líka frá tí tey vóru smábørn inntil tey vóru ímillum tveyogtretivu og kanska hálvfjerðs fýrs ár

ekstremt syrgiligt og vissu barnaváttanirnar kunnu vera við til at stuðla upp undir at tað talið minkar eitt lítið sindur so skulu okur sjálvandi heilsa tír tað eru eisini onnur átøk sum krevjast hægri revsirammar hevur verið nevnd viðgerðardómar hava verið nevndir men tað at børn fara at blíva misnýtt í framtíðini tað koma okur nokk ongantíð undan sjálvt um okur innføra eina sokallaða nullhugsjón tí meginparturin av kynsligum kynsligari misnýtslu hendur í nærsambondum sum okur øll vita han

gjóni nols joensen fær eina viðmerking ja takk fyri harra formaður ja til erard joensen hevur nakrar hugleiðingar og áhoverdar eisini í mun til hetta lógaruppskotið og eg kann bara siga sum eina viðmerking til tað sum leggja aftra afturat til erard joensen æti fram til í dag ella til hendan lógin vónandi skjótt verður samtykt so hava vit loyvt dømdum siga misbrønaran at fáa størv at vera áí barnagørðum tað verður so frítíðarfelagsskap skótum alla aðrastaðni æog tí skilji eg ikki ordiliga tað at hetta her er bara ein lítil bati sum erard joensen sigur eg haldi at hetta er ein stórur bati hetta er eitt hetta er eitteitt signal hetta er hetta er ein lógarpakki sum boðar frá at vit føroyingar sannføra løgting ikki góðtekur at vitat vit seta ett mark fyri hvar hvar grensan gongur fyri hvat vit loyva okkum og tað bara tað at tað er komið fram og vit kjakast um tað her og tað verður verður

er so ræður joensen takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina av djóni nólsoy joensen tað skal eingin ivur um at okur báðir eru á somu síðu í sínari tað sum eg sigi bara tað er at tá ið mann hyggur eftir hagtølum frá kris og hyggur og spyr inn til hvíð nógv fólk hava eru dønd sum arbeiða sum hava arbeitt innanfyri dagstovnarøki og í skúlum í tey síðstu nógvu árini so er tað ein promillupartur sum hevur arbeitt við børnum sum er dømdur og tí sigi hetta er altso ein lítil bati men hetta er eitt sterkt signal tað skal tað skal nógv sterkari lútur til enn at er men sjálvandi er tað eitt gott uppskot tí at øll tann samlaði pakkin verður tað sum kemur at gera at mann kemur at kunna nærka seg tað sum eitur eina nullhugsjón men eina nullhugsjón innanfyri kynsliga misnýtslu av børnum koma sjálvandi ongantíð at fáa tí so stórur partur av tí sker í nærsambondum í familjusambondum og so víðari men sum eg havi sagt onkuntíð fyrr børn hava alt uttan tað sum verður tikið frá teimum og hetta eru hvuru at taka barndómin frá teimum tá ið mann tosar um kynsliga misnýtsliga av børnum so bara tað at ein kann fangast ella treyð um tað so er innanfyri eina tíðarramma í upp á fimm ár so er tað eisini ein hjálp rætta
takk fyri takk fyri
takk fyri harra formaður eg fari at takka landsstýrismanninum jenisa rana fyri hetta vbera góða uppskotið hetta er virkliga við til at fyribyrgja at børn verða útsett fyri kynsligum ágangi mann kann altíð gera tingini betri og tað ger hendan samgongan hon blívur við og hon blívur við at arbeiða soleiðis at manni skal røkka málinum fyri at mann kemur til eina nullhugsjón mann snakkar um at ja men hendan barnatestin er kanska soleiðisar at tað er so fá sum sum man man mann nær ella sum tað rakar altso tað er so fá sum fáa ein dóm men hesi sum hava fingið eit dómat tit tey sum mann fangar og eisini sum eg havi skilt tey sum verða skuldsett sjálvt um mann ikki klárar at prógva málið so verða tey eisini fangað tað vil siga at mann ger veruliga nakað fyribyrgjandi arbeiði og barna á test er hetta er ikki nakað breykan jús í grannalondunum hjá okkum hetta er í grannalondunum og sum eg havi skilt so er tað vællukka og man fangar gerningsmenn soleiðisnar at teir ikki koma at arbeiða ímillum børn sjálvandi tað henda

og tað skal mann eisini arbeiða við at at fyribyrgja og tað blívur betri betri og so snakkar mann eisini um hetta her at tað verður so forferdilig stríð v til dømis at mann skal hava kanska levi ísa repta ella hvar tað skal vera so skal mann sos nógvar testir og tað er eitts eitt øgiligt stríð men tað skallandsstýrismaðurin rós fyri at hann koyrir hetta málið ígjøgnum beinanveg sjálvt um tað um kanska heilt stutta tíð verður mann siri sera lítið stríð havandi í huga tata talgilta tað vil siga at mann eisini p á ein nemman máta kann fáa fætt í hesa barnatestina

eg haldi at kris hevur uppiborið eitt rós eisini her í dag tey hava virkliga sett fokus á hetta evnið hetta at tora at seta fokus á eft evni sjálv var eg við til tann allarallarfyrsta fundin sum ja sum faktiskt var tað sum var uppruni til krista kom fólk niðri frá og greiddi frá hesum sjálvt um eg havi arbeitt við nógvum sakum so var øgiliga ógvusligt fyri meg at hoyra hvussu tað gongur fyri seg viðhvørt so eg haldi at vit skulu gera alt tað sum liggur í okkara makt at fyribyrgja at børn verða útsett fyri kynsligum ágangi tað simpultenn knúsar sálina hjá teimum tá i tað verður útsett fyri slíkum tað ber til at at tey kunnu koma fyri seg aftur men tað krevur rættiliga nógv og tí er tað eisini so óalmindiliga viktigt at vit arbeiða fyribyrgjandi fyribyrgjandi og tað verður eisini nevnt higarbeint at hendan átestin barnatestin at ja men vit mugu hava meira enn tað ja vit hava meira vit hava í í skúlanum hava vit heilsusjúkrasystir sum eg havi skilt bæði pedagogar og lærarar teir verða útbúgvin ella fáa eina læru í hvussu mann kann fanga signalir hjá børnum og eg veit eisini at børn hava øgiliga gleði av heilsusjúkrasystrum har sum tey kunnu fara og tosað fótrúlig við tey sum tey so aftur kunnu øhsjálvandi vænti eg at tað skal løgið vi seg ikki eitt samtløgting tekur undir við hesum málinum

ja tað tað r soleiðisnar atkris nevndi e kris beint áðrenn og tey eru eisini av eisini eina atgongd til skúlan at greiða børnunum frá og at í oí so máta at arbeiða fyribyrgjandi øh eg hugsi um hetta her við man sigar jaman fanga so fá halda tit virkuliga tað at øll sum hava gjørt t lógarbrot her í heimi hava eina at tey eru øll fangaðir í einum straffiatest tað er bara tey sum eru fangaði og fingu ein dóm sum sum har sum tað kemur up á straffiatestina og og harbeint kann mann so fyribyrgja hesi fólkini kanska ein sum er dømdur fyri vold fer at at arbeiða un kvinnuhús ella hvat tað skal vera men altso so hetta er ikki annaðleys enn tað at tey sum verða dømd ella skuldsett ella man verður kannar fyri er at tað kemur upp á hesa barnatestina soleiðis at mann fær fyribyrgst at hesi fari at arbeiða við børnum og eg haldi at tey børnini sum tað annars hevði raka sum mann ikki fangaði her tey hava so nógv at takka fyri ikki bara tey øllukringverandi eisini at mann hevði spart hesi børnunim fyri tað gott arbeiði og takk fyri
gjøgnum formannin landsstýrisnaurin ja takk fyri
føroyingar rættaðu hann fyrst tað er sovorðið ja eg eri samd við røðaranum í at hóast lógin kanska krevur nógv arbeiði og nógva umsiting hvussu lógin kann fyribyrgja nøkur brotsverk ímóti børnum so er hon tað verd tað sum vit bara ikki skulu gloyma tað sum vit eisini fáa við hesari lógini so vit ikki hava havt áður tað er at vit fara at hava pedofilar í føroyum við einari reinari barnaattest í skjúrtunum tað hava vit ikki havt áður og tí mugu vit ongantíð halda ella billa nøkrum inn at vit við at innføra barnaattestir hava loyst trupulleikan við brotsverkum ímóti børnum tvørturímóti allarhelst fer hetta at loysa og fyribyrgja men tað fer eisini at skapa okkum nakrar nýggjar
ja so er tað eftirspøtt men skjótt
sjálvandi sjálvandi vit hava eisini vit hava heldur ruttvang tað gjøgnum formallin at vit ikki hava voldsmenn fólk sum hava bedrigið fólk sum hava gjørt alt møguligt sum ikki hava royn at straffiatest men tað eru tey sum verða fangaði og verða dømd og tey fólkini hava ikki eina royna straffiatest upp á sama máta er tað við barnatest at tey sum verða meldaði fáa ein dóm ella skuldsett sum eg havi skilt at tey hava ikki eina royna barnatest og hendan barnatestin hon varhir í fleiri ár tíggjur heilt upp til fýrs ára aldur og eg haldi at tað er ein trygg men tað betýðir ikki tað at mann skal blaka vit og skil fyri borð yvirhøvur ikki mann skal vera vakin og vit hava fólk bæði í skúla í barnagarði og aðrastaðnar sum eru lærd til at fanga signalir eg haldi bara at vit skulu gera so nógv sum tú yvirhøvur ber til harra formaður og hetta er
verkliga eitt gott fat á leiðini takk
fyrisyristenberg takk fyri harra formaður tíbetur er tað soleiðis at tá te eg komi til hesi málini so hevur løgtingið altíð staðið saman eg haldi tey flestu málini hava verið einfælt samtykt tað rokni eg við kanska hetta eisini blívur tí at øll vilja jú gera tað sum tey kunna men sjálvandi á máli kann ikki stenda einsamalt tað vita okur nú hevur elspett mersetis gunnesdóttur varað av almannamálum og har er eisini hendan her heildarætlanin um kinsti hanna ágang og har var eisini hndanher sjokuloghjálpi mann kundi fáa hjálp ígjøgnum kann kann elspettmersetis gunnesdóttir siga eitt lít sindur um royndirnar frá tí sykuloghjálpini sum var mynnist sunn eitt sindur til hvussu nógv brúkti hanna hvussu ógv mann játtaði um árið og hvussu tað riggaði við tí hvussu nógv fólk tað sigur eitt lít sindur um hvussu stóru proplematikkurin er hvussu nógv hava tikið av tilboðnum um at
fáa hjálp
elsbett mersetis gunlestettir gersuvæja takk fyri harra formaður jú tað var ein øgiliga góð hjálp og tað er nakað sum er rættiliga væl móttikið og tey sum verða útsett fingu eksamtal tímar hjá einum sykuloki gradis og hvussu akkurát hvussu nógv dugi ikki svara upp á núverandi men tað var soleiðis tær eg minnist rætt at pengarnar blivu brúktir so tað hevur veruliga verið brúk fyri at fáa sálarliga hjálp men minst til harra formaður enn einaferð tað er ikki bara har ttey fáa hjálp tvit kunnu ikki bara steðga við tí tey fáa hjálp fólk fáa hjálp frá kris fólk fáa hjálp í skúlanum heilsusjúkrasystir pedagogar lærarar vit mugu líkasum fara so nógv og so nógvar staðnir sum tú høvur ber til og við hesum uppskotinum og haldi eg ati vit gera veruliga eitt gott á
takk fyri
ja so er tað erhard joensen takk fyri hara formaður øhakkurát sum elsbet mersetis gunleygsdóttur so haldi eg at okur skylda kris eina stóra takk fyri alt tað sum tey hava gjørt tað vóru tey sum líkasum visti mann tosar kynsligan ágang so er tað tey sum hava sett hettar á breddan í føroyum tað eru tey sum hava drigið lessið um eg so má at siga tá tað snýr seg um at seta fokus á økið tað er kanska í minni mun løgtingið men sjálvandi krisa hevur í tey seinnu árini fingið verið stuðlað frá løgtinginum ígjøgnum fíggjarlógina so gott at elsbett mersedes tekur tann partin fram tí eg haldi at tað er tey sum eiga tað størstu týkkina uppiborið fyri at okur yvirhøvur hava fokus á hetta her økið í dag

ja takk fyri harra formaður krishaldið verður væl stuðlað í løgtinginum og tað er altíð verið eitt einmælt løgtingstikið undirvitt í og henda samgonga hevur so sanniliga eisini stuðlað teimum væl sæð í ljósini av at tey gera eitt væla arbeiði bara altso hetta her við kynsligum ágangi við at eg nú hugsi aftur tá ið eg var barn mann altso mann tað var øgiliga lítið mann visti um tað tað var ikki nakað sum sum nakar snakkaði um sum so men tað at kris hevur sett fokus á hetta økið ger tað lættari hjá fólki at fortelja vita tit nú hvat hetta verður útsett fyri og vit mugu mann sigur eg má hava hjál og men eg skal heldur ikki gloyma tað at tey sum arbeiða í hesum økinum hetta er øgiliga krevjandi hetta er øgiliga krevjandi fyri tey sum arbeiða í hesum økinum so ja harra formaður nú skal hetta ikki bara handla um kvist men eg haldi tey hava veruliga eina
tøkk uppiborðina takk fyri harra formaður ja takk so er tað jenus a rana á landsstýri
nei tíverri so loysir hetta trupulleiki hetta hetta uppskotið ikki tann stóra trupulleikan sum føroysk børn tíverri er útsett fyri

sum tað er gott okur hava fingið hetta uppskotið hetta er ein partur av einum størri pakka tað noyðast okur bara at síggja eyguni so tey sum siga tað jamen altso hatta er ikki gott nokk attað loysa ikki annei tað ger tað ikki hetta er ein partur av einum størri pakka sum skal koma á hesi landsskommini vil eg siga til lívs og tað krevur at okur øll somul eru við altso eg fyrr ein løtu síðani so var tað ein av av røðarunum sum tosað um atr jamen vt vit vit vita vit hava vitað um fólk sum hava havt atgongd til tey ungu og og og einki hr gjørt so óhugnaligt óhugnaligur er veruleikin vissu okur skulu klára hendan trupulleikan so skula tú og eg og alt føroya fólk tora at handla tá ið tað er neyðugt men tíverri er tað har sum tann stóri veikleikin er men sum tað er gott av ey hava fingið hetta uppskotið tí hetta er ein so týdningarmikil partur at hetta her ger at leiðin altso gongan inn á stovnar inn á arbeiðspláss inn á skúlar og sovíðari fyri fólk sum eru dømd hon verður støðgað hon verður tey sum eru í kriminalu registaranum sum noyðast at geva loyvi til eina barnaváttan tey klára ikki meir hesa gongd tey verða steðgaði og kanska óbvíst so kemur tað ongantíð fram men royna tey so vita tey at tey verða steðgaði tað er tað góða við tí og tað er so langt síðani eg eri so glaður fyri at hetta her er komið ígjøgnum okur hava tosað um tað í so mong ár og onkur spurdi meg nemligani hildið at at eg hevði ikki verið so heitið fyri hsín her uppú frá byrjanin av tá ið uppskot hava verið ella fyrispurningar og so víðari so havi eg ført hetta fram at sum fleiri hava gjørt í dag at um tað so bara bjargar einum einasta barni so er tað alt vert og tað sigi eg eisini út frá teimum royndum sum eg havi sum frá mínum borgarliga starvi men eisini frá frá mínum samskifti við hendan fantastiska felagsskapin sum byrjaði fyri hvat gott var tjúgu árum síðan í krisa í føroyum altso at uppliva ein av hesum persónnum sum hava verið útsettir altso trøllvaksnir menn orsaka orði men tilkomul fólk sum minnast aftur á barnaárini har tey vóru fyrr enn tútsett fyri ágangi sum oyðilegði lívið hjá teimum tað er alt vert at okur gera hetta sum so mong lond rundan um okum heilt natúrliga hava gjørt tey hava gjørt tað tí at tey vita tað at tað er ein partur ikki øll loysnum men ein partur av loysnini so fyri teimum árum síðani tá i gott val tá ið kom til arbeiðis mentamálaráðnum so fór kur beinanvegin gongd vi hetir her tann forðingin sum summ hevði verið var stat vekk tá og kundi ikki slepp fram at grein seksogtretivu í í donsku kriminal registara gdanska kriminal registararnir sum var fortreytin fyri at kunna fáa hesar her váttanir og tað bleiv so ruddað á vegnum tíbetur nokk so skjótt tað fyrsta hálva árið og síðani hava fólkini haruppi gjørt eitt megnararbeiði eg hugsaði um tað tá okur kunna fara ígjøgnum hesa viðgerðina í dag og hoyra so góð lýsingarorð greitt og gott og væl gjøgnum ført og sovíðari uppskot so er tað tí at tey hava gjørt teit megnararbeiði eg havi mangan havtav mist holið kanska tí at fólk hava mist holið yvir fyri mær og sagt hvat blívur av hasum uppskotinum og og hví kemur tú ikki við tí og tú hevur lovað tað og tey va skrivað og tey hava ringt og so víðari og og men í dag eri eg glaður fyri at okur hava eitt so óalmindiliga væl úr hondum greitt lógaruppskot sum tey skulu eiga alla aðrina fyri sum søgdu við meg jamen lat okum prøva eina ferð afturat lat okkum hava eina hoyring afturat og og lat okum líka gera eina kanning afturat og sovíðari so eg haldi at okur hava eitt óalmindiliga gott uppskot liggjandi á á borðinum í dag og tað er so viktigt at fáa hetta sett á breddan bara tað at okur at okur viðgera hetta her í dag tað ger at at at tað kemur á breddan í í í í skúlum og á arbeiðsplássum og og í heimin inni í í í ítróttafeløgum og so víðari at at mann blívur meira meira bevístur um hefta her at at at tilvildið verður verður skelpað um hendan her trupulleikan tað er tað sum er tað týdningarmesta av øllum okum noyðast at verja børnini og eg havi næstan hug at siga tað sigi skeivt kanska skeivt men men altso hvat hvat hevði mann skuldi okur forseta í føroyum ikki at at verið tað tað tað í teimum millum lond sum okur samanbera okum við sum ikki hevði henda barnaváttan altso hvat hvat eygnevni hevði føroyar tá fingu nei hetta er fantastiskt hetta er ein stórur dagur men sum bjørt samulsen millum annað hevur verið inni á tað er so nógv annað sum skal gerast eisini og tað stendur upp til tín og mín og til øll tey sum hava við børn at gera skúlar og og og og ítróttafeløg og og og samkomur ogsovíðari at skerpa skerpa tilviti og at ati gera alt hitt sum skal til eisini tí tað er ikki bara ein barnaváttan sum kemur at loysa hetta hetta

tað hevur verið tosað um um um um nøkur mál ymiskt sum eg havi líka noterað her sum skal líka nema við og tað er hetta her við talgildingini ja tað verður ein dagur og vónandi verður hann skjótt har tað verður nógv nemmari at fáa hesar her barnaváttanirnar men sum støðan er í dag so megna okur ikki at gera tað talgilt men koma at dúga á hjálp frá frá frá løgløgregluni sum hevur henda møguleikan okur hava ikki okra okra egnu føroysku talgilding sum kann fara og og skapa hesar her barnaváttanirnar men vónandi ger hetta at okur fara í gongd við tað vónandi fer tað at leggja eitt eitt eitt pess á og eg eri púra samdur teimum og okur skriva tað eisini í uppskotunum sum halda tað at tað er skeivt at tað vildi verið skeivt av okum at fara og bíða eftir at syngja at setta hana í gongd inntil okur finguð hendan møguleikan heldur síggja tað hin vegin at hetta her at okur fara í gongd tað ger tað at tað gera eina tað tað líkasum setur gongd á at okur fáa fáa hendan møguleikan at fáa tað talgilt ein misskiljing sum hevur verið viðvíkjandi hesin her at at mann kann bíða í í fjøruti dagar nei í fýra vikur freistin at at vis mann ikki ikki kann fáa hesi her dømi bleiv tikið um at onkur kundi kanska koma inn á eina legvið og siga tað at eg havi ikki eina barnaváttan men men lat meg sleppa framat allíkavæl og og og so koma tað sama næsta ár og sovíðari nei tann dagin tú kemur tá fellir hamarin tú skal innan fyri fýra vikur hava fingið ein eina barnaváttan ella sleppur tú ikki aftur og so er tað tann feilurin sum er hetta geltur ikki fyri størv ikki færi starvssetanir bara í sambandi við at fólk kunnu koma inn og gera uppgávur innan fyri ítróttir ella innan fyri samkomur sovíðari starvssetanir har hevur mann eina prosess tá mann lívs eftir einum starvi og har hevur mann ivaleysta tíð at finna eina ella fáa til vega eina eina barnaváttan í tí so verður tað tosað eisini um harðskap móti børnum og sovíðari hví tað ikki er við tað er eisini nakað annað sum skala gerast tað hevur einki við hetta at gera tí at tann harðskapurin finst ikki í grein seksogtretivu í krimunalu egistaranum so tað tað vildi verið ella er ógjørligt í dag at kunna fáa hann út

onkur eg haldi tað var djóni nolso joensen tosaði um at her at hatta er eitt risa fet móti nullhugsjónini og tað er har okur mugu enda tað er ein null hugsjón har tað ikki má henda at eitt barn ikki kann føla seg trygt og vera trygt í føroyum hetta her eit biðja um eina árliga váttan ella hví hevur mann ikki eitt eitt maksmutal fyri hvussu leingi er varhar so víðari áratal fyri ja men hetta er kravið um at frá tí at lógin kemur í gildi so skal mann hava eina bornabarnaváttan tað er henda lógin men ein og hvør arbeiðsgevar hevur í dag møguleika at biðja um eina barnaváttan frá teimum fólkum sum er í starvið hjá honum og hann hevur eisini møguleika fyri at biðja um váttan aftaná at hann er fingið eina frá teimum sum hann er fingið uppákrunda av hesari so tað er eingin trupulleiki tað er bara tað nú verður tað krav øh men hin møguleikin at fáa tað allíkavæl hann er statvekk til til staðar so eg veit ikki eg haldi at her er einki einki skeivt haldig í í hesari lógini men sjálvandi lógin fer til viðgerðar í nevndini o eg fari og biðjar at nevndina forrestum sum svar til tað sum sum bjørt samulsen tosaði nevndin kann kalla løgregluni inn og fáa nágreiniligari tøl enn tey sum okur hava við í uppskotinum her men
túsund takk fyri eina fantastiska góða viðgerð ja takk so er tað nakrar viðmerkingar fyrst er tað
sbett mersedis gunlestóttir gersuvælókey takk fyri ø eg veit merki í hetta her sum jenisa rana nevnir hetta her við ati um vit so bara fanga eingerningsmann so hevur mann vunnið nógv og hatta er akkurát soleiðis tí eitt barn sum verður misbrúkt tað rakar ikki bara barnið tað rakar tey sum avvarandi og tað rakar barnið verður kanska ávirkað upp gjøgnum ja gjøgnum uppvøksturin og so tá ið ið tað fer t barnið ella blivu vaksi og finguð sa familju ja men fær tiseg eisini ávirka tann vegin so tað er so nógv sum skal til fyri at hjálpa einum slíkum menniskja at tað er ja ja eg sigi sum landsstýrismaðurin um vit so fanga ein gerningsmann so er tað heilt fantastiskt følsk trygd heg vil siga upp á tann mátan ati hetta er øgiliga gott afturat tað btýðir enn einaferð ikki at mann skal lka blaka vitikjuur

jenesarana takk fyri viðmerkingina ja um okur so bara finna ein tí tí tí søgan vísir kanningar vísa at um ikki øll so fleiri tey eru sjálvi offur fyri fyri hesum sama tað tað heldur fram finnur tú ein so kanst tú veita tí hjálp men at bjarga einum barni sum elsbet mersedis gunletstóttir sigur tað er tað er ikki bara barniðshjálvt tað er familjan altso tað er tað oyðileggur so nógv og og tað heldur fram ír generatiónur so tað er so týdningarmikið at okur at okur øll eru um hetta her brúka barnaváttanina men eisini brúka allar teir møguleikar sum okur hava og tora at fara inn í problematikkin og royna at hjálpa royna at steðga hesum áganginum ímóti børnunum

ja so er tað ruttvang gerso væl takk fyri lógin kemur jú at hava eina fyribyrgjandi effekt íðu við at tey sum eru dømd nokk í stóran mun fóra at halda seg frá at søkja størv har sum tað verður sett fram krav um barnatest í tí sambandi g kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin um hann hevur gjørt sær nakrar tankar um øll tey fólkini sum koma úr øðrum londum eg hugsi eisini enn tá ið takt við at alt fleiri lond seta líknandi krøv kundu mann hugsað sær ta støðu at fólk valdu at flyta til eitt land har sum teirra brotsverk ikki var skrásett upp á tann mátan altso blívur mann ikki serliga sartur í mun til tey sum ikki altso tey sum hava framt brotsverk í øðrum londum í mun til tey sum eru skrásett í okkara revsi
skráseting
jenisaranatað er akkurát tað og hetta er ein ein ein ein stórur trupulleiki sum eisini verður viðgjørdur í í í í øðrum londum í danmark millum annað altso trupulleikin er at í hesi donsku kriminaluregistaranum sum okur fáa okur upplýsingar úr ha her eru útlendingar ikki ogtað er ein trupulleiki fyri danskarar eisini og og men í danmark verður kravt at útlendingar hava eina barnaatest við úr heimlandinum men tað er ikkieitt lógarkrav danska vrulita kravt men tað er ikki at lógarkrav at teir hava tað og í nógvum av hasum londunum har hava tey heldur ikki atgongd til at fáa sovorðnar váttanir so her er eitt ótrúliga veikt øki eitt ótrúliga veikt øki hvat okur kunna gera við tað jaeg fari kanska edla á nevndina at at nettupp at taka hendan spurningin upp er nakað mann kann gera eg havi spurt tað í í í í ráð um tað í ráðnum meðan okur hava gjørt lógaruppskotið tey hava spurtur úr danmark tey hava kannað teir hava einki svar upp á hvat mann kann gera
tað er eitt veikt øki tíverri
ger tað væl takk fyri formaður eg haldi tað er eitt stórt og flott avrik at hetta lógaruppskotið er komið á ting og endamálið er jú at verja børn móti kynsligum ágangi og vit skulu gera alt sum yvirhøvur ber til eisini frá okkara stóli at verja børn móti kynsligum ágangi og eg trúgvi at hetta kemur ikki bara at hava eina ávirkan á tey sum hava dóm men tað kemur at hava eina stóra fyribyrgjandi ávirkan eisini á tey sum ikki hava dóm men sum kunnu hugsast at vera í í hesum feltinum og tað haldi eg er hetta eitt gott amboð hjá teimum sum fáast við børn tað kunnu vera tað er bæði skúlar barnagarðar summarlegur og so víðari at hava hesa lógina aftan fyri seg og kunna vísa á at hetta er meint í álvara og vit ynskja at at tað skal vera eitt trygt stað hjá børnum at
gerast so takk fyri landssýrismaðurin
jenisaranatað er nettupp hetta her tað tað hevur verið sagt jamen tað er so øgiliga stórt arbeiði burturúr tí tað kemur at krevja so nógv serliga tað fyrsta árið til dømis á legum o sovíðari men eg havi bara hug at siga visi tað kann bjarga einari einari søgu einari gøtu einum brotsverki so eta langt langt tað vert so eg haldi at okur skulu øll vera himmalslukklig fyri hendan møguleikan hetta er ein møguleiki sum skal fáa okum øll at vakna við meir í øllum samfelagnum hetta skal skerpa til vitið og og eg havi hug at siga at bjarni kárasonhevði sína røðu hann kom við einum uppskoti og tað er at gera eina eftirmeting av lógini og tað er er øgiliga skilagott tað haldi at at nevndin eisini kundi tikið upp eina eftirmeting av av av lógini um kanska eini trý fýra ár hvussu hevur tað gingið og kunditað verður gjørt betri og kunnu okur bøta um hana men samanumtikið so skyldu okur børnunum hesa lógina

ja so er tað steffan klein poulsen gersovæl harra formaður tað eru so ótrúliga nógvir vinklar upp á hetta her við við við misbrúk av av børnum og annað og eitt sum eg havi kastað ljósa fyrr brúkt nógva orkalu at kastað ljósa tað er trupulleikin við pornografi og tað hari spurt hví steffan hví hví taðsovilt tú ikki bara skerja okkara frælsi men eg havi verið sannførdur um frá byrjanin av at síðani internetið er blivið so frítt ein fríur pallur fyri øll so er tað at byrja tað at blíva ein av grundleggjandi trupulleikunum til misbrúk og annað tí pornografi sleppur at definera seks fyri ungdómi og umprogramerað heila kann man siga tá tað kemur til til til til tað seksuella og og kris og kvinnuhúsið o og onnur hava víst kunnu eisini vísa á ítøkiligar søgur og lægnir sum botnað í nettup hesum at menn hava verið bundin av hesum og sum sum evur sum eru blivin so stórur ptrupulleiki síðani fórt til harðskap og annað so so tað er
ja so eru tey
takk sefan klein poulsen fyri hesa viðmerkingina og og takk fyri at atinrnevur hevur tort at at taka so eymevnir upp sum júst tað sum hann tosar um slík evnir sum sum sum ja internetið og tað sum fyrigongur seg hará sum sum uttan iva er rótin til at at slíkk gongur fyri seg sum tað ger eg vil ikki siga at tað er er er tað einasta men tað eri hvussu er við til at at gera slíkt ja gera tað kanska meiri meir sjónskt og og og birt upp undur at at slíkur ágangur við gjørdi móti børnum tí tá ið tá ið tað kann kann vísast á á á á netinum nei okur tora venda aftur til tað okur tora for illa at grýpa inn og og og siga her muga mørk setast uh og ha nei ikki frælsi og sovíðari ja men frælsi sum oyði leggur nøkur tað er ikki frælsi

ja og so er tað siri stenberggersuvæl takkfyri hara formaður ja okur eisini fegnast eisini um eitta uppskot eg tonti uppá hetther við at tað var galdandi fyri frítíðarfelagsskapur ella og ikki sturv soleiðis sum støðan er í dag mann kann sjávandi biðja um revsuváttan og alt tað men kann ein arbeiðsgevari í dag nokta at seta eini starv tí at hann hevur framt kynsligt brotsverk vissi hann elnars hevur tey sakligu kriterini til eitt starv kann kann mann í dag uttan at fáa trupulleikar sum arbeiðsgevari nú spyrji eg tí ikki veit tí at sjáldan tað hendir men kann mann tað í dag altso uttan at fáa nakað saka up á nakkan nokta at
set eini starv
summar hana hvat dugi eg ikki at svara uppá altso hatta er eina følisætari gott góður spurningur til nevndina men men tað stendur jú upp til arbeiðsgevarin at leiða og fordeila arbeiðið ikki sanar tað er hansara rættur og tí verður tað eisini hansara rættur til at meta um hesar her váttanir sum verða verða koma hansara borða og eg sigi bara at tað skuldi undra meg ómetaligt um so ikki var og hvussu skuldi skuldi mann kunna kunna hvussu skuldi mann kunna varka seg í fyri einum arbeiðsgevaravisi vísir hann hetta í dagina hetta her vil eg einki hava við at gera sjálvandi tað er jú endamál við øll so men lat okkum útgreina handan spurningin og
fáa svaraðan í í nevndinija takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið eftir orðaskiftið enda og hetta málið verður beint í mentanarnevndina til víðari viðgerðvit eru so komin til framløgu og eg skal boða frá ati bjórt samuelsen hervur polsdóttir siri stenberg beintal og jacobsen pollareynatúgvu hava lagt fram uppskot til samtyktar um atkomu fyri allar borgarar til almennar heimasíður og appir og aksel johannesen hevur vegna javnaðarflokkin lagt fram uppskot til eykahjáttanar løgtslóg fyri februar tvey túsund og tveyogtjúgu strika tvey sum tað eitur og jenisarana landssýrmaður hevur lagt fram løgtinella uppskot til løgtingslóg um stuðul til listafólk sum hava verið fyri fíggjarligum missu í tíðarskeiðnum fvrá níggjunda desembur tvey túsun og einogtjúgu til einogtretunda januar tey túsn og tveyogtregu samband við kovi nítjan og so er tað jenisarana landsstýrismaður sum eisini hevur lagt fram uppskot til samtyktar um sáttmála millum føroya og europasamveldu um luttøku føroya í samstarvsætlanum weldisins leiðs eitur uppskot og síðani er tað magnus rasmussen landsstýrismaður sum lagt uppskot fram til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um frítíðvið løn taðer skipanin við frítíðarløn nærkonto verður broytt frítíðargrunnur verður avtikin og annað sum tað eitur so er tað ingilín didirigsen strøm sum hevur lagt uppskot til samtyktar fram um ásetingar fyri seksualupplýsing í fólkaskúlalógini tað vóru so framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur týsdagin tveyogtjúgunda februar og hann byrjar klokkan eitt klokkan trettan og tá er skráin hendan tað verður fyrsta onnur viðgerð av løgtinsmáli nummar fimmogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um landsskatt kommunuskattafrísamsýning fyri sjálvboð í arbeiðið innan eina ávísar frítíðarfelagsskapur so er tað fyrstu viðgerð av løgtsmál nummar trýss uppskot til samtyktar um at gera broytingar í dagpeningaskipanini fyrsta viðgerð av løgsmál nummar fimmogtrýss uppskot til eyka játtanarløgtslóg fyri februar tvey túsund og tveyogtjúgu og fyrsta viðgerð av løgtismáln nummar seksogtrýss uppskot til samtyktar um at kriminalisera sálarligan harðskap og framløga er so eisini á skránni so er hesin fundur lokin